ja takk brandur sandoyan á viðmerki takk
fyri harra formaður takk fyri eina góða røðu annika olsen vit hava nú í áratíggju roynt at gjørt okkara ítrótta fyri at at gagna hesum landinum innan fyri ei felagsskap sum vit eru í saman við danmark og spurningurin er so nær ið tað er tíð hjá okum at koma víðari og røkja okkara egnu áhugamál sum eitt sjóvstøðugt land á egnum beinum tá ið mann kennir til eitt sindur av hasum her viðurskiftunum tá kann tað tykjast sum um í nógvum førum at tað hevði kanska verið ein stórur fyrimunur av staðið á egnum beinum í staðin fyri at verið ið verið undir undir vangjabreiunum hjá hjá danmark tað er líkasum hendan her spennitroyggjan sum mann ikki sleppur burturúr heldur anika olsen ikki at tíðin er búgvin eftir hondini til at vit fara at víðka okum um um
annika olsen
ja takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina jú tað er eingi loyna at at brander satt og eg bæði hava fat somu áskoðan tá tað kemur til til ríkisættarligu støðuna og at okur eiga alsamt at gerast merra sjálvstøðu tað er í frælsis tankanum at okur hava flutt mørk tað er har ið okur kunna flyta føroyar fram áleið og vinna føroyum alsamt størri rættindi og røkja tey føroysku áhugamálini tað at okur hava fingið yvirtikið eitt nú umsitingina av fiskastovnum tað at okur hava fingiðundirgrundina føroyskar hendur tað er eitt boð um at okur eru okur eru nærri og nærri einari sjálvstøðugari tjóð og kunna eisini røkja hesi áhugamálini fult og heilt tað at okur kunna hava egnar samráðingar um um okkara fiskastovnar annað sjálvandi egskulu okur gera tað taðer har okur kunna flyta hetta samfelagið fram áleið ogtað má vera
aðaltóttirin í føroyskum uttanvíkispolitikki óðansæð um mann er ósamdur tvørtur um enriald
ja harharra formaður nú er fólkaflokkurin blivin ógvuliga skeptiskur fyri natoofelagsskapinum øhtað okur hoyrt nú serligu sýstini óóvanliga skeptiskur og og harðrhendir ø hvat er tað sum ger ta plussliga s skiftingina mann skal hava pengar fyri fyri tað fyrsta sleppikur undan herskildu og kunna vera í eini verjuskipan og nú skal mann hava eina rúgvu av pengum hevur fólkaflokkurin roknað út hvussunógvar milliónir mann skal hava aftur fyri at vera í eini verjuskipan sum mann einki pjøðist at biðdraga við eeri nakað nilliónartali komið á frá fólkaflokkinum yvir fyri nato til dømis
regulsa
ja takk fyri harra formaður ja eg veit ikki hvat eg akkurát skal svara til handa hasa viðmerkingina mækunnut hevur føroyar ikki verið ímóti nato og hevur fólkaflokkurin heldur ikki boðað nakað frá um at vera ímóti náto og ikki at taka undir við at mann skal vera við til at at tryggja heiminum trygd og og verja tað sum er umráðandi og sum eg legði út við mínari røðu tað er at tá ið tú fer at samráða so skalt tú altíð og altíð hava føroysk áhugamál fremst í huga tú leggur hóast alt land til og tað haldi er viktigt at at okur ikki eru nei ivaheldur í uttanvíkspolitiskum høpi men okur krevja okkara rætt og at okur krevja at okur fáa tað sum av okur av røttum hava hava skyldu til og fáa fáa uppiborið tað tað sigur seg sjálvt at seta ein radara upp á sotnfelli tað er ikki bara bara og tí skal mann vera ógvuligani ógvuligani miðvísir í sínari tilgongd til at seta tann radaran upp men føroyar og fólkaflokkurin tekur undir við at mann skal vera við til at tryggja vernd og og trygdirorðu
forhatakk fyri síðani er tað aksel vellaransonur johannesen sum fær orðger sovæl
sindur óhepp athann kemur beint nú tá løgtinginu nakar at gera tí at kanska hava gó trupult við við tíðarneyð at seta seg inn í seta seg inn í hetta málið beint nú tað skal verir frægari tá ið løgtingið er las í song kumnu sita soleiðis men hinari síðuni so at løgtingið fær møguleikan at umrøða okkara uttanvríkisppolitikk er at fegnast um at viðgera okkara áhugamál og avbjóðingar uttanvikspolitsku pallinum tí eingin ivi er um at vælferðin hjá okkum føroyingum er óloysiliga bundin ati okkara samstarvum við onnur lond tað snýr seg sjálvandi fyrstog fremst um handilspolitikk tí so at siga stórur partur av okkara framleiðslu er fiskivinna og alivinna sum vit útflyta á aðrar marknaðir og har snýr tað seg um at hava marknaðaratgongd hava vit ikki tað so fáa vit lítið burturúr okkara stóra tilfeingi í krónum og oyrum samstundis vita vit eisini ta allarmesta sum vit brúka í føroyum í innflutningur og hava vit ikki avtalur við við onnur lond millum annað handilsavtalur og annað sum kann tað vera trupult at fáa fatur í øllum teimum innlutnngea eftirspurninginum vit sum forbrúkarar hava tí hevur tað týdning fyri vælferðina hjá okkum føroyingum at hava góð samband o onnur lond men taðer iki bara handilssambond eisini fiskivinnusamstarv vit hava sæð til dømis júst nú tað at stórar bettarnir fara úr es og at vit ikki kunnu fiska makrel í bretskum sjógvi í ár at tað kann ávirka eisini virði á okkara tilfeingi hvussu nógv vit fáa burturúr tí hevur tað týdning við fiskivinnusamstarvum eins væl og við handilssamstarvunum tá tað kemur til okkara støðu í alheiminum so sleppur mann sj álvanum eisini okkara støðu í ríkisfelagsskapinum har er støðan tann at í yvirtiknum málsøkjinum so kunnu vit sjálvi agera altjóða á altjóða pallinum meðan tá tað ikki eru yvirtikið málsøki so kunnu vit ikki tað tó við tí skipanini sum eitur dfgskipanin sum er kalla fyri tað er tá ið føroyar og grønland er partur av einum felagsskapi saman ella saman bæði londirni eru partur av felagsskapi so hava vit bara eina atkvøðu og tað er ein avbjóðing tí at tað hevur eitt smýssji í praksis at onkuntíð so hava føroyar og grønland ikki havt somu áhugamál og alla virðing fyri tí tí tað eru ikki undarligt at at grønland onkuntíð hevur onnur áhamál vit í føroyum hava men tað inniber at vit ikki kunnu atkvøða og heldur ikki gera strategiskar alliansir við onnur og tað er ein avbjóðing fyri okkum í føroyum at vit kki kunnu umboða okkara áhugamál tí at grønlandi hevur onnur áhugamál so tann skipanin eigur at broytast ein onnur ein onnur avbjóðing er eisini tað ati danmark sær sær ríkisfelagsskapin sum ein oyndarstatur tað merkir ati mann kann bara hava ein limaskap í altjóða felagsskapum har danmark og limir kunnu vit í føroyum ikkihava sjálvstøðan limaskap og tað er ein avbjóðin gongtí ttað er ikki altíð soleiðis at føroyar og danmark hava somu áhugamál vit kunnu ein mótsíðandi ágamál ikki minst tá ið danmark hevur lagt ein part av sínum heimildum niður til es tá er uttanvikspoltikkurin hjá danmark es politikkur og es kann hava mótsíðandi áhugamál við okkum í føroyum og tað er tað ein avbjóðing ikki bara fyri okkum í føroyum men eisini fyri danmark tí ati tað kann vera trupult at umboða tvey áhugamál og ikki minstu áhugamálini eru mótsíðandi og tað orsøkin er tann at tá ið danmark sær tað sum eit oyndarstat og ganga øgiliga høgt upp í at grundlógum paragraff nítjan ikki loyvir í nøkrum øðrum og spurningurin er um felagsskapurin mtað er tað skilabesta mátin at síggja felagsskapin sum sum eina juridiska spennitroyggju ella heldur síggja sum politiska felagsskap við møguleikum og rundanfarna valskeiðið tann segði eg fleiri ferðnar við danska statsministaran tá lartrarku jacobsen at hett var ta størsta avbjóing í fúruvíksfelasskapinum kundi ú eisini forkomað á ríkisfelagsskapi og seta á danmark í rættiliga keðiliga støu millum annað sóu við teimum makrel síðunum hóast danmark atkveiddi ímóti at beikottar føroyar so atkvøitdi es fyri og danmarka eg forpligt tað til at fylgja meirilutan í es sambært es lóggávu ja tað setur ídanmarkí eina keðiliga støðu eins val en sett føroyar um keðiliga støðu og tílíkar ósemjur kunnu stinga seg upp seinni sum ger tað at

tirr hevur mann oftani farið frá tí joritiska yvir til ta politiska taka vit til dømis heimastýrislógina at lóggávuvald er í løgtinginum ikki í fólkatinginum tað er iki nevnt nakraðstaðnis í grundlógini tvørturímógti o tendi ígrundlógini at eg fólkatingi sum hevur lóggávuvald men tað er so lagt yvirtil løgtingið eisini tað kemur ti undirgrundina so bar tað heldur ikki til tað var stríði grundlógina men so bar tað til knappliga tá politiski viljin varðer til tað so honn kemur til skatt so stendur eisini í grundlógini at tað bara er fólkatingið sum upprayðaskatt og kommunur men tað kann løgtingið nú eisini og tá tað kemur til kirkjuna so er tað ein statskirkja men hon er hóast alt yvirtikin so tá ð popolitikkuri olitisku viljin eru til staðar so ber tað til øh og tað haldi eg at vit eiga at leggja okkum eftir

fleiri av teimum felagsskapinum sum vit ynskja limaskap í tað eini er norðurlandaráðið og hari segði undanfarni røðari annika olsen at danmarkfegin vildi loyva okkum at fáa limaskap í es nei í norðlandaráðnum men tað vór onnur norðurlond sumvar ímóti tað er ikki rætt taðer tvørtur ímóti tað er danmark sum sigurat vit ikki kunnu vera limur í es tí tað í strív úr grundlóginum tí danmark kann bara hava ei limaskap ikki fleiri limaskapur og nakar ivasti tíð kuka han bara lurta eftir røðuni sum lart løke rasmussen táverandi statsministara helvt í tvey túsun og sekstan á fólkatingi í samband við ein norðraratsfund harbeint og tað r it sidur undarligt ví danmarka ikki altíð hildið tað fara vit aftur til eg halda níja

áðumál í altjóða felagsskapum tí onkuntíð hava vit mótstríðar áðamál í danmark ikki minst tá ið danmark er umboðaði í hesum øh tað sum vit ynskja annars at vera limur í og hava ynskt eg haldi eg isin hetta landsstýrið ynskir tað tað er millum annað ul vto har er eina avbjóðing v h o har eg ikki at loiska vatska verð limur í men fyrsta ti hevurmann vussu søgt um at vera in atlimaskap og tað takka vit fult upp um eitt annað sum kanska ikki er so politiskt men kanska er ein avbjóðing tað eritco altso í olyppisku leikinum har hevur føroyar arbeitt leingi við at fáa sjálvsøðan limaskap eisini í samstarvi við danir í hesum førinum eg haldi í undanfarna valskeiði sendi eg ísf sendu vit eitt skriv har bæði eg sum løgmaður og lærtakk rasmusses rasmussar undirskrivaðu tað men hev mann heur set nakar pengar av til ísf á fíggjarlógini fyri at gera hetta arbeiðið um hn kallar fyri loppe í arbeiði fyri at føroya kann fáa limaskap í es og argumentatiónin er harpeint at is broyttu sínar reglurella bara sjálvstøðug lond kund fáa limaskap einaferð

verjupolitikk so so er tað eingin ivi um ati at løgfrøðisliga so liggur ræðisrætturin á teiøkinum í í fólkatinginum og á sdonsku stjórnini sambært heimastýrislógini tí tað er ikki yvirtikið málsøkir og vit kunnu ikki yvirtaka tey sambandi galdan lóggávu uttan vit fara úr ríkisfelagsskapinum men politiskt so haldi eg taðikki nakrar ivi um at tílíkar avgerðir sum beinleiðis hava við føroyar at gera verða tignar her í føroyum til dømis er eitt aktuelt mál akt løtuni um radaran tað málið roynt politiskt sjálvt um løgfrøðisliga er ræðisrættin ingi í føroyum so eiga vit at taka ta avgerðina her heim í føroyum og eg haldi eisini at tað er signalið frá donsku stjórnini at tey spyrja føroyar eftir hvat vit halda fyri at virða politiski myndugleikan í føroyum hvussu vit handfara tað málið har hevur landsstýrismaðurin so greitt frá at nógva ivaspurningirnum havu verið sum sambært landsstýrismanninum so er nokk ikki vandur fyri at vit gerast bumbumál orsakað av radarar er í føroyum og tað ernokk held ikki vandi fyri at tað ávirkar fiskivinnu og handilssamstarv sum vit hava við onnur lond øhmen avgerðin politiskt eigur at takast í føroyum og vit jarnaflerk halda eisini t tann avgerin eia at takast í løgtinginum altso løgtingið sum samtykkir tað onkur vilð knýta ymisk ting uppí um an kal fáa pengar fyri so framvegis tað tað haldi honú ikkiskal ea rýmir at krevja pengar afturfyri men tað at mann spyr inn til handils samstørv fríhandil o so víðari haldi eg tað tað er kanska relevant tí hyggja vit eftir hvar eru vit politisk tá tað kemur til verju og trygdarpolitikk so eru vit er eingin ivi umum vit er ein partur av vesturheiminum ot hoyra til ta vesturlendsku samgonguna men búskaparliga vera vit ein ávísan mun hildu he uttanfyri vit hava ikki vit hava eina avtalu við es men vit hava ikki fríhandil á øllum øtjum vit havaikki fríhandsar ela íusa og so framvegis og til dømis fyri nøkrum árum síðani tá russland var boykottað av stórum partur av vesturheiminum so boykottair føroyar er ikki russland men fyri føroyar hevði tað verið t skaparligskrall um vit gjørdi tað tí ein so stórur partur av okkara útflutningi ferð til russland og tí eru vit ein ávísan mun av hangu búskaparliga av russiska marknaðinum kanska eisini kinesiska marknaðin og tá vit eru partur av vestsamgonguni so kundi mann sett heilt rímiligr fram til es og usa og onnur ja sum vit eisini tryggja at vit búskaparliga hava fría atgongd til tykkara marknaðin soleiðis tvit ikki vera avhangur meira avhangaði enn enn neyðugt av øðrum marknaðinum met akkurt tá tað kemur til fríhandil so er tað eingin ivi um at sjálvt um tey sum sita í andstøðu nú ertað vit sum sinr r andstøðu ofta finnast at sitandi meiriluta ág landsstýrinum at tað hendir ov lítið so haldi at teir avfinningarnar eru ikki altíð so øgiliga rímiligar tí at tað er trupult at fáa handilsavtalur við onnur lond fyrst og fremst tí at vit eru eitt sindur óuntesamt fyri onnur lond vit eru marknaður við trýoghálvtrýss túsund fólkum ein av heimsins minstu marknaðinum sjálvandi hava lond altíð áhuga er koma framat ann stóru marknaðinum altso kina usa es plasilia russland framvegis meðan á marknaður við trýoghálvýstrýss fólkum eru eit sindur óundtsamtur tí er tað trupult at fáa nógv a hasum er at býta á men sjálvandi eiga vit áhaldandi at arbeiða fyri tí og eg haldi at hetta landstýrið arbeiðir við somu marknaðin sum undanfarna landsstýri og landsstýrið undan tíð ein marknaður sum kanska er áhugaverdur sum var við at koma upp á pláss í undanfarna samgongu tað var japan men so hendi nakrar útskiftingar o stjórnurninir í japa sum gjørdi tað tað ikki bleiv til nakað g tí ætlaði esit spyrja landsstýrismannin um nøkur útlit erfyri eina handilsavtalu við við japan eitt annað sum eg kanska ætlaði at finnasteitlít sindur at landsstýrinum tað er hoyvíkssáttmálin við við ísland áandur ella ósamdur tað tað sum bleiv gjørt men undanfarna samgonga uppsegði so hoyvusáttmálan við ísland ikki tí mann ynskti at uppsiga sáttmálan í sjálvum sær men tí at mann ynskti at útlendsku kapitalur skuldi út úr føroyska fiskivinnu tá tað kemur til veiðurættindini og skuldi mann tað som vátti mann samráðast við ísland um at broyta hoymisáttmálan tí sambært eymisáttmálan sum hevði íslendska ptalið rætt til at eiga í føroysku kvotum og fiskirættindum tað vildi í ísland ikki og tí vr hanoydi at t uppsiga sáttmálan hann leiv so uppsagdur men henda hetta landsstýrisð sett sáttmálan gildi aftur men vit høvdu nógvar avbjóðingar við ísland og hoyvissáttmálan ein var lodnan har ið vit ikki kunnu alt la tá vit vilja landa lognið til mattna men bara til ídna tí hevði fyrst og fremst fyri at verja íslendsk áhugamál tí ísland flyti lounaella sel í loddunao niður í á jeropanska marknaðin rættiliga dýrt til matna og sam vildi kanska ikki hava ein konkurent úr føroyum tað var ein avbjóðing ein onnur avbjóðingur var at vit skuldu fáa útflyta apoteksum verður til ísland hevui eisini verið nógvar avbjóðngar við tí ein triðji havsum landsýrsmaðurin fram nú tiur seyðakjøt og so framvegis men tær royndirnar sum eg havi bæði aftur í tvey túsnog tíggju til ellivu tá ðvar landssýrismaður í heimsumálum og tá var løgmaður at mann tá mann tosaðu vð íslendskar politikarar so lovaðu teir gullu grønar skógir at nú fóru teir heim aftur til íslands soð skuldu teir loysa hesar avbjóðingar sum vit hava havt íslendska marknaðinum men sað hendir einki meira tá ið hoyvingssáttmálrin varð uppsagtir og íslendar fegin vildi hava settan í gildi aftur tá høvdu vit høvi til at trýsta á íslendarar og siga men treytirnar eru hesar í staðin fyri mæn sett sáttmálan gildi eg aftur oso eftirfylgjandi sigur man nú vil e hava viðurskifti broytt og eg tori at siga við nokk so stórari sannføring at tað verður trupult at fáa tey broytt tí nú hevur íslandi ikki sama áhuga sum tey annars høvdu havt um heimisháppan iki varð tá tað kemur til ne nú fær tíðin undan men tá tað kemur til arktis so haldi eg at tað er týdning at vit hava okra egna arktiska politikk og har nevnir landstýrismaðurin nøkur punkt kann seta upp punktformsaldir í fimm punkt og tað taka vit sjálvum sær undir við javnaðarflokkinum og sjálvandi skulu vit eisini samstarva við danmark við grønland og aðrar grannar um um tann arktiska politikkin men vit skul bara minnast til at tað er ikki altíð hvørki vit or danmark ella vit og grønland hava tað sama áhugan í arktis tí er her týdningr vit hava okra egna arktiska politikk og ikki bara lena okkum uppat kanska danmark í hesum førinum sjálvt um vit kunnu samstarva við danmark í stóran mun og nanstýrsmamin nevnir tað eisini og vit nevna tað oftani í føroyum at tað snýr seg eisini um at vit skulu taka veðurlagsbroytingarnar tkanstka orsøkin til støðuna í arktis altso ísurin braðnar ell avin so stórur í álvara og vit eisini skulu hava tað nógv føgur orð um umhvørvið og burðardygd men har mugu vit eisini seta nakað aftan fyri tey føguruorðini eg havi sjálvur verið á nógvum arktiskum ráðstevnum a tosa um burðardygd og veðurlagsbroytingar so framvegis men eg haldi at vit gera for lítið í føroyum við tí uttan at tosa nógv men tað hendir alt for lítið og tað eiga vit eisini ganga á odda við a tað hendir nakað og eitt sum vit hav kanska lagt okkumt sindur eftir tað er tá ið tá ið siglin nei tá ið ínútinar so kemur nýggj siglingar farleið sum ger tað at rættiliga nógv skipaferðslar fer fara fera at verða framvið føroyum og tey skipini sum tað stóran mun í dag fara kanska inn til ísland hetland skotland vit fáa tey til føroyar tað kann skapa nógv virksemi men tað var eisini neyðugt at hugsa um umhvørvis so l at vit seta krøv til hesi skipini bæði tá tað kemur til ljóðdálking men eisini tá tað kemur til umhvørvisdálking kunnu vit tað og samstunds fáa tey il havn her beint so kansn tað skapa nógv virksemi bæði við tá tð skifta manningar út tað skapar hotellvirksemið og tað skapar virksemið í logbranskini og tað kann eisini vera tað t tey keypa umvælingar fara fram í føroyum tey keypa proveant og so framvegis men vit eisini har umhugsa at tey ikki sikanera okkum føroyingar við at dálka ella ljóðdálking soleiðis at tey sum búgva talt havnarlógina ikki fáa sølum frið

takk harra formaður eg aksepilihandilshand hvat vit halda í javnaðarflokkinum men eg hugsi tí tvey ting sum eg haldi mann skal leggja meira árislág tí eru tað er tónn mann fari hesa støðuna við við radaranum settur upp at mann sjálvan eisini at mann ikki kann luttaka sum føroyingi tá ið mann kunna gera og so tað næsta er tað tað yvir seg fáa limaskapin har tí tað kann irritera nógv og meg sjálvan eisini at mann ikki kann luttaka sum føroyingur í føroyskum flaggi tað haldi eg er rættiliga keðiligtinum frá ítróttinum í føroyum so har ei mann hava handla og royna fáa hatta avgreitt mínar øk takk fyri
erliganisi
ja tá tað kemur til isp so er tað sjálvandi eitt fyrst og fremst evt mál fyri ísf sum søkir um limaskap harbeint ella hevur søgt og royna at fylgja teg upp men ar hevur ver eg altríð tey landsstýrið sum hava sitið bakka fult og heilt upp um ísf ta gangi eisini út frá hetta landsstýris ger har er sum sagt ein broyting sum fór fram einanferð e hunra og fýrsuna har eoc broytti sín reglugerð elta bara sjálvstøður statur sum kundi fáa limaskap men har hevði føroyar søkt frammanundan har eru onnur sum ikki eru sjálvstøður statur sum g eru limir og har halda at vit í føroyum sjávandi eiga mann at viðgera ta umsókna eftir teimum treytunumsum erugaldandi tá mann læt umsóknina inn og landsstýrið hevur sett pengar av soleiðis at ísf kann brúka at gera eitt ávíst sloppið í arbeiði fyri at fáa henda limaskapin ígjøgnum um tað gongur m nøkur framstig eru ómant tað veit kanska at landsstýrismaðurn ella løgmaður tað dugi ikki vara uppá nú men vónandi eru eg hadi fyr tey triga olympsku leikinim sum vera nú har føroyingar eru umboðaðir men sum tíverri fyri tey og fyri okkum so eg umboða tey í danmark tí tay ikki sleppa at umboða føroyar o tað e eit sindu harmiligt
annika olsen
ja takk fyri harra formaður ja nú var aksel inni á ein ella komi við einari viðmerking í mun til hetta her við norðurlandaráðnum og hvørt danmark stuðlar føroyum ella ikki tað hava kostat verið bæði ein og tveir statsministar sum hava gevið greitt til kennar at tað taka undir við at føroyar fáa fullan limaskap men tað er helstin forsavtalan sum við sínum konsensispolitikki sum sum forða tí hvat hevur sagt og ikki tað er so kanska hansara fatan og meining men tað kundi eisini ver áhugavert hvat ið núsitandi sassnesari sigur metir fredereksen men tað sum eg hugsaði mær at spurti aksevel johannesen um tað er nú var loftrúmi ein partur av samgonguskjalinum í undanfarna samgongu yvirtøkan av av loftrúminum kann akseve johannesen greiða nærri frá hví tað ikki koma á mál tað vóru tað fyri viðurskifti við við danir sum sum vóru trupul at koma ígjøgnum við fyri atloftrúmið skuldi koma á føroyskari hendu

ja tað er rætt tat mnn arbeittur a yvirtaka loftrúmið um mann kom ikki á mál men mann fekk onkur tikið onkursig rættan vegin men eg veit ikkium tað var donskur myndugleikar sum vóru ta tann stóðru avbjóðingar tan kansta meira tann altjóða felagsskapurin hvussu hvussu hnnvar orgarniseraður og hvussu vit kundu hava okara egna loftrúm tí hann er koyrdur í í í stór øki øso taðv tað var ein avbjóðing eg vet ikk um tað var donska stjórni so stóra avbjóðingin akkurát eg keur í norlandaráði so her a ikki bara larsføkk rasmussen vit høvdu nógv samskifti við embatsfólk í føroyum í danmark um limaskap í norðrondaráðnum har tað bleiv sagt úr danskari síður at tað bar ikki til t havas trívið grundlógina tí danmark hamm bara hava ein limaskap í norondaráðnum men tá tað var niður í norðrlondaráðnum danski parlamentkarikara so bakkar teir fult upp á føroyar skuldu hava ein ein limaskap so eg havi svara eina politisku viljun her har men tað er hettaer felagsskapurin blívur tað for nógv og dis spennitroyggja ella er tað meira politiskt at vit kunnu náa nøkrum málum sum kanska r til gagns haldi eg ikki bara fyri føroyar men eisini fyri danmark so danmark ikki kemur í keðiligar støður har tey skuldu kanska umboða esáamál og umboða føroysk áamál tað er trupult hjá einum sama persóni ella statum
so er tað jóhandal
gersu væl ja takkyr hera formaður ja tað har mað egeit ítt sindur at hoyra asel bið johannesen fær upp í fullveltiskori í samband við hvallar sløk rasmussen sevði sagt um føroyar og norðlandaráðið tí at mann okur vita øll tað at at problemið liggur ikki í danmark problemið liggur væl í hasum helstu fórs avtalur sum mastar bí j hanns og eisin var ini á í løtuni men tá tað kemur til heta er við við handilssamráðingumi hvussu sær aksel ve johannesen fyrr sær at føroyar kundu fingið eina smidligari árning at skipa sg í samband við við við fríants avtaluni altso nú hava okur tey atlaln sum okur hava í samband við uttansplesku heimildirnar og hvat okur kunna men metra aksel veg johansen ma kundi kanska funnið eina eina loysn sum var meira pragmatisk enn tann loysnin fyri at kunnaha gjørt sínar egnu hvíansavtalur bið onnu lond frameftir
høgstøða johannesen
ná nú sigur jóhandal at anar harma aftso um at eg fór við fullatskóri tað enki veð fullsar og gera tað er bara ein turris staðfesting at danmark sigat vit kunnu ikki verða liðugur úr norðrlandaráðnum tí danmark kambara at hava ein limaskap ikki tveir ella tríyggjar tar ebara so øh og tað haldi eg er ein avbjóðing sumsum sum eg segði tað eg havi sagt tað meir enn eina ferðna við undanfarna a vaska stadsministarnar skal mann vil mn ríkisfelagsskapaskapinum væl so eigurmann at loysa ta avbjóðingina tí tað kansn skapa nógva kom flyktir framyvir sum kann enda við at vera so mikið stórkon flykt at tað kann skaða ríkisfelagskap htá tað kemur til tað at føroyar eru ikki so áhugaverdar at gera handilssáttmála við sjóvandi er kina áhugavert við okkum har tað eru væl oman frá ena milliard fólk sum búgva har men hvussu áhugavert eru vit fyri kina tá ið trýoghálvtrýss fólk sum kundu keypa vørur herpeint tað er en góður spurningur ha tí kundu vit kanska knýtt okkum upp í onkran annað felagsskap soleiðis at tað tey gera størri felagsskap eg sigur sóo limir men knýtt okkum uppíp á eina máta tá tey gera handilsavtalur o koma vit automatiskt við tað er kanska ein máti at gjørt uppá
ja takk fyri síðani er tað jaspur langaard sum fær orðið ger so væl
ja til viðgerðar eygalorðaskifti um uttanríkismál og eg kundi hugsað mær fyrst at tikið og tosað ett lítið sindur um týdningina av ríkisfelagsskapinum eg trúgvi ikki atað verur so nókvir aðrir flokkar sum koma at brúka nógva tíð upp á tað í dag men eg haldi tað er øgiliga viktigt at vit eisini minna hvønn annan á men hvat er tað sum íríkisfelagsskapurin gevur okkum til dagligt uttan at tað er so ela nógv ting sum er vit taka fyri givin tað serligan tá ið teð ting sum mann hevur upplivað men er bara ein partur av tí sum vit liva í vit haga í dag túsundtals føroyingar sum fara niður at útbúgva seg sum eg haldi tað er fantastiskt bæði tað tað er lætt og gott hjá okkum vit hava teir allarflestu g hava hoyrt eitt tal sum eitur millum hálvfjerðs fýrs prosent av føroyingum sum í dag velja at brúka eitt espass og vit hava í dag eisini sendistovur ígjøgnum danska ríkið runt alt landið ela runt

og bloksstuðulin og og eisini fólkatingsvalið gevur okkum eisini fólkatingssessini gev okkum eisini møguleikar til at hava eitt vælferðarsamfelag og eisini hava ávirkan á hvussu vit skipa okkara viðurskiftir í føroyum eisini gjøgnum teir sessirnar nakað sum eg trúgvi teir fagstu føroyingarnir vita av tað er tað at vóru vit sjálvstendu so vildi tað alt annað líka merkt at vit sum samfelag høvdu eina nógv hægri rentu enn hvat vit hava í dag tað eru bara gitingar um hvat tað kundi merkt men vit kundu kanska spælt við einum tanka sum eitur eini tvey trý prosent og hvat vildi tað merkt og tað er ikki púra til feldug tað er tað sum mhann upplivir við londum sum eru sjálvstendu sum er vilja smá og tað betíðir tað at er tað ein familja í dag sum skylda tvær milliónir og við teimum prísum sum vit uppliva í dag er tað kanska ikki so øgiliga óvanligt at standa athava eina skuld upp á tvær milliónir so vildi tað merkt fyri eina slíka familju at mann hevði eina meir útreiðslu í rentum upp á ei stað millum fjøruti og trýss túsund krónur um árið ella svarandi til kanska eini fýra fýra túsund krónur eyka um mánaðin og tað er nógvir pengar og tað kann gott vera at vit taka tað sum givið tr vit er øgiliga glað fyri tað men tað er eisini viktigt at vit siga men tað er eisini nakað sum vit kunnu tryggja ígjøgnum ríkisfelagsskapin og okkara uttan uttanríkispolitikk eitt annað sum eisini er sum er eisini aktuelt tað er tað t mann er øgiligani ónøgdur við at eysturoyartunnilin er øgiliga dýrur hann er dýrur at reka hann er dýrur at brúka og eisini her er ríkisfelagsskapin eisini við til at tryggjað okkum at vit hava so góðar og lógar rentur sum til ber fór prosent fóru rentan eitt prosent upp vildi tað merkt at tær tríggjar milliardirnar vóru rentaðar við tretivu milliónum meir árliga og fyri at skula betala tað aftur tær tretivu milliónirnar so skulu vit hava fýra hundrað túsund eyka bilar koyrandi fyri at bara dekka tað eitt eitt prosent sum tann rentan hevði givið so eg haldi tað er eisini viktigt at vit eisini innan fyri tað kanska serliga nú tá javnaðarflokkurin eisini ur kanska beginn at fara meira yvir á loysingarveingin haldi egtað er eisini viktigt at vit tryggja og minna føroya fólk á at tað eru øgiliga nógv sum vit fáa og sum vit sum vit eisini eru við til atat víðka um tað sum hesin felagsskapurin kann geva okkum nú hevurtað veri eitt sindur frammi um makrelósemjuna og eg skilji væl at tað eri tað var og er kanska et skarð millum okkum og danir og tanum tann ósemjan á danir máttu boykotta føroyskt skip men samstundis haldi eg eisini tað er eisini ein ein tekin um hv sum vísir okkum tað stóra frælsið sum vit hava í ríkisfelagsskapinum av danir vórðu noyddir til at beikaátta okkum og høvdu møguleikar og kundu gera tað tað haldi eg sigur eisini um frælsið sum vit hava og haldi eisini sum vit allir føroyingar eisini seta stóran prís uppá taka vit norðurlandamál so haldi at tað er øgiliga nógv vit kunnu gleðast um har vit hava øgiliga nógva samstarva um vit hava øgiliga nógv sum vit kunnu vera felags um og mann hevur sum til samt løgtin ynskt t sagt men vit skulu hava egna limaskap vit hava sjálvfingið nakrar avtalur tað sum eitur hesin forsavtalan ella álantsskjalið sum vit kunnu fara inn og brúka meir tíð upp á og tøma og vit hava so sett okkum fyri innan fyri nærmastu framtíð at siga men vit betala eisini tað sum hetta kostar tað gera vit fyri at vita á tann hátt kunnu koma skjótari og og og nærri til atat koma til at vit fáa egna limaskap í norðurlandaráðnum eg haldi tað er viktigt eg haldi tað er gott og tað tað vil eisini tæna okkum sum samfelag at vit hava tað fáa tann møguleikan tað eru gitingar um hvør tað er sumeru ímóti um titr svenskarar ella um tað eru finnar ella um tdanir tað er líkamikið fyrst fyri tað sum tað sum tað liggur beint nú so hava hevur norðurlandaráðið spælt eitt sindur aftur ímiltu til føroyar og danmarkar at gera av at farið tit fyrst og ko og semjust um um hvat hvat eru tit ynskja og so kunnu vit taka tað harfrá og tí haldi eg tað er viktigt at landsstýrismaðurin fer inn og tekur tað upp og at vit standa saman um at vit gera tað sum vit kunnu og gera soleiðis at vit fáa tær

akseld johannesen var eitt sindur inni á hoyvíks sáttmálanum sum hann helt var eit sindur harmur um at hann bleiv settur í gildi aftur vit høvdu fleiri hava fleiri virkir sum hava víst á týdningin av at vit hava hendan hoyvíkssáttmálan og tað vóru tað vóru virkir sum vit høvdu inni til samráð sum vit tosaðu við har sum sum vístu á at tað betýddi rættiliga nógvar milliónir árligt í í minni útflutningi vissi hesin hoyvíkssáttmálin ikki kom í í upp á pláss aftur so eg haldi vil siga heldur siga at tað var f fyri okkum sum land í tøkum tíma fyri at nevna eitt virki so var tað serligani bakkafrost sum útflytur øgiliga øgiliga fitt av av

eita tað eitur mati til síl tað eiturja líkamikið alifóður ælifóður og tað kom at betíða fyri tá eg miniski hvat teir søgdu men um tað var ein ein minni útflutning upp á hálvtrýss milliónir ella hvat tað var og so høvdu vit eisini onnur feløg sum sum vóru inni sum søgdu tey útfluttu til íslands har sum tey ikki upplivdu stórvegis trupulleikar ella faktiskt ongar trupulleikar millum annað kemiloks var eisini eitt sum varð var inni sjálvtum vit hav hoyrt at innan fyri landbúnaðar vørur og annað hava hava vit upplivað trupulleikar men eg haldi at tað er betri og viktigari hjá okkum sum samfelag finna útav men hvussu loysa vit sovorðnar avbjóðingar vit eisini snakka um apoteksførur og annað so hevur raddarin fylgt nógv nú tað síðsta hálva ári hvat er tað vit skulu gera vit kunnu siga at atvit vit eru komin í eina støðu kanska í eina lyklastøðu at bæði í sambandi við arktis og eisini við tann økta økta flogvinnu sum hevurur gjørt tað at tað er øgiliga nógv flogfør sum flúgva hendan vegin sum ger tað at tað er týdning at hesim radarin kemur uppaftur tað er dagin trettan ár síðan ella tólv ár síðani at tann gamli radarin bleiv niðurtikin ella bleiv tikin burtur og tí haldi ag tað er gott at vit nú kunnu fara at standa saman umaftur at fáa fáa hesi viðurskiftini upp á pláss aftur nú usa og danmark og nato hava ynskt at fáa ein trygdar og verjuradara aftur til føroyar soleiðis at vit sjálv vita hvat tað er sum hendir í okkara luftrúmi tað kann ikki vera nakrar annar enn føroyingar sum hava størri ynski um at vita hvat er sum hendir sjálvandi ynskja vit atat knýta hetta til aðrar avtalur sjálvt um hetta er eitt mál fyri seg vit skulu arbeiða á øllum frontum og ein varð inni sum segði tað soleiðis at í í altjóða politikki er altíð spæl og tí kann mann siga men er tað er tað møguleikar til at vit samstundis kunnu fáa nøkur handilsavtalur ella aðrar avtalur upp á pláss í sambandi við at vit eisini lata ther til so haldi eg at tað er viktigt men tað er eg haldi ikki mann skal duga eisiniat halda tingini atskilt vit skulu veita og geva okkara part eisini tá tað kemur trygdar og verjupolitikk og eg haldi at við c er at vit eisini geva møguleika til at ein radari verður settur upp her tað sum ú rópar ein aktivoradari soleiðis at mann eisini sær tey flogførin sum ikki senda nakað út at tey eisini verða sædd í luftrúminum soleiðis at vit heilt sikkurt vita hvat er sum hendir

vit hava eina avtalu í dag við es sum haldi eg dekkað sirka fimmoghálvfems ella seksoghálvfems psáttaoghálvfems prosent av allari vøru at vit kunnu flyta flytast stórtsæð alt sum vit vilja til es tað hevði verið øgiliga gott um vit høvdu kunnað fingið hesa avtalun upp á eg trúgvi at vits fara inn og hyggja upp á tað tilfeingið sum vit hava tíin gongur ræðuliga skjótt hyggja vit upp á tað tilfeingið sum vit hava so hava vithava vit eitt ávíst nøgd av av ráðvørum vit fáa inn til lands og skulu vit fara inn og og hugsa um at víðka um okkara útflutning so er tað einasta máti til at vit fara inn og framleiða eina burðardygga og og og betri betri menning á landi soleiðis at vit fyri og kunnu fáa meir kilo fyri hvørtvóir prís størri prís fyr hvørt kilo vsvit útflyta og har blívur es um vit vilja ella ikki ein øgiligani týðandi partur vit kunnu frøðast um at vit hava øgiliga góðar avtalur við russar og russara keypa øgiliga nógv av okkara vøru beint nú og eg haldi tað er eisini viktigt at vit eisini halda okkara góða viðurskifti við russlandiframeftir taka vit so trygdarpolitikk so er ein ein ávísur trygdarpolitikkur er e radari men kanska ein ein líka stórur trygdarpolitikkur í dag tað er sipersbas vit síggja í dag at meginparturin av tí sum gongur fyri seg í dag tað gongur fyri seg ella av av av stuldri og øðrum tað gongur fyri seg á netinum hvussu klára vit í bestan mun ati tryggja okkum tá ið tað kemur til sipersbas í dag er tað so ein partur av tí tí donsku verjuni hjá okkum og har verða vit eisini vælvard eg kanni tilsvarandi siga atvit upplivdu fyri nøkrum fáum árum síðan at merk merk hevði bleiv álopið og tað álopið hjá teimum gjørdi at allur farmaflutningurin bleiv ávirkaður eg minniski orsoka um tað var fimtan ella átjan mánaðar og eg havi hoyrt eitt tal sum eitur at tað álopið hjá teimum ktktálopi kostaði teimum tíggju milliardir krónur er nógvir pengar sjálvandi er tað itt stórt og sterkt felag men eg hugsi mangan hvat kundi tað merkt fyri okkum sum samfelag vissu vitikki vórðu væl vard og eisini brúktu ta tíð og pengar og orku sum var neyðug fyri at tryggja okkum sum samfelag eisini innan fyri hetta økið eg arbeiddi sjálvur í innan fyri hesa vinnuna og eg upplivi dagliga at tað eru síðir at tað eru økir sum verða álopin har mann eg noyddur at sperra bæði økir og lond av í í kanska dagar og vikur fyri pá á n tann mátan at tryggja seg attil til álopið er liðugt fyri síðani at kunna opna sovorðit aftur stórt stórt øki og tað er sstórt arbeiði sum liggur í akkurát hesum arktisk gevur nógvar spennandi møguleikar skl at gera skjótt við tí har er har nógvir inntøkumøguleikar men vit uppliva eisini atnei trygdar vea so verður tað bæði russland og kina ogsa sum pupmanna øgiliga

bretland er nú farið burtur úr es eg eri øiliga spentur upp á hvat tað kann koma at geva okkum bæði bretland og skotland vit eru nærmastu grannar og eisini tá ið vit taka radarin so eri hoyrisikkur eisini øgiliga áhugaður í hvat kemur at henda innan fyri tað økið her hjá okkum og tí er eisini spennað i spentur upp á at vit kunnu fáa gjørt nakrar góðar avtalur við teir í so máta limaskapurin vo ella atlimaskapur sum gevur okkum vitan og skjótar kunning kanska síggja vit akkurát í sambandi við korona vit hava verið fingið góða ov skjótar kunning gjøgnum danir og eisini kunna brúkt ta vitanina tann vegin men høvdu vit kanska fingið ta vitanina beinleiðis gjøgnum w og so høvdu vit kanska kunnað agera enn og skjótari og eisini verið við til at givið okkara íkast til hvussu vit hava megnað at fyribyrst at korona støðan í føroyum ikki verið verri enn hon bleiv eg haldi at vit hava havt tað gott og vit nú síggja fram aftur ímóti at vit skulu hava meira opið afturtakk fyri
ja so er tað bjarni kára sum petersen
so fær eina viðmerkingtakk yi hara formaður fyrtat hava hug at viðmerkja at hetta her dømi sum jaspur langard kemur við við við undirsjóvartunlinum er øgiliga øgiliga hypotetiskt og egentiliga eisini kontrafaktuelt vit fara ongantíð kunna staðfesta hvørki hendan vegin ella handanvegin hvat útfallið hevði verið vissu fortretirnar vóru øðrvísi tú kanst siga tað saman fyri fólkakvøðuna og tú kanst siga tað saman fyri bloks niðurskorðinum tvey túsund og so framvegis nokk um tað øh jaspur langard segði eisini at at tað verður gitt um hví hví vit ikki fáa limaskap í norðurlandaráðnum eg haldi eg veit nokk so væl hví vit ikki fáa limaskap í norðrlandaráðnum tað er tí at tann danska grundlógin forðar fyri tí tí r tí at tann erdfgskipanin ella uttanríkispolitiska heimilgdarlógin sigur at føroyar kunnu ikki verða liðugur víð einum flogtjóða felagsskapi har sum danmark longu eru limur og tað er helst kki forsavt málin sum sigur at tað eru bara sjálvstøðug lond sum kunnu innlimast í í norðurlendska felagsskapinum so vissu jaspur langaard ivast enn so kann eg gleðiliga endurtaka tað tá ið eg fari at taka orðið takk fyri
jaspur langaard
ja takk fyri vit hava í tveimum umførum prøvað at fingið egna limaskap í norðurlandaráðnum og visti tað vóru slíkar forðingar sum bjarni kárasom peterseni stendur uppástendur at tað er so hevi g dugi eg øgiliga illa at skilja at mann fór í gongd við tað arbeiði so hevði eg hildið tað var beinleiðis meiningslest at brúkt tíð uppá tí haldi eg tað tað í sær sjálvum avsannar at sjálvandi kunnu vit søkja limaskap innan fyri tað ríkisfelagsskapin vit hava eg haldi at vissu allir vissu all okkara tilgongd er at einki ber til so sjálvandi ber einki til men eru vit opin og ærlig og siga men vit vit ynskja at troyta teir møguleikar innan fyri tann felagsskapin sum vit hava so haldi at vit hava síggja tað í ei øgiliga stóran mun at vit hava fingið fingið gjørt næstan soleiðis við tær vilja so eg eri eisini sikkur upp á tað at eg og bjarni kárason petersen um nøkur fá ár koma og uppliva at føroyar hava egna limaskap í norðurlandaráðnum takk fyri
ja so er tað hervør pálsøtur
takk fyri harra formaður eg vil so baðst spyrja jaspur langoyrd hvat hann millum annað heldur um dfg-skipanina og um uttanryggjupolitiska heimildarlógina sum binda okkum niður og skapa forðingar hjá føroyum at at virka frítt á í uttanryggjupolitikinum hvat heldur jaspur langoyrd um dfg-skipanina millum annað takk fyri
jaspur langoard ger suvæ
ja altso mann kann siga at tað er nakrar skipanir sum kunnu veraein ein binditroyggja og mann kann siga í einum o hvørjum samstarvi so mást tú geva nakað og og fáa nakað danir eru limir í es teir fáa eina rúgvu burtur úr es men teir eru eisini bundnir niður í nøkrum ávísum málum vit eru hava eitt øgiliga stórt frælsi innan fyri ríkisfelagsskap men vit í innan fyri tað dandska og føroyska o granlendska ríkisfelagsskapin men tað eru eisini við til at gera nakrar bindingar b at vit binda okkum niður og og soleiðis trúgvi eg at skal skal mann skal mann liva og agerað soleiðis sum mann ynskir og eingin skal va ikki taka hentsin til nakað annað men so er tað einasti máti tað er tað at mann koyrir eitt lotalt søluløp so kann man ikki besinna að tosa um samstarv mankan ikki kuna ava avtalur ikki bindingar tí tá er tað beinanvegin tað er bindingar sum ger tað vit kunnu ikki bestemma alt akkurát soleiðis sum vilja takk fyri haraformagu
ja takk so er tað ódvar jakobsens
ru sog væl takk fari ha formaður tað var ávart sum vit hava splangua kom inn á sum kanska eg sambandsflokkurin einans flokkur sum fleggu dent á tey í tingini hvussu er a á løgtingið í dag men tað eru tað er teir fyrimunir vit hava í í rísivestskapinog teir eru ikki so smáir vannemliga í útnórðráðnum tá vóru vit tá vitjand í íslandi og tá var tosaði einút frá eisini her sum sum var ein sum var í pramentunum sum sumhevði upplivað hvat tað mótsætta avbjóðingina g hann segði ofta tað at tit føroyingar vita ikki ordiliga hvat er tit tosa um tí at tað vóru tveir synir sum hann hevði tað høvdu rættiliga stóra skuld tá teir lignir at lesa tað ersu ein onnur avbjóðing vit hava rættiliga nógv fyrimun til okkara ungdóm og innan fyrá okkara sjúkahúsverk sum vit bara í dag takast menna sjálvfylgju metir jaspur langayrd ikki at vit hava onkrar forðingar í onkrur men at fyrimunirnir til okkara fólk eru bara tað størri takk fyri harra formaður
ja takk ger so væl jarspur languard
jú takk fyri etva jacobsen eri púra samdur og sjálvandi trúgvi eg tað at atsum vit so ofta heva víst fram so haldi eg at sambandsflokkurin hevur yvirtikið fleiri mál til dømis kunnu vit taka tjóðveldi vit eru ikki bangin fyri atyvirtaka mál har vit síggja tað gevur meining vit er ikki bangin fyri at fara inn og hyggja inn at hvat er tað vit kunnu gera betri men vit mugu eisini verða realistik o síggja men hvat er tað sum vit hava og vit vita hvat vit hava og vit vita ikki hvat vit fáa og tí haldi eg tað er øgiliga viktigt at vit brúka okkara sunnur fornuft og tað haldi eg at tað eru ávísir flokkar her sum til tíðir gloyma vit hava brúk fyri atdagføra ríkisfelagsskapin og tað eru vit eisini til reiðar vit hava yvirtikið nøkur mál tø kanska kanska eisini í hesari setini sum vit eru í og snakka um k møguligt at yvirtaka okkurt ð gevur meining fyri føroya fólk so eg haldi at tað er viktigt at vit at vit duga duga at vera kritisk ímóti tíma skar kritiskur ímóti men at síggja virðið í tí sum virðið er í takk fyri
ja takk so er næsti røðari hervørd pollstottur ger so væl
takk fyri harra formaður ja vit hava aðalorðaskifti um útvald uttanríkismál føroyar og føroyingar eru ein stórhavstjóð vit liggja sum miðdepilin í norðuratlantshavi og sum bæði partur av og portrið til arktiska nú hera heimsins stórveldi tjóðir og altjóða fyritøkur aftur stríðið um vald á ávirkan um okkara leiðir bæði orsakað av tí ríka tilfeingi vit eiga og vit í beinleiðis fyri eyga at stýra og gera av siglingarleiðir virksemi innfrakervi búskaparligar møguleikar í norðuratlantshavi og arktis vit vita at gjøgnum seinastu øldina hava føroyar verið nýttar sum ein finna í hernaðapolitiskum talvi har onnur hava tikið sær rættin til at taka avgerðir í okkara landi okkara sjógvi og okkara luftrummi og hava fingið stórar fíggjarligar og uttanrikispolitiskar fyrimunir av hesum føroyar eru land og føroyingar eru tjóð sum hava allan rætt at taka avgerðir sjálv og at samráðast um okkara egnu støðu og áhugamál og tað er neyðugt at vit seta tí korti hvat vit vilja við okkara uttanríkspolitikki hvørjar føroyar vilja vit vera í heimssamfelagnum eg haldi gott at vit hava eitt orðaskifti í dag tað kundi kanska verið tá ið tað ikki er hásisong í tinginum men eg haldi gott vit hava orðaskifti ne vit verið í tinginum í gott eitt eitt hálvt ár sog tað tykist ongst sum at vit ikki ordiga vita hvørjum beinin vit skulu standa á og hvussu vit skulu argera í heimssamfelagnum men absolutt er tað nakað sum vit mugu standa samanum vit duga kanska ikki nóg væl at hugsa sum ein statur tí hava ikki uppført okkum sum ein stat vit hava latið ábyrgdina yvir til onnur onkursvegna kann tað virka eitt sindur í óbúgvi og um eg taki radaramálið sum dømi sum eg havi slappi at viðgjørt eitt sindur uttanandsnevndini hesa síðstu tíðina so virkar tilgongdin undarlig het er eitt stórt mál ið kann hava stórar avleiðingar tað tók alt ov langa tíð áðrenn landstýrismaðurin kom í uttanlandsnevndina við málunum og onkursvegna tykist tað eisini sum vit góðtaka framferarháttin hjá dønum og perimissuna ið tey hava lagt út fyri okkum vit mugu traðker karakter vit kunnu ki leggja okkum fløt fyri teimum donsku útleggingunum og góðtaka teirr framfararhátt skulu vit samráðast ja so skulu vit takast við beinanvegin og skal skal primissan ikki verða løgt áðrenn tí so skjótt vit góðtaka tað primissuna so er samrøðingarstøðan viknað nógv og at vit bara síggja upp á málið sum at pyrimissan hjá dønum er tann einasta rætta og vit ikki sjálvur kunnu seta radarum upp og rekan í føroyum tykist eisini harmiligt men afturat tí so haldi g eisini vit eiga at leggja eina ætlan fyri støvu og áhugamál føroya í hernaðar og trygdarpolitiskum málum um hvørji áhugamál føroyar hava sum ein friðartjóð í norðurætlantshavi og sum mugu fáa staðfest at einans føroya fólk og føroya løgting kunnu gera av hvat fer fram og hvat kann gerast í hernaðarmálum og trygdarmálum í okkara egna landi sjógvi og loftrúmi harra formaður tað er nógv at taka fatur í hesi frágreiðing men meg lat meg taka fatur á fílunum í frágreiðingini gjøgnum alla frágreiðingina vísis tað seg greitt aftur og aftur at forðyingarnar hjá føroyum í altjóða viðurskiftum eru forðingar sum koma av ríkisrættarligum støðu okkara heimastýrislógin og uttanríkispolitiska heimildarlógin sum liggja sum grund undir okkara luttøku í altjóða samfelagnum dfigeskipanin lýsir væl hvussu absurd støðan er í felagsskapnum ella altjóðarættarligum sáttmálum sum viðvíkja føroyum og grønlandi har danmark sum so ikki sáttmálapartur skulu føroyar og grønlands deilast um atkvøðuna og semjast um hvussu farast skal fram í teimum førunum har vit eru ósamd ella hava ymisk áhugamál verður ikki atkvøtt harvið verða vit sett uttan fyri ávirkan um vit ikki eru samd við grønlandi ríkirættarliga støðan eru at havt um beinini ein spennitroyggja viter ikki sjálvstøðulimir í norðurlandaráðnum vit fáa møguliga atlimaskap í vho í ár og vit eru heldur ikki limur í ec fyri at nevna nøkur dømi í frágreiðingini verðu víst á at sambært fatanini hjá donsku stjórnini er danska ríki ein eindarstatur víðari stendur at eindarríkis fatanin forðar sambært donsku stjórnini fyri at føroyar kunnu geras sáttmálar í egnum navni og vera sjálvstøður partur av sáttmála sum danmark eisini er partur av vit hava í nærum øllum høpi tendens til at øll onnur skulu broyta reglurnar fyr an vit kunnu vera við á jøvnum føti at danir skulu hava eina meira pragmatiska tulking av síni grundlóg so at vit fáa fríari teymar vit brúka nógva orku upp á at fáa atlimaskapir at kjakast um hvussu vit fáa sjálvstøðan limaskap í norðurlandaráðnum og so víðari men loysnin er rímiliga greið tað er bara ikki øll sum vilja viðurkenna loysnina er tað eindarstatsfatanin sum er forðingin ella er tað faktiskt heimastýrisfatanin sum er trupulleikin altso væntandi viljin til at taka ábyrgd tí skuldu vit vera við á jøvnum føti so mugu vit taka stigini sum skuldu til samstundis tykist tað seg eisini sum at tað at summi lata seg lumpa av donskum forferaldsmálaráðharum um at tey sjálvandi vilja ganga ynskinum á møti tá vit skjótast gjørligt skipað føroyska fullveldið leygardagin var til eitt áhugavert tiltak í klaksvík um fullveldissamráðingarnar har partur av føroysku samráðingarbólkinum var til staðar og greiddu frá og har var so dyggiliga staðfest at mótviljin hjá donsku stjórnini undir samráðingunum var hørð og t tey høvdu ikki í sinni at ganga ynskinum hjá føroya fólki á møti tí hvør danski forsaldsmálaráðharri vil vera tann a fyrstu sum minkar um sínum egna stat og um sítt pláss í heimssamfelagnum harra formaður tað loyvir at seta handa spurningin tí hví vilja vit ikki eiga hetta landið og hava fullu ábyrgdna av landinum eg skilji væl at danir vilja eiga føroyar men hví vilja vita ikki tað kostar at taka fulla ábyrgd ja men tað kostar sanniliga eisini lata vera ítað kunnu vit staðfesta við hesar frágreiðingini um uttanríkismál tí her nógva vinna um vit velja at taka ábyrgdina á okkum so kan mann rulla við eygunum suffa eitt sindur og seta spurningin um hví tjóðveldið altíð skal siga at fullveldið er lykilin pil alt men fullveldið hjá føroysku tjóðini er fortreytin fyri at vinna føroyum beinleiðis samband við allan heimin og altjóða felagsskapur tað er einans vit ið røkja kara egnu áhugamál loysnina eru ikki at finna í teimum karmunum sum binda okkum niður tí er loysnin á forðingunum at føroyar melda seg inn á banan at vit taka burtur tar forðoyingar ið eru og at vit skipað føroyska fullveldið samstarv millum føroyar og danska statin er ikki tengt at at lagdar danmark tað liggur eitt nógv framkomnari samstarv í tí at samstarva á jøvnum føti sum líkastillaðir partar harra formaður um vit so hyggja frameftir harfrá hvørjar føroyar skulu vit vera í heimssamfelagnum hvør skal myndin verða av føroyum og hvørju kósi henda frágreiðing leggir seg heldur eftir at reisa spurningar g lýsa avbjóðingar enn at seta kósin á men at vinna føroyum altjóða samstørv er eitt mál ið vit skulu standa samanum samstørv skapa eisini menning og lata dyrnar upp fyri møguleika við møguleikum fyri okkum sum land um vit hyggja til dømis at norðurlandasamstarvinum sum liggur okkum so natúrligt og sum skapar góð sambond í okkara grannar so hava vit nógv at vinna har eisini at læra og at læra frá okkum so skal eglíka siga at kjakið sjálvandi hevur verið eitt sindur øðrvísi um norðrlanda ráðið hesar seinastu dagarnar enn tað vanligt er ogtað hevr verið í mun til málið um fossitøkulógina og tá vil eg gjarna sláa fast at mín greiða sannføring er at norðurlandaráðið als ikki skal blanda seg uppí slíka lóggávu í føroyum mentað hevur týdning fyri okkum úta til at vit standa sterkt samann á t vit havaeina greiða ætlan við uttanrikispolitikkinum at ímyndin av føroyum er eit skipað land ið onnur vilja samstarva við at vit kunnu vera við og gera okkara ávirkan galdandi einki kemur av sær sjálvum og tað eru bara vit ið røkja okkara áhugamál og fer okkum fram í heimsafanlanum og skapa okkum rásarúm vit skulu læra at hugsa sum eitt statur vit skulu vera framkomin og ábyrgdarfull tjóð vit skulu bjóða okkum framí altjóða samfelagnum men avgerðirnar ið hava við føroyar at gera skulu takast í føroyum av føroyingum tí eiga vit eisini at taka fult ræði á uttanrikispolitikki og umboð okkum sjálvar mótvegis altjóða samstarvi og felagsskapum harra formaður tjóðveldið byggir á altjóða hugsjón og altjóða samstarv vit vilja virka fyri friði fyri hernaðarligari avdugbing vit vilja samstarva um átøk móti veðurlagsbroytingum vit vilja arbeiða fyri javnstøðu fyri samhaldsfesti og fyri mannarættindum vit vilja arbeiða fyri fólkaræði frælsi og rættvísi við fframkomnum altjóða samstarvi vilja vit virka fyri at føroyar eru ein vigleikari at vit síggja okkum sum eitt partr av heimssamfelagnum við teimum ábyrgdum og skyldum tað hevur við sær og at vit føra ein uttanrikispolitikk í sjálvandi eisini tekur støði í føroyska samfelagnum og føroyskum forsetumtakk fyri
ja takk soleiðis viðmerkingar tann fyrsta dagur sigur streymby hjá
takk fyri hara formaður ja eg haldi hervur posdóttir helst eina góða røðu og nettupp hesin spurningurin her hví vilja okur ikki eiga hetta landið tí tað er eingin ivi um at tað vilja danir tað er tá ið okur hava loyst at okur sjálvur kunna blíva partur av teimum felagsskapinum sum okur ynskja og teimum sambondum okur ynskja og tað virkar sum um í løtuni at mann hevur arbeitt nokk so nógv við at fáa onnur at broyta sínar reglur soleiðis at at fýra kann sleppa uppí seðast mann kanska hyggu eitt sindur inn eftir og sigur jamen okur kunna broyta tað sjálvi tí tann dagin okur hava loyst tá hava okur fría atgongd so tað handlar eisini um at okur sjálvi taka ábyrgd hvussu heldur hervur opoulstattur at tann politikkurin sum verður førdur í løtuni hvø veg førkar hann okkum tann vegin at taka størri ábyrgd av kum sjálvum
ja takk ger so væl hervur posa
jam tað skulu ein øgiliga rúgva av broyting kom til hjá einari øgiliga rúgvu av felagsskapum og og osaltjóða samstarvi fyri at vit skuldu sleppa upp í part visu vit ikki broyta reglurnar sjálvi so tí tykist tað eisini simplari at reglurnar sum vit arbeiða undir beint nú verða broyttar soleis at vit passa betri inn í tey sum vit vilja virka virka við í eg haldi eg haldi at tann politikkurin sum verður førdur beint nú á øgiliga nógvum ymiskum økjum fólkar okkum ikki nærri einum føroyskum fullveldi heldur longri vekk tað sigur seg sjálvt at vit vt skulu hava ein sjálvberandi búskap so skal tað eisin fara at stýr á hvussu mann rekur búskapin og tað má mann so siga atfíggjarpolitikkurin hjá hasari samgonguni hevur ikki verið serliga góður og harafturat heur man eisini lagt seg undir nógvar danskar skipanir og tikið danskar loysnir til sín har ið føroyskar loysnir virka nógv betri so kósin tykist at vera skeivan vegin takk fyri
ja takk annika olsen fyr viðmerking ger so væl
ja takk fyri harra formaður jú vit eru fleiri sum vilja eiga hetta landið tað eru bara soleiðis í politikki at tað eru samgongur sum ikki hava tað á dagsskrá og tað hevur senda samgongan sum nú situr so ikki sæð sær sum mál men er hervur postóter ikki samd við mær í tí at innanfyri ta skipan sum okur hava í dag at tað ber væl til at tamba hana enn meira altso tað er ein orsøk til at føroyar er at nógv meira framkomuð samfelag enn eitt nú hetland orsknoyggjar og onnur oyggjarsamfeløg tí at okur nettupp hava altso vunnu okum fleiri rættindi eisini á uttanríkspolitiska økinum so heldur postottur ikki at eini meðan vit bíða inn til vit fáa hetta landið at fáa tamba uttanvíkspolitiska heimildalógina soleiðs at kunna fáa enn fleiri avtalur og enn størri uttanríkispolitiskvald

vit hava jú sprongt grundlógina fleiri ferðirnar so tað kunnu vit saktans halda á fram við at gera eg haldi ikki at altso eg haldi utanvípispolitiska heimmildalógin skal avtakast og so haldi eg at tað liggur tað er meira virðisfult og tað er meira serliøst at broyta tær skipanirnar sum binda okkum niður heldur henn at halda á fram við at tamba tær so haldi vit heldur vit skulu byggja okkara egnu skipanir upp sum geva okkum fítt rásarúm til at arbeiða út á til sum eitt føroyskt land og føroysk stadir takkfyri
ja takk stóður neystran røða bjarni kara sum petersen ger so væl
takk fyrihara formaður føroyar eru eitt landafrøðiliga fjarskotið oyggjasamfelag úti í atlantshavið føroyar eru fjarskotnar oyggjarnar eru fjarskotnar men føroyar tjóðin fólki konsepti er eitt tað mest globala og integreraða samfelagið í heiminum ein opin tilfeingisbúskapur har sum innflutningur og útflutningur eins og blóðrenslu er tað sum ikki bara heldur lív í okkara samfelag men sum eisini drívur tað framá ein liðilig vælútbúgvin og flytføra arbeiðsfjøld sum kann virka allastaðni í heiminum við einum framkomnum og fantastiskum innfrakervi bæði innanlands og úti í heim fyri ferðslu og flutning av fólki og farmi framkomnasta fjarskiftistøknin tryggjar stundisligt talgilsamband okkara millum og úti ta stóru verð soleiðis kunni eg hildið áfram tí tað eru nógv um føroyar ið ber brá av tí altjóða hetta er tó ikki komið av sær sjálvum tað stendust av at vit við føroyar sum heimstað og havn hava leitað okkum út í heim og knýtt sambond ment okkum tikið vitan um royndir til okkum og troytt vinnuvegir og tilfeingi tjóðini til gags og frama grundarlagið fyri uttanpolitiska virkisførari hjá landsstýrinum er alt ov avmarkandi vit føra uttanrikispolitikk men uttanrikispolitikkur er ikki yvirtikið málsøki allíkavæl hevur mann eina uttanrikispolitiska heimildarlóg sum deligerar kompetansir til at innganga í relatiónir við onnur lond harafturat er siðvenja á økinum ið gongur ímóti formligu umstøðurnar sum uttanrikistænastan eigur at virka undir mann kann tískil siga at hóast føroyar sum politisk oynd hevur ásettar rammir fyri uttanríkispolitiska virkisføri er tað í nógvum førum talan um eitt ósamsvar millum løgfrøði og praksis og samstundis eru eisini nógvar grásonur og tað gerast alsamt fleiri so hvørt sum nýggjar støður taka seg upp sum partarnir ikki hava skulað fyri hildið seg til áður sannlíkt er at ein blanding av posetivistiskari lógartulking og pragmatiskum politikki ger at skipanin hevur hildið seg í eina ávísa javnvág men tann javnvágin hevur avbjóðingar í jøvnum millumbilum og kann fáa enn fleiri avbjóðingar komandi árini seinastu tíggju árini er heimurin farin úr eini lágspenningsstøðu til eina lugfalsliga spenningsøgu usa hevur mist sín hegomoniska leiklut russisk herdubbing er vaksandi og kina økir um sítt búskaparliga ávirkanarøki altjóða umfatandi geopolitisk menning ger um seg í og rundan um norðuratlantshavið kappingin um tað arktiska økið breksitt militarisering í norðurøkinum og nýggjar sjóleiðir tvørtur um og fram við norðurpólum bert fyri at nevna dømi føroyar tó ofta yvirsaddar eru staðsettar rættiliga sentralt í øllum hesum virkseminum bæði geografiskt og gopolitiskt seinastu árini hevur økið rundan um føroyar fingið alsemt størri áhuga í uttanrikispolitiskum høpi tað arktiska økið er vorðið alsamt meira áhugaverts øki fyri stórveldini og tað hevur sett tað danska ríkið undir trýsti hugsa vit um framtíðarmøguleikar og avbjóðingar sum henda menningin ber við sær er spurspurningurin hvørt verandi fyriskipan á uttanrikispolitiska økinum er nóg liðilig til at nøkta føroysk ynski og áhugamál í mun til altjóða relatiónir hesar avbjóðingarnar kunnu eisini elva til eina viðurkenning av at verandi skipan ikki er haldfør spurningurin er so um mann kann ganga politiskum ynskja møti við verandi samanseting ella um ávísar tillagingar politiskar ella løgfrøðiligar mugu gerast fyri at partarnir kunnu verða nøgdir flestu sjálvstøðu tjóðirnar í heiminum hava eina uttanríkispolitiska siðvenju og hartilhoyrandi instituttiónir ið ganga aftur fleiri hundrað ár tað sama kann ikki sigast um føroyskan uttanríkispolitikk sum í oðum trekkum kann tykjast at vera meira reaktivur enn aktivur og han kann viðhvørt tykjast heldur ósamanhangandi uttan eina greiða doktrin ella pollisi og hevur ein tendens til at útinna seg eftir hvør landsstýrismaður av tilvild umsitur málsøki á givið tíðarskeið eg haldi at vit eru á einum vegamóti í dag har sum dfgskipanin uttanríkispolitiska heimildin heimildarlógum og grundlógin er eitt rættshaft fyri føroya løgting og fyri føroya landsstýri í haldi at vit mugu sleppa okkuma av við hesar skipanir sum skjótast og skipa okkum við egnum forseytum sum

trupulleikin við uttanrikispolitisku heimildarlógina er at samstundis pradoksalt nokk samstundis sum at hon verður ásett fyri at geva føroyar størri uttanrikispolitiskt virkisføri er hon avmarkandi við at siga at har eru nøkur mørk og tay í mørkini hava vi svigan av í fleiri umførum sum dømi kann nevnast tá ið grønland og føroyar eru í sama felagsskapi tað kann vera í einum veiðufelagsskapi oswc so skulu vit atkvøða við einari rødd hóast vit hava mótsíðandi áhugamál harafturat so er tað øgiliga trupult fyri føroyar at luttaka í altjóða ella flogtjóða felagsskapnum tí at vit kunnu ikki vera sjálvstýrislimir í teimum felagsskapunum har sum danmark longu er limur hefta er alt tað sum er innan fyri uttanrikispolitisku heimildarlógina sum skuldu geva okkum meira virkisføri og eg haldi vit kunnu ásannað nú at tað hevuru avmarkað okkum meira enntað hevur fríðgivið okkum

eitt av føroya fremstu áhugamálum í uttanríkispolitiskum høpi tað er at tryggja góðan marknaðaratgongd og góð og varandi handilssambond við so nógv lond sum gjørligt eins um vit hava tørv á einum meira fjøltáttaðum búskapi hava vit eisini tørv á einum fjøltáttaðum eftirspurningsmarknaði til okkara útflutningsvørur besta dømi um týdningin av tí man vera tá ið sambandið millum føroyar og es vesnaði so mikið nógv orsakað av makrelssríðnum tá ið es og enntá danmark sum føroyar sambært sdøðnum niðr í felagsskapi við boykatoar føroyar tað heldur til at føroyska fyritøkur mátti leita sær út á aðrar marknaðir og er tað eisini ein stórur partur av tí stóovurstóru búskaparfamgongdsum vit hava sæð tey seinastu tíggju árini tað hevur áhaldandi týdning at leggja seg eftir at fáa nýggjar og dagførdar sáttmálar upp í lag við millum annað við eurasiatska búskaparsamveldinum europasamveldinum bretlandi kina osa tí vóni eg eisini at uttanriðistænastan og uttanrikismálaráðið raðfestir hetta arbeiðið høgt framhaldandi eitt mál sum hevur verið knýtt at spurninginum um egssáttmálan tað er hesin umrøddi hernaradarn ella lofteftirlitsradaran ella fræðaradaran ella hvat eg vilt kalla tað sum danska verjulavinin ynskir at seta upp politikarar frá millum annað sambandsflokkinum og fólkaflokkinum hava sagt at føroyar kunnu brúka samráðingarnar um hendan danska hernaradaran ið eftir ætlanis skal setas upp á softfellig til at tryggja sær betri marknaðaratgongd í es tað hevur sjálvandi stóran týdning fyri føroyskt vinnulív at føroyar fáa atgongd so góða atgongd til tann europeiska marknaðin sum til ber men tað at es skuldi givið føroyar marknaðaratgongd afturfyri at danmark kann seta hernaaradara upp á føroyska jørð tað er í besta føri bláíkt fyri tað fyrsta so er radarin ikki att ynskji frá es ynskim radarin er nakað sum kemur frá nato sum er ultimativt danmark og sum í eslond sum eru partur av men nato og e á es er langt frá tað sama radarin er ikki ein partur av eftirlitunum av tí europeiska meginlandinum men heldur fyri at typpa holið út í norðuratlantshavi táð so kallaða g a ju key stræti av teimum sjeytjúgu es limalondunum eru bert einogtjúgu lond limir í nato tað eru altso nøkur lond sum eru limir í nato men ikki í es at telja millum hesi eru bretland ísland norra grønland og føroyar øll hesi eru lond sum liggja í tí eftirlitsøkinum sum radarin skal vera ein partur av mann kann tískil ikki siga at tað beinleiðis eru áhuganum hjá es at fáa radarana upp at standa í øllum førum ikki so mikið nógv at mann er viljur til atn lata ein handilssáttmála aftur fyri tí haldi eg atað er ein undarligu niðursniðurstøðu at gera sær at radarin skal kunna vera jarnbrot fyri at fáa betri handilsviðurskifti við es og europeiska marknaðin radarin hann er fyrst og fremst at ynski frá usa og bretland sum ikki hava nakað við nakað europeiskan handilssáttmála at gera reelt er tað eingin samanhangur millum samráðingarnar um radararn í mínari og um samráðingarnar um eitt sáttmála við es sum føroyska politiska skipanin í føroyum annars hevur at arbeitt við í meir enn eitt ár tíggju harafturat um tað nú veruliga var soleiðis at danmar kuldi arbeitt fyri at fingið eina sáttmála í dag men deas um føroyar so er tað sjálvandi ikki meir enn tíggju fuglar av takinum tað kann ikki vera rætt at mann fer at geva tilsógn til eina hernara instalatión á føroyska jørð og at afturfyri tí sum skal mete predessen gera hvat hon kann og seta danskt trýst á fyri at fáa neðiðsáttmála í eg haldi ikki at tað kann vera rætt at vit spæla okkum av við okkara fólkaræði okkara sjálvræði ookkara uttanveltaðu støðu bert tí at vit hóma ein handilssáttmála úti í sjónaringinum eg haldi at vit hava endaliga avgerðarrættin í málinum um radaran eg haldi at føroya løgting hevur endaliga avgerðin um radaran og tað ber ikki til heldur at vit skulu lata danmark spæla heimspoliti saman við usa við at brúka føroyska jørð sum tey einki eiga radarin er eitt mál sum eg ikki haldi farið nóg nógv um merksemi hvørki her í tinginum ella í almenna orðaskiftunum eg haldi sjálvur at øll hendan her tilgongdin er eitt spæl fyri gallarínum og at halda føroya fólk fyri tað turraspott er tørvur á einum radara so má føroyar taka ábyrgd og seta á eina upp sum er undir føroyskum ræði vit hava vitanina til at gera tað og vit hava neyðugu førleikarnar eisini ein radara sum føroysk starvsfólk kunnu reka og sum føroyar hevur ræði á út frá teimum forsetunum og bert út frá teimum forsetunum kunnu vit síðani samstarva við avvarðandi partar tí tað er heldur ikki soleiðis at vit ikki eru ein partur av vesturoyminum ella vit ikki ynskja at gera okkara part ella taka ábyrgd tvørturímóti tað er bara spurningurin um at strika millummannin tíðin er farin frá at vit lata okkum lynda á veð in vera ein donsk finna í einum uttanrikispolitiskum tauvi tíðin er komin til at vit taka ræði á egin viðurskifti og menna landið út frá hvat vit sjálvi gera og vilja og samstarva við londini rundan um okkum fyrst og fremst eftir hvat tænir føroyskum áhugamálum tá ið tað kemur til tað arktiska økið so haldi eg at tað er ómetaliga týdningarmikið at vit hava ein arktiskan politikk at vit áhaldandi staðfesta at vit eru ein partur av tí arktiska økinum og at vit eru ein partur av tí norðura polgringinum arktis er og verður framhaldandi tann nýggi fronturin fyri millumlanda og altjóða samstarvi gagnýtsla av náttúruríkidømi nýggjari vinnuvegir gransking og menning við meira samstundis so er tað týðandi og í okkara áhuga at vera við í viðgerðar og avgerðartilgongdini hvørjum náttúruumhvørvi viðvíkur vit hava stóran áhuga í at tryggja at umhvørvi verður varðveitt og at øll menning í økunum er burðardygg og langtíðarhaldføri eisini hava vit eina meta ábyrgd tá ið landnyrðings leiðin norðan fyri russland tekur letur upp fyri skipaferðslu og eitt nú um ráevnisvinna og slíkt virksemi tekur seg upp í økinum at vit verða ein partur av tí regionalu tilbúgvingini og av søkin reskoinnsatsinum og skulu næstu árini leggja okkum eftir at taka ábyrgd av umrøddu økinum taka til dømis eitt nú loftrúmi heim og at útvega okkum ta útgerð ið skal til fyri at lyfta ta byrðina sum vit eiga eina metábyrgd av samstundis skulu vit vera við í teimum granskingarsamstørvum ið eru í samband við eitt nú umhvørvi veðurlag stovnsrøykt grøna orku og so framvegis men tá hevur tað eisini týdning at vit taka sakirnar í egnar hendur føroyingar og føroyar mugu seta dagsskránna tí danmark røkir ikki neytúrviliga føroysk áhugamál í øllum førum ikki um mær eisini eru donsk áhugamál ið danska stjórnini skal taka hædd fyri tí eins og tá ið danmark tók esfelagsskapin framundir framum í undir makrelsínum so fer danmark eisini altíð at seta seg sjálvt framum føroyar og grønlandim tá ið tað kemur til sendistovuvirksemið so haldi eg at vit eiga at hava eitt eina virkna útitænastu og at vit hava umboðan í teimum verslondunum har sum vit fyrst og fremst kanska hava handilspolitisk ella búskaparlig áhugamál tað v tað vil merkja at eg haldi at tað er gott at vit hava umboð han í eitt nú bretlandi í es í usa í kina í russlandi har sum útflutningsmarknaðurin er hampiliga stórur tí haldi eg eisini at tað er ein meira kotlig avgerð av landstýrismanninum av stovnseta eina sendistovu í ísrael eg haldi at tað er er spill av í forvegin øgiliga avmarkaðum resursum men tá ið tað er sagt skal eg sjálvandi ynskja sendistovuna og sendistovufólkini í ísrael allarbestu eydnu framyvir og hepna hond tann avgerðin er tikin og tí mugu vit bara vóna at tað kemur so nógv gott burturúr sum yvirhøvur til ber tað var í stóra heila tað sum eg hevði at leggja afturat hetta orðaskifti takk fyri harra formaður
ja takk sor a viðmerking til annika olsen ger so væl
ja takk fyri harra formaður nú var bjarni kárasom peterssen er inni á hetta her við fríhandilssáttmála í mun til at fáa ein radarupp sáttfelli veter peterssen hevur givið sína tilsøkn til kennar hvat hon heldur um tað og tað er so hvat tað er men spurningurin er um mann ikki skal lata vera við at samráðast alment um hvat mann ynskir í mun til at seta radaran upp fyri fyri føroyar men eg kundi hugsað mær at spurtbjarna kárasum petersen um radarin hevur nakran týdning fyri eitt nú at yvirtaka loftrúmið tað er væl ein yvirtøka sum kann skapa nakrar inntøkumøguleikar fyri føroyar tað kann skapa vitan og og so framvegis heldur bjarni kárasom petersen at radarin kundi havt týdning í mun til ta yvirtøkuna

jsæpetersen takfyri harar formaður eg standi eitt sindur við mínum pástandi um at eg haldi at eusáttmálin og radarin eru øgiliga siperat ting tí at tað eru siperatir partar sum samráðast eg haldi ikki ordiliga tað hongur so nógv saman sum onnur vilja vera við øh annars so haldi eg nú spurdi annika olsen um eg haldi at radarin kann vera ein liður í tí at yvirtaka loftrúmi eg haldi at eg haldi at tað hevur stóran týdning at vit hava ein radara tað er ikki soleiðis amaní so nógv ímóti at seta ein radara upp tað sum eg havi nógv ímóti tað er tað at danska stjórnin setir ein radaru upp sum mann hevur gjørt við eina avtalu við nato ella usa og vit skulu bara leggja jørð til tað er har eg velja at protestera eg eri eg taki full undir við at vit kunnu fara undir at seta ein radara tað kann vera við í partinum av tilbúgvingini av lofteftirlitinum og at fáa loftrúmi heim og tað er einki til hindurs fyri at vit gera tað framleiðarin tað er sansýnvís lokkhit mortin tað er sikkurt ein tps sjeyoghálvfjerðs lofteftirlitsradara og tað hava íslendar um hendi teir hava eina eina eina sjóverju sum hevur fýra radarar av slíkkum slag um hendi so tað er einki til hindurs fyri at førðingar kunnu gera tað takk fyri
ja takk so er okur víðari í ðrøðara listanum tann næsti verður siru stemberg ger so væl
takk fyri harra formaður eðalorðaskifti um útvald uttanríkismál er yvirskriftin og mín fyrsta undran var hví ikki umrøða uttanríkispolitikk og somuleiðis undraði tað eisini at frágreiðingin ikki setir nakrar kós men meira er ætlað sum eitt upplegg til at reisa nakrar spurningar øh so up á einlana máta haldi at primissarnir venda høvdið eg hevði ynskt at landsstýrismaðurin setti út úr kortið nakrar ætlanir ø og at tingið so hevði høvi at kjakast um tað tað er ikki so ofta at løgtingið hevur høvi at viðgera uttanríkismál h og tað er kanska eisini nakað um tað at tey øki sum mann ikki hevur fulla ábyrgd av hevur mann eisini bæði minni vitan og áhuga um í samfelagnum eg haldi eitt gott dømi um tað er eisini í okra tíðindaflutningi at mann hoyrir øgiliga lítla viðgerð av ofta av uttanríkispolitikki altso hvussu sermánl føroyar ígjøgnum ø altso hvussu sær mann út teimum gjøgnum eina føroyska prinsmu pá einannan máta tað haldi eg hevði gjørt okkum væl harra formaður í gjár var flaggdagur og kring alt landið so hátíðarhildu okur okra merki sum okur øll eru góð við tað gav okkum eisini høvi at leita aftur í søguna og vit takksemi á minnast og heira tey mongu sum hava strýðst fyri at vunnið merkinum viðurkenning teirra stríð er ein ásannan av at politiskar ogtjóðskaparligar hugsjónir eru tað sum førir okkum fram á leið sum samfelag søgan og merki er eisini ein søga um at tað sum skilur okum í dag tá savnar okkum í morgin og soleiðis verður tað eisini tann dag okur hava skipað okum sum eitt sjálvstøðugt land eingin fer tá at vilja fara aftur til eina ófrælsa støðu tí ikki fyrr enn tá kunnu okur veruliga tosað um uttanríkispolitikk tá verður tað ikki um nøkur fá útvald uttan politisk uttanríkispolitisk mál í tí við tjóðarfrælsinum lata stirnar upp fyri okum sum tjóð sum okur í dag ikki hava gongd til tað er ein av orsøkunum aftan fyri at fáa tjóðarfrælsið tað at koma at kunna umboða seg sjálvan og røkja okra egni áhugamál tað kann eingin gera betri enn okur sjálv og eg haldi at okur hava sætt á fleiri økjum til dømis hettaher við fiskivinnusamráðingum har mann hevur gjørt sær nakrar bæði drúgvar og góðar royndir og eg haldi eisini at makrelmáli var eitt gott dømi um tað at okur í veruleikanum blíva boykottaðir av teimum sum okur hildu skuldu hjálpt ykkum uttanríkispolitikkur snýr seg um okra støðu í heimssamfelagnum og hvussu okur gagnnýta støðuna og standa saman um at verja okra áhugamál tað snýr seg eisini um hvussu okur kunna lata í altso lata í tann felagsskapin og tað snýr seg eisini um hvussu ok kunna fáa handilsavtalur í lag og mangt annað føroyar hava eina góða støðu tá ið tað kemur til uttanríkispolitikk okara geografiska plasering sum knútapunkt í norðuratlantshavi er ein av høvuðsorsøkunum tað gevur okum eina strategiska plasering sum eigur at gera okkum sterk í einar samráðingarstøðu og mann sær tað eisini í mun til arktis at støðan hjá okkum kanska bara styrknar tí okur hava eisini nakað at bjóða inn við at okur so eisini hava eina høvuðsvinnu sum framleiðir tað sum allur heimurin eftirspyr nevniliga matvørur ger ikki støðuna verri og sjóøki kring føroyar eru stórt og til ber at siga at okur búgva í heimsins kova og okur eru eitt framkomið samfelag í allar mátar og duga okur so at brúka okra støðu kunnu okur spyrja á onkrum økjum ja men ikki á øllum og eg haldi at tað kemst av eitt primessan e púra skeiv karmurin um okra uttanvikispolitikk er trongur og okur navigera innan eitt avmarkað øki sum danir í stóran mun siga seg hava ræði á og tá verður tað sjálvandi trupult og tá fáa okur heldur ikki tað burturúr sum okur kundu vissi okur høvdu fult ræði á øllum økjum og umboðaði okum sjálvi og eg haldi heldur ikki at tann politikkur sum verða førdur í løtuni føroyskum nærmari tí málinum leygardagin var ein søguligur fundur í klaksvík tey sum samráðist um fullveldisgongdina um aldarskiftið søgdu frá teirra royndum og upplivingum í fullveldusamráðingunum tað var áhugavert at hoyra ta greiða frá millum greiðastu niðurstøðurnar var at samráðingarnar vóru ikki á jøvnum føti tað var asimetri ímillum partarnar frá byrjan av danir góðtóku ongantíð uppsetanina av setningunum í samráðinupplegginum frá føroyingum hóast teir høvdu sagt seg viljað tað eingin danskur forsatarsráðharri fer at góðtaka danska ríkið minkar í teirra tíð eingin og tað bleiv sagt fleiri ferði av øllum pørtum ta treytina muguku fyrst og fremst byggja okra arbeiði á og hóast útmeldingar um at føroyingar loysa tá ið teir vilja ofta eri hoyrdar so haldi at royndirnar vísa at tað er ikki so einfalt eingi verður vunnið uttan svørslag og okur mugu ikki vera náiv eingin gevur okum frívelukt frælsi tað er nakað sum okur sjálvi mugu taka at okur so skulu hava fólki við okkum tað er sjálvsagt og tað krevur sjálvandi eisini nakað av fullveltsrørsluni tað krevur nógv á fundinum í klaksvík varð eisini víst á te riði myndir sum blívu framsettar fyri at ræða fjøldina í føroyum fólki í føroyum at fráboða at loysti okur so varð vælferðin ikki bara í vanda men hon var faktiskt rokin so bleiv ikki ráð til av heilsuverk almannaverk ella skúlaverk ella nakað annað og tað bleiv sjálvandi eisini brúkt av aftraldskreftum í føroyum tað er altíð trupult at gera broytingar og okur kenna eisini hesar her ræðumyndirnar aftur frá tá mann hevur framt aðrar broytingar í føroyum millum annað í fiskivinnuni harra formaður tann politikkur sum verður førdur í løtuni halda okur flytur okum skeivan veg á uttanríkisøkinum okur síggja at í radarmálinum har tað ikki tikist til at føroyingar fáa sett nakrar treytir sjálvandi veit mar lítið um tað tí nókk verður trúnaði men okur sita í hvørfall við góðum kortum á hondini og í eini góðari samráðingarstøðu tí okur hava nakað sum hini vilja hava og tað hevur verið nevnt at mann kundi at ttað vur verið arbeitt við eini handilsavtalu í í sambandi við tað málið tað er so afturvíst av danska forsetisráðharunum og sjálvandi mugu kur halda fast í at tað er bara føroyingar sum kunna taka ta uttanríkispolitikkur er ikki partapolitikkur uttanríkispolitikkur gongur upp á tvørsu av samgongum og flokkum tá dagur um at standa saman um okara ynski og at styrkja okra samráðingarstøðu í seinastuni havi eg havt eina kenslu av at uttanríkispolitikkur eisini kann vera flokspolitikkur millum annað tá ið tað bleiv fráboðað at sendistovan skuldi vera í rusaleym tað haldi eg var ein partur av polisk útmelding uttan at løgtingið varð tikið við og tað haldi eg ikki er ein rættur máti at arbeiða uppá og tað er uttan mun til um um mann heldur at tað rætt a hava sendistovu í so er tað ætlanirnar hjá dønum sum koyra um í løtuni um at gera fjarskifti til eittrygdarmál fjarskiftið er eitt yvirtikið øki og verður tað gjørt til eitt trygdarmál h so standa okur fyri at kunna missa raðið á tí økinum og tað má ongantíð henda og tað má landsstýrið tryggja at tað ikki verður eitt annað dømi haldi um uttanríkispolitikk sum kundi verið betri handfarin er altað við hoyvíkssáttmálanum at hann fyrst bleivun settur úr gildi og so settur í aftur í gildi tað hevur so sínnar orsøkir eg havi ikki tíð at kom in á tað nú men kanska eg fáið orðið aftur harra formaður á vári í nítjan tóku okur sum tá sótu fyrsta stig til at fáa oku limaskap í vo tað er gleðiligt at landsstýrið arbeiðir víðari við tí málunum og tað geva okr okra fulla stuðul til málið spratt úr tí arbeiðinum sum varði gjørt við at fáa eina menningarætlan fyri sjúkrahúsverkið har sjúkrahúsini blíiv løgd saman og tað áralanga stríðið sum hevði verið um mann skuldi hav trý sjúkrahús ella ikki og hvør skuldi gera hvat bleiv onkursvegna lagt á hillina og friður kom yvir organiseringina tá byrjaði mann at fyrireika yvirtøku av landslæknaembati at skipa ein fólkaheilsustovn og tað arbeiðið sum skuldi vera partur av at kur beivu fingu limaskap í wo og fyrsti fundur var í mai í nítjan í chinev og soleiðis er uttanvíkispolitikkur tað er nakað sum er ett langt og seikt trekk sum gongur upp á tvørs av fleiri samgongu og eg haldi at føroyar hevur nógv at geva av í tá ið tað kemur til tað tí okur hava eina góða koronastøðu og táð hava okur túav handfarstøðuna væl hjákomi okumsjálvum og ikki tí at sum tað til dømis bleiv sagt at tá ið korona kom at hetta skuldi okur bara taka heilt róligt tí at hetta fóru danir at hjálpa okum við og teir fóru enntáir koma upp er at seta fólt og spetala upp hald íð onkur segði so tað vóru nokvar útmeldingar tá men har haldi eg okur hava víst at at tað er ein støða sum okur hava verið fult før fyri at handfara á bestan hátt sjálvi tíðin er tíverri farin takk
ja takk sína viðmerking tað er annika olsen ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg havi bara eina viðmerking til røðuna hjá siri steenberg tí er hetta her við tað at danir byrja at blanda fjarskifti upp í trygdarmál har er púra samd við siri steenberg í tí at harflagdanir halda fingurin langt vekk tí at fjarskifti er at yvirtikið málsøki tað er fult á føroyskum hondum og tað hava okum fult raðið á at byrja at blanda tað upp í trygdarpolitikk tað haldi eg er ófrættakent tað er bara púra samd við sigur steinberg í og har eigur at sláa tað púra greitt at tað kemur ikki upp á talið
ja so fær sirur stenberg orðið aftur ger so væl
takk fyri harra formaður ja eg eri púra samd við anniku olsen eg haldi tað ljóðar ikki gott at tað verður viðgjørt í fólkatinginum í løtuni er tað hvussu tað mann hoyrir at mann vil hava fjarskifti gjørt tiltrygdarpolitikk tað kann hvørfall seta okum í eina nógv veikari støðu tað má løgtingið standa saman um at tað má ikki henda og har er er tað eisini viktigt at at landsstýrið er er fram og og virki og tryggja tað at okur ikki koma út í eina støðu at eitt mál sum okur elnars hava yvirtikið afturgleppur okkum av hondum tað haldi eg er hevði verið ein stórur skaði fyri føroyar takk fyri
ja takk so er tað landsstýrismaðurin nýðin særæna sum fyrr vórðu gjørt so væl
eg hugsi um at her tá ið mann skal til arbeiðis man skal fáa nakað burturúr so er tað nokk so týdningarmikið ati mann hevur greiðar linjur at tað ikki er forfløkjasligt og ja okku ste siga at tað ikki r fór óruddiligt men smann hyggur eftir fortreytunum sum okur hava fyri fyri ati stýra samfelagnum føroyska samfelagnum bæði innanríkis men eisini uttanríkis so er tað ómetaliga fløkt og her treingir veruliga til at fara rudda upp okur hava jú sjálvandi skal eg siga sjálvandi nei okur hava grundlógina og sága uttanríkspolitiska heimildarlógina okur hava yvirtøkulógina stýrisskipanarlógina fámjiskjalið heimastýrðaslógina og sovíðari her er her er upplagt

so tað skal ótrúliga góðir vilju til at at stýra ígjøgnum og allar royndir vísa seg til at fara og rudda upp í hesinher at verða til fánýtis eg hugsi bara um vistu úkunn bara taka tað ta seinasta seinast samgongu seinasta samgonga royndi í fýra atgera nakað við uttanrikispolitisku heimildarlógina vsmann fer at

tí sum teir tókust við longu í í beinanvein teir kom til so boðaði aksel johannesen frá at nú fór mann at samráðast nú fór mann samráðast við danur tí nú mátti nakað henda mann fór at seta ein bólk niður og soleiðis var tað seinasta eg tími ikki at brúka mær uppí tíð uppá tað men tað seinasta tað var tíggjunda januar í átjan tá boðaði løgmaður aksel johannesen frá júst akkurát tað sama sum eg vari boðað frá í fimtan ati nú fór mann at samráðast og úrslitið skuldi fyriliggja hesin e bólkurin sum beiv miðusettrir skuldi koma á barsla við einum úrsliti áðrenn ríkisfundurin sum bleiv sama ár um um summarið og einki petti hendi einki petti hendi so tá ið annika olsen spyr meg hvat ið ið eg fari at leggja mesta dent á tey góðu tvey árini okur hava eftir so eri eg sannførdur um eisini serliga aftan á hetta her orðaskifti at tað er at fara og greiða fløkina og fáa gjørt nakað við serliga uttanrirkispolitisku heimildarlógina men kanska eisini fámjins skjalið í tí tí ókey eg skal líka trekkja eitt sindur aftur tí at eg havi ein varhuga av at eru hann tey danska stjørnurn er øðrvísi at tosa við tað eru hvussu mínar royndir higartil enn stjørnum sum aksel johannesen siteraði nakrar ferðir lærst hann siterað lars løkku nakrar ferðir so kann vera at at tað eydnast men í hvussu soer eg haldi okur noyðast at fara og og stramma tummulskrúnar eitt sindur yvir fyri dønum og siga at altso hetta gongur ikki meir altso hetta her snikk snakk um um metindragsi á ektimetrin draðsi og sovíðari sovíðari sum er o famiskjalinum okur mungu síggja upp aftur meira av tí men altso statvek við hesin her at at eg haldi at henda stjórnin hevur verið væl laðarligari at tosa við enn enn tann farna ø nakrar viðmerkingar til tey sum hava havt orðið hetta her við einum g haldi tað vara annika olsen sum sum tosaði um danska forsetisráðharran hvat hon hevði sagt um hetta her at hjálpa okum viðvíkjandi samstarvinum við eu at koma nærri inn at teimum lat meg líka nevna fyrst at føroyar hava ein íhandils eina fríhandilsavtalu við eu áttaoghálvfems prosent av okra á á handsøkinum eru innan fyri fríhandilin tað er bara eitt ein trupulleiki og tað er at nýggj produktir har hava okur trupulleikar við at koma ígjøgnum tað er okur eru ikki stórt verri fyri enn onnur lond sum okur vanligani samanbera okum við á tí økinum meni hon segði ikki tað at hon tað var ikki eg kom ikki up átal at at ok skuldi hava em fríhans avtalu tað hevur verið frammi í í fjølmiðlum eisini eg haldi at hon úttalir seg óalmindiliga væl mær dámdi tað væl hon sigu at hetta er tey ymiskt máløkt tosa um radarin samráðingarn um radaran og nei og viðurskiftini við e u men við vill sum ikki minnist rætt við vilfremmi bðgserju hon vildi vera við í báðum treimum tað var virkuliga flott sagt og tað hang ogur hana uppá og eg kann heltso siga tað at akkurát á hesum økinum eru ymisk ting hend so seint sum í í í seinastu og og og um vikuna árinn tó ikki nakað sum við radararnir gera men positiv ting ið fóru til til eu sum eg gleði meg til at síggja hvat okur kunna fáa burturúr men tað kom okur aftur til tá ið tað er búgvið til at til at tosa um annika olsen tosar eisini um hetta her við korona og og har vil eg siga at at landsstýrið eigur eitt stórt veldigt herðaklapp fyri tað sum sum er hent í koronaepdemini eit herðaklapp sum eg ikki haldi at føroyingar hava givið landsstýrinum men sum okur so avgjørt hava uppiborið tí okur hava hildið høvdið kalt tá ið onnir ikki gjørdu tað okur hava vitað hvar okur skuldi seta inn á og viðvíkjandi tí sum annika olsen tosaði um hetta her við at testa og testa testa tað var ikki nakað sum okur funnið uppá men okur gjørdu bara tað at okur lurtaði eftir serfrøðini serfrøðingn hjá vho segði alli tíðina testa testað testað frá byrjanin av at teir so slakkaði eitt sindur av seinni eisini í danmark og sovíðari tað var teira skó um okur gjørdu tað ikki okur hildu fast upp á tað og tí standa okur t fantastisku støður sum okur eru í øh anikaoolsen tosaði eisini um um radaran hja samráðingur eg haldi at radarin er eitt fantastiskt dømi um um tann politikkin sum tykist verða við at broytast í danmark tí at uttan mun til hvamma sigur fleiri hava tosað uð radaran og og og bjarni kárasum petersen og kanska tjóðveldisfólk eisini negativt um hetta her at at at danir stýra nei á tí økjinum hava okur fingið púra púra greitt frá byrjanin av at vita at siga okum nei so verur tað nei og hetta eru so sanniliga nýggjur tónar hetta er ikki gamlir tónar at føroyingar fáa at vitað at siga tykkum nei so verur tað nei og onkur hevur ilneiss eitt sindur um at tað kom for seint uttanantsnevnduna og eg skal siga prinsis tað kom akkurát í uttanantsnevndina tá ið tað skuldi koma tú kann ikki fáa uttanlantsnevndina uttan tú hevur nakað at bera uttanlantsnevndini tað só okkur eisini at uttanlantsnevndunm bað okkum koma inn og og tað var beint áðrenn danir høvdu tann tíðindafundin har tey boðaði frá at tað so laka út staðin fyri tað sum hon førdi fram á tíðindafundinum tað er so nakað heilt annam ma tað er einki við okum at gera at fara í uttanlantsnevndina áðrenn mann hevur nakað at at bera uttanlandsnevndini tað tað er høpiðsleyst og eg vil siga at samstarvið við uttanandsnevndina hevur verið formeg dapult gott altsu bara tað at seks av sjey umboðun í uttanlandsnevndini taka undir við tí upplegginum sum landsstýrismaðurin hevði lagt upp til tað kann ikk vert betri bara líka avslutta við tað hjá anniku olsen nú var hon fyrsti fyrsta framsøgufólk so fleiri hava endurtikið tað sum hon segði eisini og tað er hetta her við við sendstovuni í tellavi fantastiskt altso tað er tað er so syrgiligt at uppliva at aftur í dag skulu okur hoyra negativar negativt prát um ísrael halt uppat við hasum einasta demokrati sum er í miðeystri ookur hava so nógv at gleðast yvir altso tað at okur hava rætt hond til ísrael tað kemur okum fleirfalt aftur gagnligt ið kann fortelja um at í dag sita longru dagarnar fáar mánaðir aftan á at okur hava fingið sændstovuna í ísrael so sita føroyingar runt um og vera lærdur teir sita skeið á netinum um í verksetan tað sita ísraelskir serfrøðingar og undirvísa føroyingum á netinum og heta er hent síðan okur fingu samband við ísrael í í verksetan og hetta er tað landið sum er langt langt langt framman fyri øll onnur lond hvat ið verksetan viðvíkur so okur hava sanniliga nógv at at síggja fram til og fari at taka eitt afturat tað var væl ikki íðsíðstu viku eg haldi hetta var í næstu síðstu viku næst næstu síðstu viku tá fór tann fyrsti laksurin úr føroyum til ísrael fyrsti laksurin í føroyum til miðeystur og eg skal lova fyri at hatta har verður hatta tað verður eitt yviraskiftfiri og annað eftir fyri føroyingar so eg vil siga góðu tey sum sum sum sum ikki kundu lata vera lat vera við at kritisera ísrael tað hava teir absolutt ikki tað hava tey absolutt ikki uppiborið

bja hann var hann var inni á hesini her við við ísrael positivt og tað tað gleddi meg so avgjørt hann tosaði um uttanríkispolitiskuheimindarlógina og sum sagt eg vildi ynskt at hann kanska kunni koma at fortalt okkum hví hendi einki hvat var tað sum snávingasteinarin sum vóru undir øllum umstøðum so fara okur í gongd við at royna at gera tað sum tann samgongan ikki fekk nakað burturúr so okur skula vita um okur ikki kunna fáa gjørt nakrar broytingar bæði uttanvikispolitiskaheimildarlógini og og fámjiskjalinum kanska fáa alt slættað saman og fáa gjørt tað soleiðis at tað eru føroyingar sum samráðast um føroysk viðurskifti tað kann ikki bera til eisini í teimum økjum og støðum har ið í grønlandi og føroyingar ella danir og føroyingar hava ymisk ymiskmál tað kann ikki bera til at okur ikki sjálvur kunna tað er ein eg vil siga tað r ein mannarættur at mann sjálvur sleppur at viðgera síni egnu viðurskiftir og so kom eg aftur til eitt sum jaspurlangaard var inniá eisini altso tað at vilja stýra sínum egna landi tað vil ikki siga tað sama sum at mann meldar seg út úr alheiminum og setir seg ein krók og ikki vila hava samband við nakran annan tað er ikki tað sama tað er ikki neyðug ólendiheit rundan um okum fyri tað at okur vilja samstarva við onnur lond enn danmark ella at okur vilja samstarva á ein annan hátt enn okur gera í dag við danmark okur vilja gjarna eitt gott orð tað er okur vilja gjarna tosa saman í egna hædd við onnur bæði við danir men so sanniliga eisini við øll onnur runt um í heiminum so tá ið okur ein dag hava tjóðarfrælsi í føroyum so behøvust eingin føroyingur at áttast fyri at tað kemur at ganga verri tí tað tjóðarsfrælsið tað er í góðum samstarvi við danmark grønland ísland norðurlond við allan heimin tað er tann dreymurin sum sum eg havi og sum eg vóni at okur kunna nerkast tey árini okur hava eftir í í

radarin hann er tann avgerðin verður tikin í føroyum og okur fara at samráðast fyrireikingarnirr eru í gongd og tað verður ikki upp á tann mátan okur siga skuffa fleiri sum halda tað at at okur vilja ganga við til tað vissu okur fáa tað og tað og tað og tað og tað og tað afturfyri tað er ikki soleiðis mann ger í einum demokratiskum samfelag ella í einum landi sum gjarna vil vera partur av tí demokratiska frælsifrælsa vesturheimin tað er ikki soleiðis mann ger tann dag tá ið tá ið tjesar tjóðir sum okur ætla at seta krøv til upp daga tað ja men føroyar at kanna rokna við føroyar er er ikki ein tjóð sum bara vil kráma til sín teir vilja vera við tey vra vera við í heiminum tey vilja ikki bara hava tey vilja eisini geva tann dag tá ið tað hendir tá fáa okur upp aftur meiri hvat skul teg siga við vin tá fáa okur upp aftur meiri meiri asept frá øðrum londum tá fáa okur upp aftur meiri og betri samstarv enn okur akrant kanska hava hava hugsað um líka tvey nú lítil tíð eftir men aksel johannesen takk fyri tey góðu orðini um hetta her at okur ikki skuldu vera bangja fyri einum so plaibasi í føroyum brúkti ikki somu orðini men tað var tað sum aksel johannesen legði legði vakta á tá ið okur fáa meiri ferðslur rundan um føroyar tá tann upplagdu møguleiki at okur hava eina kanska tvær kanska tríggjar havnir har ið har ið ið skip kunnu koma inn úr skipið rá øllum heiminum og dagmerkil eg segði ikki her skip skip úr øllum heiminum sum kunna fá su pla her í føroyum sum kunna fáa kanska eina trygdarstøð í føroyum líka nevna eitt sum jaspurd langaard var inni á hetta her við við við útflutningini av alifóðri okur gjørdi eina broyting tað var tann fyrsta broytingin sum eg var við til at gera sum landstýrismaður sum gav føroyum í útflutningsvirði tvey hundrað milliónir okur gjørdi eina lítla broyting í sáttmálanum við við es um at kunna flyta gluten innihaldandi alifóður úr føroyum og úti heim tað gav okum tvey hundrað milliónir fantastiskt e eg haldi hatta var tað eg havi nakrar viðmerkingar afturat sum eg komi upp til seinni takk
ja takk skulu teirra viðmerkingar tann fyrsti tippallur einatúgvi ger so
sætakk fyri formaðurin ja vit hoyrdu ein landstýrismann sunn byrjaði eitt sindur varliga eitt sindur trilvandi eitt sindur teknokratiska mann kanska siga sum hann vísti á at skipanirnar vóru nógvar og ymiskar og fløkjasligar men sum hann vaks fram ígjøgnum røðuna so hoyrdi mann meira um meira av tí sum hjarta var fult av at at jenusarana í veruleikanum er ein fullveltsmaður at hann ikki kláraði at goyma tað til endas sjálvt mann tað kanska er ein partur av av av uppgávuni hjá einum miðflokki at royna at sigla ímillum ser og at vera bæði her og har men tað er að tað er tað gleðiligt at hoyra eg kundi hugsað mærat spurt jenis arana um hetta her við tí kaosi sum hann segði valdaði á viðvíkjandi okkara uttan ríkispolitisku heimildim hvat heilt ítøkiliga sær landsstýrismaðurin fyri sær er at gera tey komandi tvey árini fyri at nærkast tí ultimativu støðuni fullveldinum takk fyri
ja takk ger so væl jens a rana
eg haldi ikki at tað r ein spurdi hví vilja vilja og okur ikki eiga føroyar okur eiga føroyar og tað týdningarmesta sum sum skal gerast tað er at sannføra føroyingar hvussu ótrúliga ríkir okur eru hvussu ótrúliga priviligeraði okur her tað er her heima sum sum bardagin skal vinnast og og eg haldi at tað er tað týdningarmesta av øllum og at sannføra soleiðis sum eg royni at sannføra pollareynatygvum nú og og onnur um at sannføra um at at okur hava okur hava lykinum sjálvi okur eiga landið og okur skulu presentera tað út í heimi soleiðis at onnur vilja samstarva við okkum og og og antann dagin tá ið okur síggja tað og tá ið okur tora tað tann dagin so er sigur on vunnin
ja so er so er tað annika olsen sum fær eina viðmerking ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja samráðast í egna hædd soleiðis sal tað ljóða sum landsstýrismaðurin boðar frá eg gleðist ómetaliga nógv um at landsstýrismaðurin vil endurskoða og eftirhyggja uttanríkispolitiska heimildarlógina soleiðis at okur kunna vinna føroyum størri uttanríkispolitiskar heimildur og ræsur tað er eingin loyna at í íuttanrvíkspolitikki so er tað einki sum eitur ltíverri men mann kann vera so høvuðsskaið at og mann kann vera snildur og mann kann harvið eisini tryggja føroyum størri rættindi tað má væl vera tað sum er størsta størsta uppgávan men jenis arana sum landsstýrismaður situr við einum heilum lyklatyssi í løtuni tí at danmark situr bæði í arktiska ráðnum og í øðrum forða vegna føroyar tí føroyar liggja har sum føroyar liggja so eg ynski landsstýrismannin hepna hond at fáa dagfør
ja takk ger so væl jensa rana
anika olsen nevnir hetta her at vera snildur ja eg vil eisini siga vera álítandi vísa øðrum tjóðum at føroyar eru til at líta á tí tað eru hesar tjóðirnar sum okur skulu samstarva við og eg bleiv ikki troyttur av at at at nevna hetta her at at tað at vilja hava tjóðarfrælsi og at tosa við onnur í egna hædd tað er ikki tað sama sum at isolera seg tað er at koma nærri fleiri tjóðum enn okur eru nær í dag tað er at samstarva við fleiri heldur enn enn færri tjóður og tað r tað er tað málið okur mugu hava og í løtuni ja tíverri so so eg vildi sagt at at okur mugu fáa broytt uttanrírkispolitiska heimildarlógina tí meiri meiri spenni er í henni nærmari koma okur tí degi tá ið tað kansska streingist og tað má má ikki henda ok sulu hava eina kontroleraða útvúgling
ja takk so er tað jaspur langaard ger so væl
er johannesen nevndi í sínum røðu í sambandi við hoyvíkssáttmann at hoyvíkssáttmannin bleiv settur í gildi aftur orsakað av útlendskum kapitali bara líkasum staðfestað at hoyvíkssáttmannin bleiv setur í gildi orsakað av handilsligum viðurskiftum og ikki orsakað av av útrennum kapitali takkvøða formaður
ja takk jenusa rana ger so
ja hoyrissáttmálanin tað var tað var eisini eitt ein ein ótrúliga góð gerð okur gjørdu vild næstan siga breidd at okur fingu hann samtyktan í síðsta lagi men okur hava nakrar avbjóðingar har og g vil nevna eina avbjóðing sum eg ikki havi havt tíð til tíverri at at gera nakað við men sum má blíva ein av fyrstu døgunum og tað eru ikki ikki mistbrúka orðið ófrættakent men tað eru upplýsingar sum komnar fram í dimmaleting fyri nøkrum viku síðani um at apoteksverkið í føroyum sum kostaði okum so nógv við einum eí huga tað at útbyggja tað til at framleiða heilivág til at flyta til íslands at tey eru tað stendur bart út líka glað við útflutningin til íslands tað ætli meg ikki at lata mær lynda so tað verður eitt tað fyrsta sum eg má fara í gongd við aftaná hetta orðaskiftið at fáa í lag ein fund við tey og geva teimum greið boð at nú hava okur opna møguleikan og hann skal brúkast
ja takk so er tað sigur stevn berg ger so væl
tak fyri frú forkvina ja eg havi eini nokk so ítøkiligan spurning til landsstýrismannin og tað er um heta her við fjarskifti altso ta ta ætlanina sum mann hoyrir niðri frá um mann mann vil broyta fjarskifti til at vera trygdarmál og hvussu mann akkurtsum fer hildið fast í at tað verður eitt máltsøki sum mann ikki fer at missa ræði á tí sjálvandi vilja okur halda fasta tí sum okur hava yvirtikið altso er tað nakað samskifti við danir um tað og hvussu arbeiði landsstýrið soleis at okur ikki koma í ta støðu at mann mann missir nakað a stokkinum
ja takk nú er hann bráður nastursumaður ger so væl jenis arana
takk fyri eg haldi at eg fari at lata løgmann kanska svara upp á handan spurningin men eg kann svara partvíst upp á hann at nei sjálvandi fara okur ikki at bakka aftur okur fara ikki at geva dønum nakað sum okur hava yvirtikið tað hendir ikki undir hesari samgonguni og tað trúgv seg at nøkur konsultatión av einum samgongu í føroyum vildi loyvt taða tað droymi ikki um
ja takk torbjørn jakobsen

ja takk jensara næger so væl
nei eg mað bara siga at eg haldi at torbur jakobsen burdi havt lisið meira enn præambulin vissi hann hevði lisið allar einogtjúgu síðurnar so hevði hann blivið yvirraskaður so hevði hann ikki havt fyri legini at spurt spurningin í dag men tað sum verður orðið har tað vísir tann hvat skal mann siga tann hugburð sum hendan samgongan hevur at okur vilja gjarna hoyra løgtingi soleiðis okur vita hvussu okur skula agera hetta er tað er nógv sagt her millum annað nevndi onkur heta her v h o tað var mann byrjaði undir farnu samgongu við tí og eg má bara siga at hetta sum so nógv annað sum stann farna samgonga tosar um vit okur einki um farna samgonga var tað sum okur kalla eina eini ja nei tað var teirra egnu ein av teirra egnu landstýrisfólkum sum kallaði t ein ætlanarsamgonga hetta var hetta var samgonga samgongu áðrenn hesa hevði hevði havt so nógvar ætlanir men tað bleiv tí verið bara til ætlanir men hjá okum eta tvørturímóti okur vilja gjarna síggja nakað henda
ja takk næsta røða er bjørt samuelsi
fyri frú forkvinna eg skal birðja við at takka landsstýrismanninin fyri at hann kemur í løgtingið við einum aðalorðaskifti eg vildi ynskt at eitt slíkt aðalorðaskifti endaði við at løgtingið gjørdi nakað niðurstøðu og

gekk var felags um nøkur ting sum hann so stakkað útir kortið og arbeiddi víðari við men soleiðs fungerar tað og ikki aðalorðaskifti tey kunnu sjálvandi føra til áhugaverd kjak meni sjáldan føra tey til so nógv meira í øllum førum ikki felags niðurstøðu eg haldi ati hendan her frágreiðingin hon hevur nógvar góðar yvirskriftir og sumt av innihaldunum er eisini rættiliga áhugavert men eg haldi kortini at hon sær heilt grundleggjandi nokk so vælvísir hvørja ómegdarstøðu vit eru í og uttanvivispolitiskt tí vit ikki eru ein sjálvstøðug tjóð og tað vil so vera tað er trupult at tað kann vera øðrvísi men eg sakni at mann kanska meira grundleggjandi greiðir frá júst tí partinum at vit eru bæði stikaði inni og enn verri við detta allatíðnaa ímillum fleiri stólar tí hvørji eru vit í veruleikanum í altjóða samanhangi vit eru ikki ein fullt intigreraður partur av danmark og tað verða vit ongantíð og tað hava vit ongantíð verið óansá hvussu stór sambandsflokkurin blívur so fer tað ongantíð at eydnast at fáa føroyar til at blíva eitt danskt amt aftur soleiðis sum vit einaferð hava verið og føroyar hava heldur ongar føroyingar hava ongantíð tikið undir við tí sum er eitt grundarlag undir undir einum stórum parti av okkara uttanríkispolitikki í dag sum landstýrismaðurn vísur á at frágreiðingini nemliga danska grundlógin danska grundlógin er ikki ein grundlóg fyri føroyar hon hevur ongantíð verið viðgjørt í tí føroysku valda parlamentunum og hon hevur ongantíð samtykt av føroya fólki og tí er tað ein stór avbjóðing at hon liggur sum eitt grundarlag undir sum fyri sovoðit eisgini verður víst á í hesim hesari frágreiðingini undir okkara uttanrikispolitikki tað eiga vit sjálvandi ikki at góðtaka nei eg vænti faktiskt ikki at sambandsflokkurin arbeiðir fyri at føroyar gerast æ danskt amt og tí siga eisini vit fara ongantíð at koma í eir ta støðuna og tí er bara ein máti vit kunnu koma á sama støði við onnur lond og tað er at skipa føroyar sum eitt fullveldi og gjarna í tøttum samstarvi við okkara grannar og har millum eisini danmark millum hesi tingini sum eg haldi mann ikki viðgeru í hesum uppskotinum serliga grundleggjandi tað eru okkara avbjóðingar í mun til vss vit hyggja eftir hvørji uttanvikspolitisk amboð brúka øll londini í europa og øll okkara grannalond øll okkara grannalond sum eru sjálvstøðu eru annaðhvørt limir í í í es og tey sum ikki eru ta tey eru limir í europeska búskaparligasamsvavinum altso eps ísland og norra sum ikki eru es limir tey eru limir í sta efta sum er sveis ísland norra og lystinstein og ísland norra og lystnistein altso ikki sveis hava so gjørt avtalu við ps nei við es londini bæði við es men eisini við eslondini hvør sær í tí sonevnda eps samstarvinum føroyar kann ikki gerast limur í efta ella vit kundu um vilju væl til tað men eftalondini og kanska serliga sveis hava ikki verið serliga fegin um at royna at fáa at føroya kann blíva limur í efta og tað hevur annars verið ein partur av tí mann var samdur um í fleiri samgongum fyrst var ein ella tvær samgongur sum arbeiddi fyri eftalimaskapi sum so aftur førur við sær at mann kundi fingið atgongd til fríhandilssáttmálar við nøkotretivu lond so kom ein onnur støðd sum meint tað sama so kom ein traðja ses segði nei nei efta er ein deyður fiskur haldi eg tann løgmaðurin sum umsætt uttanríksmál kallaði tað so kom aftur ein ein samgonga sum var tann undanfarna sum aftur legði seg eftir efta sporinum og nú hava vit aftur eina samgongu og hesim uttanrikisráðharin viðger ikki tann spurningin eg nevni etta bara fyri at vísa á hvussuja ómiðvísir okkara uttanrikispolitikkur í veruleikanum er vit eiga at kunna standa saman um ein uttanrikspolitikk fullkomiliga uttan mun til hvønn hvønn flokk vit umboða tí uttanriðii áhugamál snúgva seg heilt grundleggjandi um at skaffa samstarv samstarvsavtalur og handilssambond við onnur lond og og og tað eiga vit sjálvandi at kunna finna ein felags tovna um tað sigur seg sjálvt men av tí at mann onkursvegna ikki viðgerð ttanaltso mann hevur ikki møguleika fyri at fáa hesi somu amboðini sum okkara grannalond hava so hevur mann onkursvegna nú bara heilt slept í eg veitikum landstýrismaðun kann siga nakað um tað tá ið hann kemur upp aftur um mann púrasta hevur slept stremband í eftir efta um an ber uppgivið og si tað ber ikki til í øllum førum so viðgerði mann ikki tær avmarkingarnar uttanlandsnevndin tann undanfarna varð og ferðaðist runt um kringí undanfarna vælskeiði og var millum annað og vitjaði høvuðssætið hjáfta og tey søgdu beinleiðis stjórin en hann segði amen jamen hvørji eru tit vit klára ikki at plasera tykkum altso tit eru ikki ein sjálvstøðug tjóð tit er heldur ikki ein fullpintegeraðpartur av danmark v vit klára ikki ordiligt altso vit vitakkiorlahat vit skíggja við tykkum tit passar ikki inn í í nakran form og eg haldi at tað er allantíðna tað sum blívur avbjóðingin so leingi vit ikki kunnu siga føroyar er ein sjálvstýrtjóð vit fara út at samráðast við onnur lond á júst sama støði sum øll onnur sjálvstøðug lond og eg haldi kanska ikki at mann mann roynir at læsa hetta upp til nakað partapolitiskt og og og líkasum skjótast sindur eftur tjóðveldi tá i vit føra hetta fram men hetta er tann veruleikin sum ger at tað nærmast er ógjørligt hjá føroyingum at føra ein veruligan uttanrikispolitikk harra formaður í heri leygardagin so var eitt tiltak eitt øgiliga spennandi tiltak sum norðoya tjóðheldsfelagskipað fyri og tað va fullsetti salur og har vóru hesi her fýra fyrrverandi formenninir í í í í fullvldssamgonguni sum fyri fyrstu ferð tjúgu ár kjakaðust opið um samráðingarnar við danir um tá ið føroyar skuldu loysa ótrúliga áhugavert kjak og anterikaceboyg segði hetta her sumær eg eisini sjálv havi sagt so ofta tað fer ongantíð a eksistera ein danskur forsótsmálaráðharri sum arbeiðir fyri at føroyar gerast ein sjálvstøgutjóð tað fer aldrina at henda tí eingin forsetisráðharri í einum øðrum landi fer at vilja hava tað sitandi á sær at viðkomandi arbeita við at minka um ríkið og líka sum vist er tað tað fer ongantíð at vera eitt danskt valt fólkating sum arbeiðir fyri uttan at seta síni egnu áhugamál fremst tað er ikki gjørligt tí eitt og hvørt land er sá sjálvum nærmast í einum hvørjum landi arbeiða valdi politikararnir fyri sítt fólk og tað er altso munur á og tað er fullkomiliga líkamikið um ann tjóðveldsfólk ella sambandsfólk ella okkurt annað so er tað ein grundleggjandi munur á danmark og føroyum og at vera føroyingur at verða danskari og tí harra formaður haldi at vit verða noydd til í nógv størri og seriøsar grad at seta okkum niður og veruliga fáa sett fokus á tær avbjóðingar vit hava so vit kunnu leina upp tær tey stigini sum skulu til fyri at vit kunnu føra uttanríkispolitikk á javnum føti við onnur lond vit kunu eisini taka dømi um sendstovuna í ísrael sum landsstýrismaðurin hevur tikið stig til og eydnast við tað er ein politisk avgerð og eg skal siga beinanvegin eg havi eisini vð utanlandsnevndini verið við hjá ísrael eg haldi ísrael er eitt ómetaliga spennand land og mær dámar væl møguleikarnir sum eg síggja fyri framman í mun til sendistovin í ísrael og eg haldi at nú sendstovin er komin har so skulu vit stuðla tí men tað er eingin ivi um at tað var ein politisk avgerð tí sum eisini verur nevnt í frágreiðingini her so er russland okkara fremsti handilsv ella handils samstarvsland í dag russland móttakur nógv størstan part av okkara útflutningi ta søguna kenna tit hví so er har hava vit so latið uppi umboðan so er tað danmark í tíggju prosentum og síðan koma bretland usa og kina og tað var jú allan lág allaníkortinum at usa skuldi vera tann næsta landið mann læt up sendistovul og eg haldi at so mikið máman kunna hava felags reglur um at mann veit tá heim stjórn kemur til hvat er tann næsta sendistovun vit ætla at lata upp fólk blívaú púra paffa um at tá ið knappligat var ísrael men tá ið tað er sagt so so sigi at nú er sendistovan har og vit eiga at brúka teir møguleikar sum liggja í tí men eg haldi ikki at tað er rætt at mann ikki klárar at semjast um raðfelgina av hvørjum senstovum skuldu koma tvørtur um samgongu tað tað eg meini við at uttanrikspolitikkur eigur at vera felags so tað er spennandi við einari sendstøðu í í í ísrael men tað er ikki tann sendistovan man politiskt hevði lagt út í kortið skuldi vera fyrst so er tað hetta við støðuni í mun til trygdarmál vit hava fingið ein radara skal setast upp nú og heilt uttan mun til hvat verður sagt so er tað eingin ivi um at hava fólkatingið sum avgjørdu at seta pengar up til at byggja radar í føroyum áðrenn føroyska løgtingið hevði hoyrt so mikið sum eitt lítið eitt einast orð um tað altso hatta er bara tað er bara veruleikin sum ein av mínum politiskum kolegum plagdi at siga og tað kann tað má ikki koma fyri at tað má ikki koma fyri at fólkatingið situr og viðger játtan til ein radara sum skal byggjast upp í føroyum altso har mátað vera soleiðis og eg altso vit mugu gera alla skipanina um soleiðs at vit tryggja at tað ongantíð kann henda at danir ikki iki t hava eina heimild til at samtykkja pengar ella byggja ein radara í føroyum so kann mann veljat kalla tær herna radara ella okkurt annað men tað er ein radari sum sjálvandi skal brúkast í samband við verjumál trygdarmál og harvið eisini hrnamál so harra formaður eg skal bara brúka tað seinastu sekundini tí so elia nógv annað mann kundi farið inná eg haldi spennandi við hesun her tankunum um arktis um miðdepilin har og og tað at vit eru ein stórhavstjóð og vit kanska skuldu gjørt meira burtur úr tí men eg fari enda við t heita á landsstýrismannin um at mann veruliga setti seg niður og fær langtíðar semjur um uttanrikispolitikkin soleiðis at vit standa nógv sterkari undir teimum ógvuliga avmarkaðu fyritreytunum vit hava at gekka uttanríkispolitikk í føroyum takkfyri
ja takk har vóru nakrar viðmerkingar jaspur langaard ger
esovæja takk fyri frú forkvina tað sum eg kanska beg merki í tað var tað at bjørt samelsen nevndi hetta her at tað kemur eingin forsatis ráðharra at arbeiða fyri at føroyar skuldu taka loysing tað tað virkar nokk so løgið at koma á eina slíkari staðfesting er trúgvi helr iki oriliga men eg dugi hilikkiat skilja hví teir skuldu fara at gera tað skulu vit taka loysing ssu gingið út frá tit nakað við gera her tað fara ikki at biðja danskarorðnara fyri okkum ø so nevndi hen hetta her við at at vit at vit eru ring at plasera men eg haldi ikki vit eru ringa plasera eg haldi at vit eru eitt øgiliga sterkt og eitt stolgt fólkaslag v við sterkum og mentanum ein sterkum vinnulívi og einum sterkari plasering við einum sterkum áhugamálum eg haldi at vit eru í allar mátar bæði nemm og góð at plasera og kanska liva vit í beint nú í heimsins besta og ríkasta landi í einari konsiratión sum vit hava livað við og undir í nógv ár eg meini hvat er problemið takk fyri frú forkvina
ja takk bjørg saman saman ger so væl
ja problemið er øgiliga eyðsýnt tað sum eg segði røðu míni ati skiftandi stjórnur í føroyum hava sagt seg arbeitt fyri eftalimaskapi men hava rent pann ímóti múrinum beinanveg og har er svarið øgiliga greitt jamen tit eru ikki ein sjálvstøð tjóð tit eru ein kanska okkurt av danmark tit eru so sjálvstøðug tjóð og tit eru heldur ikki í danmark og vit gera ikki avtalur við lond sum ikki eru í sjálvstøðug ella sum ikki onkursvegna kunnu prógva at tey hava ein sjálvstøgan uttanrikispolitikk tað er trupulleikin og so leingi um mánn snakkastær av sum jaspur langaard ger so koma vit ongan vegin so fara vit at blíva við at hava slík kjak sum tað fyri at hendan veg tá ið einstøða sita tað ferði handaður t ið ann onnur stjórn situr lurtað eftir uttanríksráðnum hann brúkti rættiliga stórar partar av sínari tíð til at leggja politiskt eftir onkrum og tað kann mann gott gera tí at hann tekur sær sikkur tikni tá imum er atfinningarsamur men eg haldi uttan mun til hvør sit sum uttanríkisrárar so eiga vit at standa saman um okkara uttanríkispolitikk og vit eiga at vita tá ið vit fara eftir tingunum at allir flokkar standa saman um at røkka hesim málinum heldur enn nettupp sum jaspur langaard at arbeiða ímóti og siga jamen tað er ordiliga gott at danir sleppa a bestemmahalst fyri okkumtakkfyrii
ja takk bjarni kára son petersen ger so væl
takk fyri frú forkvinna øgiliga samdur við nógv av teimum um ikki á øllum punktunum sum bjørt samuensen hevur ført fram í sínari røðu nú var h nú endaði hann akkurát við hetta her við at tann føroyski uttanrikspolitikkurin hann má hava eitt bbroyttfólkaræðisligt mandat tað vil siga at tað skal onkursvegna vera kjøtfest ella forankrað í løgtinginum og eg nú hugsi kanska serliga um hetta her málið um hendan her verjiradaran lla hernaradaran ella loft eftirlitsradarin øh eg eri av tí sannføring at avgerðin um henda radarin er langt síðani tikin í á khristiansborg og eg haldi at restin er eitt sidur spæl fyri gallarínum øh tað trupla við hesum her er at inntil víðari so hevur hvørki jenisarana landstýrismaður í uttanríkismálnum ella løgmaður vátta positivt váttað at málið um um radarin skal ígjøgnum løgtingið altso tað skal atkvøðast um málið í sjálvt løgtinginum eingin hevur váttað tað enn veit bjørt samuelsen um nakað dømi har sum løgmaður ella landsstýrismaðrinog uttanríkismálin hava
ja takk bjørt samuelse
sengersovæltakk fyri nei tað veit ikki og eg haldi ræt um raddarmálið er eitt øgiliga gott dømi tí at har áttu vit at staðið saman tað er púra púra greitt vit áttu staðið saman og sagt að tað eigur ikki at koma upp á tal at tit viðgerð eina játtan í fólkatinginum um at byggja ein radara í føroyum áðrenn hetta hev verur viðgjørt í tí føroyska fólkavalda parlamentinum men hvat hendir tað blívur kríggj millum flokkarnar í føroyum og landsstýrismaðurin handleggur so eftir tjóðveldi sum hevur verið kritiskt og kanska øðrum við kanska eisini framsókn og og so blívur tað tt att stríta okkara millum og har kunnu danir so ipbøkst og siga ja ja men hygg her tey erikki ein gong samd um hatta áso ergul fo danir aftur øgiliga sterkt koyrt í hondini og tað er tað sum er okkara veikleiki tað er tá ið vit ikki standa øksklt í økslt og eru samanrunnin um uttanrikispolitikkin so hendir hatta og tað er tað kann eisini gott verða ati altso eg trúgvi upp á hevði man sligið nevan niður í borðið í landsstýrinum har beinanvegin sagt við viðgerast aðkihetta raddarmálið fyrenn føroyska parlamentið hevur havt tað til viðgerðar so hevði støðan verig ein heilt onnur nú haldi eg málið er enn tar akkurát sum bjarni kárasson sigur vit vita gott hvør niðurstøðan er langt áðrenn samráðingar og nógv av tíð blívur bara tíverri sum bjarni kárasum kallaiði teit spæli fyri gallarínum herfrá til endaliga niðurstøðan er tikin
sum eg gott kenni uppá føroya ja takk næstur at røða er torbjørn jacobsen ger so væl

yskur nationallistur og tað sum pínur er at føroyingar sjálvur tol ikki gronuna á sínum frælsum landsmonnum við trívast sum ein landafrøðilig pakatell okkum dámar at halda veitslu í næstaraklæðum vit hava ikki vit hava ikki brúsandi blóð í agrinum vit eru ikki tann serstaka tjóð sum polerýrsti um eitt gosfjall býrí hvøryum føroyingi tað dugar í dreymunum men tað brýtur iki út i sang o í út í mátmikla klæð æum tað ikki slarp bakk so gongur politiska skipanin í føroyum í tóm gongdin júst nú hevur samgongan enn einaferð staðfest at hon ynskir at halda fram við við at vera danskt brostabarn umvegis eina nýásetta danska ríkisveiting hetta hóast eg staðfest ví sjey tímmaseymi at veruliga skapanin í føroyum er størri enn í danmark fyri hvønn íbúgvan samgongan agerar politiskt vegna allar føroyingar sum siggoynar á drongurin í hvítbókini hjá eygunare maður í gvølvusson einaferð íslendski rithøvundurin var á ferð við lunnavagni ið svíkjaðu á sormonsleigurni kom hann at sita í eina kupp saman við einari segeinaramammu og tíggju ára gamla soni hennara drongurin við krunkasvarta hárinum og stóru eygunum varð farin at ressast tað lat áhaldandi íunum hann júkaði og júkaði um eitthvørt á einum óskiljandi málið og brádliga knappar mamman blusull og uppstingur aðrur hondini on um og syftir annað brøstir fram tíggju ára gamli sonur hennara síður alt tað sum hann orkar og tá ið hann hevur fingið seg ótystanum skúgvara bróstir frá sær og leggur seg afturá í setrinum og ropar eftir tað fær hann sæ heina sigarett festursær í og roykir sum um at einki var sjálvsaglari um tað vit mugu taka betri partar fyri okkum sleppa okkum av við hetar oitri ríkisvoytingina í bert hevur sum endamál at doyva okkum til politiskt letið fyri seks til sjey hundrað milliónir krónur um árið politisku instututtiónar og sjeyti til matrikkulin føroyar mugu flytast heimaftratrættarnar bara soleiðis ber tað til at virka sum ein virgdur partur í altjóða samfelagnum bert soleiðis fáa vit ræðu á okkara egnu viðurskiftum við lond úti í heimi á øllum økjum sum eru neyðug fyri at halda stand og væl tað í ógomlum døgum hoyrdi nú ein dagin at ein gitin í verksetari í fyrilestri fyri vakstrarforrómi løgmans hevði gjørt ta greiðu staðfesting at her er eingin vón um vøkstur uttan so at føroyingar tók taka politisku sakina í eygnarhendi skipað ein sjálvstøðan eina hevur vakstrarforrómið fingið eitt ordans vambakast av hesins skotríðu men politikkurin broytist eftir øllum at døma ikki fyrr enn onnur megin sleppur at sita við radiatorarnar ír tinganesinum er nøkur vón er nøkur vón grikkin antonis samarakis siður í einari av stuttsøgum sínum frá um ein mann sum legði sær leiðina inn á eina kafe hann settist legði á les síðani avísu og las sum alt tað sum fór fram í heimi um tað mundið um bardagar sum løgdu dapur á skuggara menniskju í krígsserjaðum londum um geislarvirkn ervaskaða í stuttum sagt um alt tað sum hann kendi so sera væl tómleika hann hevði onga vón hansara lív var úr enndó í annan ein røð av ósigrum hann helt fram við at lesa hefti seg við nær um alt sum eygu hansara duttur niðurá fátækra dømi hungur ótta flóttafólk nei eg hugsaði hann tað er alts eingin nvón fyri hesum heimi longuri síður kom hann fram til teir smáu lýsingarnar har onkur søknaðist eftir einum akfari og onkur annar eftir einum persiskum teppi tá tók hann lummabókin í fikkini sigur samarakis reiva blað úr henni og griflaði eina lýsing niður sum hann ætlaði at fara inn á blaðhúsið við havandi í kvittanum at heita á redraktoruni um at seta hana í blaði lýsingin var soleiðis orða søkt verður eftir einari vón niðanfyri setti hann navn og bústað tíðin hjá føroysku tjóðini sum danskt brastabarn eigur at verða farin ognú sitera eg aftur insjahan eg eri eiøroyskur nationalistur og tað eru haskar løtur tá ið hann ynskir óheftin yvir tað fólkaslagið sum eyðmíkti orð randi okkum í nítjan hundrað og tveyoghálvfems men tað einasta sum veruliga kasta nakað av sær og sum eg innas inni havi álit á er hiti dagliga vakra stríðið fyri tilveruni haðanis stavar dreymurin um tjóðveldið føroyar og hagaanis stava míni orð tá frakland varð hersett undir seinna heimsbardaga búði olein av mínum stóru politiskum fyrimyndum fyri tað mesta í london teir báðir chucil vóru ikki serliga væl í øgn ein a ferð mundu teir í sinnustøgu farið til hendurs søðan endaði við at cháchøl spurdi tú gol hvat og hvønn ið hann helt seg vera nú veit eg ikki hvørjum svari tú hevði roknað við men lat meg gera tær tað púra greitt

hendan frágreiðingin er ein magnfull staðfesting um at stundin er komin har til at landsstýrismaðurin jenis arana saman við fylgju vegna føroyingar gera eina ferð niður til keypmannahavnar og sigur hjálandakallinum í keypmannahavn eg eri føroyar takk fyri ja takk fyri hervóru nakrar viðmerkingar fyrstur er jákup mikkelsen ger so væl
frú forkvina tað er nakað sum tíðir at hetta var bjargingin hjá tjóðveldsflokkinum tí hetta er í totalari andsókn til tað sum tjóðveldið annars hevur interesserað seg fyri nú í nógv ár í øllum førðnum tey áðrenn torm jakobsen er ikki hevur sitið á tingi altso tjóðveldsflokkurin góðtók í undanfarnu samgongu at binda føroyar til danmark so leingi sum vit høvdu eina fígging av eysturoyartunlinum altso í tjúgu ár fram hvat heldur torba jacobsen um at tjóðveldiði hevur við til tað
ja takk torbia jakobsen ger so væl

ja takk jaspur langur
gersovæja takk fyri frú forkvinna og takk fyri torba jacobsen sera góð og og orð sum sjálvandi mynda nakað tað tú stendur fyri viring fyri tí tað sum eg havi eitt indur at spyrja vit hava í í líkasum hálvt annað ár vit hava sitið við raði havi hoyrt øgiliga nógv tjóðveldi tosað um hvussu nógvar milliardir tey høvdu avlopi frá frá sekstan til nítjan væl vitandi tú sætt bara inni partíð taðv ta tíðina men hvussu meinar tú og samstundis varð blokkurin ikki skorin á eina krónu hesi árini kann eg ikki undra teg nakað at at tað var júst tað sum hendi
takk fyri mann umtalar ikki ein tingmann sum tú veit jaspur langoy kanska tað til eina aðru ferð torvið jacobsen

garætakk fyri frú forkvinna nú var tað nú soleiðis at at tað verður sagt nokks o nógv um hetta her á tingsins røðara palli akkurát nú og tað verður enntá sagt at at onnur mugu út í tinganes fyri at taka nýggja avgerðir er tað ikki soleiðis at tjóðveldið hevur sitið í tinganesi í fýra ár enntá við við fíggjarmálinum við róðri og tikið ímótir øllum tí blokki sum fáast kann fatur á blokkurin var meira enn tað yvirskot sum mann fekk hesi fýra árini men taska hevði tað við øðrvísi visti torgun jacobsen sat men eg eri bangin fyri at tjóðveldið síðu mest e ropar harðast tá ið tað kemur til oaog tekur ímóti øllum sum kann fáast uttan fyri landoynnarnar altalttakk fyri frú forkvinna
ja teir beða jacobsen ger so væl

ja takk fyri næstur at røða er løgmaður ger so væl
takk harra formaður tað eri ja eg eg má siga mær eg vevði ikki heilt óvænta at kjakið fór at snúgva seg um tað sum tað sær út tilat fara at stúgva seg um her í dag hetta er hóast alt um uttanríkispolitikk og ikki um kann man siga at finna forðingar fyri uttanrikspolitikkinum heldur an vit hygja eftir møguleikunum men sjálvandi brúkar mann høvið kanska til at siga tað her ber einki til tí so hevur man jú vunnið slagið við at siga her ber einki til uttan at taka loysingina men so einfalt er tað ikki tað vita vit øll visi vit hyggja eftir hvat vit í føroyum í dag hava rásarum til í mun til ja eg kann bara fara tíggjuár aftr tíðina eg kann frá tjúguár aftur tíðina so er tað ein himmalvíðmunur tí at vit útvikla alla tíðinar útvikla ríkisfelagsskapin vit útvikla møguleikarnar í ríkisfelagsskapinum tí at sambandsflokkurin meinar og heldur at vit í einu ríkisfelagsskapi standa sterkari á øllum frontum bæði her heima í føroyum úti í heimi samla í ríkinum við møguleikum til føroyingar allastaðnis bæði í føroyum í danmark í es í grønlandi í øllum europa og kanska víðari úti heim eisini tí heldur sambandsflokkurin at tað er rætt at verða verandi í ríkisfróðsskapinum at aðrir flokkar beginna at ivast og halda við og fara upp á hasar her spælireglarnar um at einki ber til uttan taka loysingina tað mugu so aðrir flokkar um men sambandsflokkurin heldur at tað at vera í ríkisfelasskapi gevur nakað og tað gevur meira og er ein stórur fyrimunur fyri allar borgarar í føroyum og vinnulívið fyr dansaskyld tí kann mann siga eri eg sambandsmaður og tí stendur sambandsflokkurin framhaldandi sæst við síni sjónarmið um at vit í føroyum eru best tænt við at vera í ein ríkisfelagsskap tað sum r so er umráðandi tað er tað at vit sum ein samla politisk skipan stendur saman um at vit vilja føra okkara egna uttanríkispolitikk á teimum økjum har vit hava okkara egnu áhugamál og tað stríðið royna vit at taka í landsstýrinum í samskiftunum við donsku stjórnina so seint sum á fundi við danska forsótasráðaranum herfyri tá gjørdi eg aftur vart við at vit koma ikki longur á embatsmannastigi tá tað kemur til uttanríksfolitisku heimildarlógina her skal ein politisk avgerð takast og tann politiska avgerðin trygv mær hon nærkast ikki minst aftaná vælið í grønlandi har vit sóðu tað at teir flokkarnir sum núsita valdið í grønlandi eisini nokk fara at trýsta meira á ta leiðina um at fáa størri kann mann siga ræði á sínum egnum viðurskiftum tá tað kemur til at gera avtalur og samstarv út í heim so tað kemur eisini at trýsta á og hjálpa okkum her heim í føroyum at koma á mál um at fáa enn størri frælsi tá tað kemur til uttanríkispolitiskar avtalur og annað so tað skal ikki ganga lang tíð trúgvi eg áðrenn vit hava fingið størri møguleikar tá tað kemur til okkara egnu áhugamál út í heimi tað er eisini ein góður deologur á øðrum økjum og lat meg byrja við at siga atsíðani hendan samgongangan vilasean etó við sum løgmaður má eg siga at áðin fyri føroyum hevur verið sera stórur frá øllum teimum stóru veldunum øllum stóruveldunum í heiminum og kann mann siga tann viljin til at koma inn og gera avtalu við okkum hevur eisini víst seg í verki vit sóu jú tað at uppá eg vil siga uppá rekordtíð gjørdi jenis a rana á landsrsum aevr uttanvíksmálum eina avtalu ina samstarvsavtalu við usa og eg tori at pástanda at hetta hevði ikki hent fyri nøkrum árum síðan hví hendi tað nú jú tað hendir tí at vit verða sædd sum ein partur av vesturhoyminum við verða sædd sum at vera ein góður stabilur samstarvsfelagið og tí og og og tí vil usa nú gera nakað gott afturfyri við at gera eina skjóta avtalu við okkum soleiðisnar at vit eisini síggja at tað er nakað fyri nakað so tá onkur sigur tað er eingin vinir tað er einki gudwil í altjóða politikki so eri eg ósamdur tí tað er tað sjálvandi er tað tað og vit kunnu eisini fara víðari út í hini stóru vøldini vit síggja tað góða samstarv vit hava havt við kina serliga handilsligu økunum har vit hava flutt størri og størri part av okkara útflutningi fer tann vegin ein rímiliga væl betalandi marknaðurum ríkumarknaður eftir hondini vit hava havt serstakliga gott samstarv við russarar í nógv ár og serliga kann mann siga tá es beikottá er føroyskar fiskavørður undir makrelstríðnum tá kom tann handilin rættiliga fyri seg og tók ordiligt miðgásið og tað gjørdi so tað at vit komu styrkt burturúr støðuni at blíva beikataðir á egu og trygv mær eu veit nú at tað var ein feilur tí úrslitið av tí er at nú fáa tey ein so lítlan part av okkara útflutningsfirði at tey hava eina avbjóðing og í tí síggi eg møguleikan fyri at vit har kunnu brúka ta høvið til at siga við eu og tað tann diologurin er í gongd at nú er okkara partur í samhandli tykkara so lítil tí vit hava so góða atgongd aðrastaðnis so nú er ynski um at fáa betraða atgongdina við eðulmarknaðin enn ov meira relevantrennhanhevur metir nokk at vit sum ein samstarvshava verið ein góður samstpargóður samstarvsfelagi og gjarna eisini í øllum málum sær okkum sum ein part av vesturheiminum og tað trúgvi eg er eisini eitt guddvil sum vit eiga á kontíðini tá ið vit fara í veruligar samráðingar við eu á tí økinum hevur eitt samskifti verið í sjálvandi í fleiri ár men serliga ta síðstu tíðina hevur eitt brævasamskifti verið millum meg ella løgmann og og og nevndarforkvinnuna í eu og tann diologurin hevur verið rættiliga jaligur og tað eur verið ekkað eisini aftur frá øðrum lond ella frá londunum í eu í sendimannahøpi og tær hava verið øgiliga jaligar og tí havi eg eina vón til at vit kunnu um ikki so øgiliga langa tíð set okkum veruliga við borðið og fáa viðgjørt betraðar handilsavtalur eisini millum føroyar egug

tá trygdarpolitiska so er eingin ivi hjá mær at vit eru ein partur av vesturheiminum og vit kunnu ikki kann man siga blíva við ati flúgva undir radarunum og halda okkum eitt sindur kørr og lata vera við at taka støðu og so víðari og ta støðuna eru vit komin í nú nú skulu vit konkret inn í ein mál

vilja vit føroyar við hesum prógva at vit eru ein partur av vesturheiminum vit vilja tryggja kann man siga at vit vita hvat gongur fyri seg her so hava vit møguleikan nú men vit kunnu eisini lata vera og siga nei takk men eg trúgvi bara ikki tað er rætt at gera eg trúgvi tá eg man parturin í felagsskapi vil mann vera partur av vesturheiminum so skal mann luttaka fult út í vesturheimi sjálvandi vilja vit framhaldandi hava gott samstarv handilspolitisk samstarv og annað samstarv aðrar vegir til søll stórveldini og tað er einki sum tíðir upp á at ein slíkur radari tí tað standa hópin av teimum runt um hevur nakra ávirkan á handilspolitikk og samstarv annars millum londini tí hetta er ein sjálvsagdir partur kann mann siga av viðurskiftuni heiminum at tú hevur yvirlit yvir hvat gongur fyri seg í tínum loftrúmum og kringdi so tað tað verður sagt sum ein púra natúrligur partur og tað er sjálvandi harmiligt haldi eg ati tann støðan stekkur seg upp nú møguleikarnir síggjast í arktis har mann annars stendur rættiliga væl saman og hevur roynt at havt ta sum eitt lásspenningsumráði at tann røringin sum er í allíkavæl kann mann siga onkursvegna sær út til at londini beginna eitt lítið sindur ati kallar tað at spæla við muskunum ella at vísa seg eitt sindur fram meira enn tað hevur verið vanligt í hesum økinum í fleiri ára tíggju r eftir hondini men tað er bara tann veruleikin við mug fyria halda okkum til og vit eiga tá og hava møguleikan nú at vísa at vit eru veruliga ein partur av vesturheiminum so nú veit g ikki um ne steðgur her

ókey ja hatta var ikki so nakað álvoðligt so vit koyra víðari men tí trúgvi eg at tað er týdningarmikið at vit kannman siga politiskttaksa støðuna og hjá mær er eingin ivi um at vit eru ein partur av vesturheiminum eg veitikk hendur ika okkurt
ja vit steðgaðí ja vit tað kann vksat hann steðgar hert ítat emetasolgarja ger so væl at halda fram løgmaður
ja øh takk frú forkvinna nú var ein lítil steðgher tað var vað vehvan eg áttan fyri h men ja eg var komin til hetta her at tað er neyðugt ella nú hava vit so kann mann siga ø nú skulu vit tila taka eina støðu og tað haldi eg er gott at vit eru komin har til og siga vit nei her heima so verður eingin radari og tað haldi eg vera skeivt og tí er mín vón at vit her á løgtingi taka ta røttu støðuna og harvið vísa vesturheiminum at vit eru verulig ein partur av vesturheiminum tá tað kemur til tað praktiska í tí so hevur verið róð framundir frá ávísum flokkum at hetta her skal viðgerast í løgtinginum og ikki bara uttanlandsnevndini og eg havi áðurmeldað út at eg haldi at tað e rættast at slík mál sum hava hendan her týdningin av hetta her trúnaðarupplýsingar og so víðari og at vit her í føroyum eiga at vera varin hvussu vit fara at praktisera tey viðurskiftini her heima tí hevur mítt upplegg verið at vit hava eina uttanlandsnevnd og eg nevndi at mann kundi víðka heina soeðisr at allir flokkar vóru umboðaðir so veit ikkum mnn skal gera hna størri ella um mann skal bara tryggja at allir flokkar blíva umboðaðir óansæð umd tær ein tinglimur ella sjey ella átta tað kann kanska vera eitt sindur ójavnt íti í í tí nevndarbýunum vis tað er men óðansæð so meini eg at slíkir upplýsingar sum kunnu koma fram tá vit viðgera trúnaðarupplýsingar eru jú ikki eygna til viðgerð í løgtinginum hyggja vit eftir í øðrum parlamentum so verða slíkir spurningar viðgjørdir í einari nevnd í einar uttanríkispolitiskari nevnd har mann so viðger tað í trúnaði og har flokkarnr umboðaðir og so tekur mann støðu millum stjórnurnar og parlamentið í tí forðhaiin tí mugu vit fara øgiliga kann mann siga varliga til verka nú tá vit royna atskapa okkum eina siðvenju um hvussu vit viðgera slík mál og tí haldi eg tað sum eg dugi at síggja í løtuni er tað rættasta tað er at viðgera slíkar spurningar millum landsstýrið og uttanlandsnevndina og so má mann ganga út frá flokkarnar sum samskifta við sínar uttanlandsnevndarlimir og taka støðuna harugfrá tað er so mítt uppligt til hvussu vit kunnu loysa ta avbjóðingina ø tað sum eisini er hent hesa her síðstu tíðina er at vit ja mann kann siga tað hóast kammansiga uttaníslelska heimldarlógin longu varð samtykt í tvey túsund og fimm og avtallgan gjørd tá so kann mann staðfesta í dag at tað hevur ikki verið kanska praktiserað soleiðis nær sum tað leggur upp til tá og tí skal meg vónvera og tað sær út til nú at vit eru komin eitt stig rætta vegin ella rættiliga nær tí loysnin sum vit ynskja her heima og tað er at vit verða kans mann siga fult hava ein fult virknan leiklut til støðutakan um hvat skal henda og verða kunnaði um alt tað sum hendir kring okkum soleis at vit ikki bara standa spyrjandi hvat var tað nú sum hendi her í føroyskum sjóøki ella føroyskum loftrúmi ella hva veit visti er nakar føroyar at gera so verða vit her eftir fult kunnaði og tað samstarvið er so smátt byrja tað er eitt rúm eitt serligt rúm gjørt eisini úti í tinganesi sum trúnaðarupplýsingar kunnu liverast ígjøgnum og samskifta í trúnaði millum londini og tað skal síggja sum ein partur av tí ætlanini at vit skula kunna fáa kanmansiga trúnaðarupplýsingar tá tær viðurskiftir sum vit koma á føroyum so tingini flyta seg tey flyta flyta seg rætta vegin og vit fáa størri og størri kann man siga ræði á øllum teimum ynskjunum sum vit hava yvir fyri donsku stjórnuni í hesum førinum so tá flokkarnir her inni meir og meira hoppa á loysingarkann mann siganei eg man kann ikki siga tað orðið sum e ætlaði at siga nú loysingarretorikkin lat meg siga soleiðisnar um at einki ber til uttan taka loysing tað haldi eg vit síggja ár aftan á ár áraíggjur aftan ár tíggjur at vit fáa tað sum vilja hava tá vit her heima í føroyum standa við okkara og siga hvat fyr i ynski vit hava hin spurningurin um loysingsamband hann haldi eg vit eiga at taka her heima og onga aðrastaðni eisini bleid da róð framundir at nú var norðurlandaráðið ein avbjóðing ríkisfelasskapur var ein forðing fyri at verða limur í norurlandaráðnum tað er annað upp á hvussu útleggur tekstin tí hesin forsavtalan kann jú eisini broytast tað er ikki bara ríkisrættarligastøvan skal broytast men helsin forsavtalan kann broytast sog tað er ein limaskapur tað er ein ein ein ein ein samanseting av nøkrum londum sum hava valt at vit samstarva ella hava limaskap í norðurlandaráðnum og so luttakaðu vit aktivt í tí partinm sum gongur fyri seg har tað er nærmari at broyta enn ríkisrættararstøðan í føroyum so nú er tíðin farin so eg fari at takka fyri
ja takk her er nokk so fitt av viðmerkingum bjarni kárasen petersen
gersovæltakk fyri harra formaður nú kunngjørdi løgmaður kunngjørt fleiri ferðir eisini upp undir valið fólkatingsvalið o løgtingsvalið at man ætlar at dagføra uttanrikispolitisku heimildirnar og tað stendur eisini í samgonguskjalinum og nú tvey ár seinni kann mann staðfesta at tað eru ken serliga nógv í øllum førum ikki í mun til hvussu broytt tað ynski er politiskt frá øllum flokkum inni í tinginum tað haldi er eitt sindur keðiligt at eitt mál sum hevr so breiða undirtøku liggur so ættarlaga í røðini fyri hvat mann ætlar sær a gjøgnumføra hetta valskeiðið øh tá ið tað er sagt so haldi eg eisini eitt eitt øgiliga trupult mál í hesum her føruum eg haldi at løgmaður ger tað til eina falska dekotomi at siga at vissu mann er fyri radaranum sum ma fyri vesturoymin o vismann í móti radarunum sovornum mótivesturroyminum sum om mær ikki er eitt triðja alvternativ vit eru væl før fyri at hava ein sovorðnanradara um tað skuldi verið neyðugt eg haldi ikki tað er ein givin fortreyt at danska verjumálaráðið at danska stjórnið skal seta ein upp har eftir uppforging frá nato ella usa ella nøkrum øðrum men so vit vilja gjarna hava ver ein partur av versamgonguni

gsæja ø takk harra formaður ja eg eg eri eg havi kanman siga fulla virðing fyri sjónarmiðunum hjá bjarna kárasum petersen og eg eri eisini har at er tað soleiðisnar at ein slíkur radari eg kommersiellur og tað veit eg at landsstýrismaðurin fer at taka við í teir samráðingarnar fer í gongd við at er tað soleiðis at tú kansn síggja nakað kommersielt í hesum radaranum so eiga vit í føroyum sjálvandi at standa fyri tí men eg má siga sum her eg havi nokk ein varhugan av í løtuni uttan at eg hava nakað havatað í at tað verður øgiliga trupult at fáa eina fa rætning á eina postur at fáa rætningí hendan radaran men er tað soleiðis at upplýsingar vit vita ikki tað kann jú vera at tað verður brúk fyri tí í sambandi við ja ilamosk hevur so eitt prosjekt har hann skal veita internetssamband kring allan knøttin við fylgisveinjum ogsovíðari tað kann jú era at tað kann blíva ein inntøkuskapan til henda radaran uttan at tað er okmin við tí men tað kann vera at tað kann hugsast tað kunnu vera onnur prosjektir við rýmdarrýmdarrakettum og so víðari tað kann eisini vera kommerskeltpositivt vissu tað er støðan og tað veit eg at landssýrismaðurin fer at taka upp í samband við samráðingarnar so er eingin ivi um mínar verð ar so eri at vit at hava tann kommensiella partin her í føroyum

takk fyri fyri forkvinna til henda spurningin um almenni og ikki almendi í sambandi við friðaratarum sum løgmaður kallað tað tað haldi egk vera nokk so stuttlig orðing minnmestun um um um umskrivingar sum mann brúkar í ikki demokratiskum londum tá i mann skal teimann skaltái mann skal umrøða ting sum mann vil hava ljóðað annaðleiðisen tað sum tey veruleikanim eru mensambært tingskipan so ber til at hava tingfundir fyri ættrlattum hurðum g í trúnaði so tað er eisini eitn møguleiki bara sum upplýsing til løgmann it kundi hugsað mær vita um løg veruliga ætlar at loyva fremmandum valdi at gera sínm ávirkan galdandi hepa heni í føroyum uttan at parlamenti uttan á løgtingið sum eru sett at umboða fólkið hevur fingið innlitið tað tað hóa mær ikki sama seg akkurát sum er og so ein ein lítlan spurning afturat e landstýris maður uttanríkismálin hevur sagt at mann kann ikki samanflætta handilsháttmálaviðurskiftir og samráðingar um trygdarmál
ja løgmaður ger so væl
ja øh takk harra formaður emá ikki gloyma tað við loyloyniligum fundum ogsuvíðari men taka tað síðsta fyrst vist vist er hettaher at vit skulu siga tað ókey skal ein radari upp her so skulu vit hava ein handilssáttmála við egu staðin fyri men so sigur onkur jami hvat so við handilssáttmála við ja restina av vesturheiminum og sovíðari tað vil siga at tað blívur eitt øgiliga stórt spæl men eg var inni á tí í mína røðu og sigi tað at einki eitur gudvel í altjóða politikki tað eri eg ósamdur í ítí liggur at eg trúgvi uppá tað at vita verður ein stabilur góður samstasspartari í nógv ár og framhaldandi vera tað so er tað eitt gudvel um mann vil ta el ikki tað er ikki uttan grund at vit fáa eina samstarvts avtalu ið usa upp at standa upp á onga tíð støðan her hon avspeglar ein partur av tí ja men tað t vita var ein góður sta bilur samstudsmarr spælir væl eisini inn tá tað kemur til hitt eg gangi eg gangi fullkomiliga inn fyri fullum opinleika í almennu skipanina alt skal tola dagsins ljós men tá tað kemur til hesi viðurskiftini trúnaðarupplýsingarar annað so liggur tað í tí at er trúnaðarupplisingar tað skal ikki varpast út allastaðni ja eg veit um møguleikar ar hava loyniligar tingfundir tað er ein møguleiki avgjørt sum er í viljur til at fara inn og viðgera skulu vit taka tað tá ð vit v
gera til dømis eina støðutakan ja um radarin ella um onnur viðurskiftir ella skulu vit orðna tí samskiftu millum uttanlandsnevndina og landsstýrið tað eru so teir møguleikanir vit hava higartil ja takk ja takk fyri ja mær hevði nokk so nógv og tit vóru annuk hovsen gjørt væl
ja takk fyri frú forkvinna ja eg haldi at tað er gott at hoyra løgmann siga tað at mann hevur ið hyggja at endurskoðan uttanríkispolitiskuheimandarlógina at mann fer inn atbroyta hana soleiðis at ok kunnu fáa meiri rættindi og meira atgongd til altjóða marknaðir millum annan hetta her við helstin forsavtandi rætt sum bárður nielsen sigur tað er har ið skógvurin trýstir tí at danmark hevur ikki sett seg ímóti og eg trúgvi eisini man hevði fingið eina avtalu við danir vist tað var ai hesin forsavtalan bleiv broytt tí hini londini eitt nú svøríki og finnland hava trupulleikar áv síðnum hjálondum øh men mín spurningur til løgmann er hvat er status í málinum umfjarskifti og trygdarviðurskiftini hjá okum núg hoyrdi okur herfyri at danir vilja blanda trygdarviðupa í fjarskiftisøki hjá okum sum okur hava yvirtikið hvat liggur tað málið ella hvat er status ítt í málim

ja takk fyri forkurina tá tað kemur til cybersecurity so er eingin ivi um at tað er blívin ein kann mann siga eg vil næstan siga tað eg vænti at tað verður brúktar minst líka nógvar resursir upp á cybersecurity sum hernavarð trygd og annað minst líka nógv um ikki munandi meira kring knøttin og tað er ikki uttan grund tí at alt blívur meira og meira talgilt alt blívur meira og meira stýrt kann mann siga fjarstýrt um eg so má siga og tá tað er fjarstýrt og er á netinum so kann tað jú blíva hækkað og tú kanst fara inn og stýra vit hava sæð nógvar keðiligar kann mann siga filmar um hvat kann hendi í einum sovorðnum støðu og tí er tað mann fokuserar bøkið og tá tað kemur til at her hvat er trygdapolitikkur eg teli ikki trygdapolitikkur í føroyum sum er háaktivelt har hava vit so higartil sagt at tað er eitt føroyskt yvirtøki í málsøki vit vilja lóggja ov her í føroyum um tey viðurskiftini tað var vit hildu fast við og tað er ein dialokur í gongd við donsku stjórna um hesi viðurskiftini
ja takk so er tað beint á løgu ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna eitt argument hjá ssamgongufólkum bæði í sambandsflokkinum og í miðflokkinum hevur verið at hesin radarin hann verður treytaður av at eisini danir so eisini arbeiða fyri einum handilssáttmála vel fríans sáttmála við við es og herfyrri var danski forsatsráðrin úti og segði at tað kom ikki upá tal at samanvinna tey bæði málini tað er hvør sítt mál radaran og handilsavtalan tað vil sja at samgongufólk sigat radaran og handilsavtalan hanga saman danski forsætasráðurin sigur at tað eru tvey ymiskt mál radaran og handilsavtalan tí hugsaði at spyrja løgmann er hann samdur við samgongufólkunum ella er hann samdur við danska forsætasráðranum takk fyri frú forkvina
ja takk løgmaður ger so væl
ja øh takk fyrú forkvinna til beint telova jacobsen gjegur forkvinnuna so er einki óvanligt í at politikarar er ósamdur og tað at danski statsministarin kann man siga meinar okkurt annað enn tað sum tinglimur her heima meina ð tað undrar ikki meg men tá tað kemur til spurningin til skulu vit samantvinna tað so er tað spurningurin hvussu tætt samantína tað sigur tú tað her og nú ókey skulu vit her í parlamentunum í føroyum siga ja til at vera villig til at ein ein radari verður settur upp í føroyum sum eftir mínum tykki er ein einfriðaradari har eg føli meg tryggari við at vitagongur fyri seg upi yvir høvdun ámar enn ikki at vita tað so eg fái eisini gagn av tað føroya land fær eisini gagna av hasun radaranum so eg vil siga at tað er skeivt eftir mínum tykki at siga tað vissu radarin skal upp so skulu vit hava ein einafríansavtalu við eu men hinvegin at mann sigur tað fáa vit ein radar upp í føroyum so trúgvi at atgongdin til eina fríans avtalu liggur nærri enn um mann ikki kemur upp tí so vænti eg tað verður kant man siga verða vit ikki kanska sædd sum ein fullella t fultvilligt land til at vera ein partur av vesturhoyminum tá trúgvi g vit fáa nógv størri barnsvil enn gott her
ja takk so er tað kristian andrea
asedæ takk fyri eg eri samdir við løgmanni í tag síðsdagi sum hann nevnir her tað sum vit mugu spyrja okkum sjálvi hvat gagnar føroyum føroyar eru partur av vesturheiminum og hava verið partur av nato síðani seinna vera tað bardaga og okkara felagsskapur við nato-lat hevur vitað tryggja frið í europa í fimmoghálvfjerðs ár og tað vit notið gott tav og vit mágu spyrja okum sjálvan hennara hatarin hvat tænir føroyskum endamálum fær tað tæna føroyska endamálini at melda kkom burtrúr tí sjolidaritetimum vit hava verið í samum vesturheimum seimsárini tað legðir mær ivast í so sjálvt fylgsit at eiga føroyar at halda fram í tí felagsskalpi vit at verið í i og so vit hava notið so gott dag sum tey leggja friðarligt takk fyri ri forkinna
ja takk løgmaður
ger sovælja takk og til kristian andreasen gjøgnum forkvinnuna ja eg eri púra samdur at sjálvandi hevur tað týdning og mn kan siga hetta er eitt sindur soleiðis tær eg skal ikki siga tað at fyrr vildi mann vit vilja halda seg aftur og sleppa undan at taka støðu men tað kundi ofta tikjast sum um at vit eru í føroyum politiska skipanin heldur vildi sita aftanfyri og lata vera við alment at taka støðu men nú eru vit komin her til at vit hava fingið at vita nú hygger ger so væl skuldu vit hava ein radar í føroyum ella ikki siga við nei so verðr einki radar siga við ja ja so kemur hann í mínari verð er eingin ivi vit eru e partur av vesturheiminum og vit eiga at greitt að melda út ja og vit eru ein fullgildigur partur vit vilja gjarna hava ein friðaradara í føroyum sum ja eftir mínum tykki gevur mær eina betri vitan og er til gags fyri føroya land og alt tað føroyska samfelagið eisini fyri at síggja hvat gongur fyri sepi yvir okkum
ja takk so er tað jaspur langur ger so lágv
ja takk fyri frú forkvina innanfyri strategi hjá arktis ella langtíðarætlan so veit eg at tað hevrður arbeitt á ymiskum frontum mann hevur arbeitt í útnorðuráði hevur arbeitt við sínari ætlan norðurlandaráðið hevur arbeitt í sínari ætlan og danmark og føroyar og grønlanda hava vit hava arbeitt í síðnurætlan hvussu klára vit at tryggja okkum at tann arktiska langtíðarætlanin tænir føroya fólki so væl sum til ber

ja takk fyr forkvina har er tað soleiðisnar at man kann siga tað at nú havi eg verið nakrar ferðinar saman við grønlendingum ella undanfarna grønlendska landsstýrisformanninum og eg vil siga at hann var rættiliga greiður í sínum útalisum bæði ja almen hannhevur verið alment framman við tí eisini og á fundum og í norðurlendskum høpi og sovíðari hann sigur tað bart út vit eru á arktis ríkisfrólaskapirn tað er tað sum grønlendingar varpa út men mann kann siga tað at vit liggja eisini her tíbetur vitikki minst við tá landsstýrismaðurin í uttarnigismálinum nú víðkaði sokkulin hjá okkum so kom v inn um polarfirkun eisini og tað styrkir hjá okkara støðu í arktis eisini tíbetur men pluss tað at tann vit eru ein ein siglandi tjóð og vvit vita at tað fara at koma munandi størri trafikkur hendavegnar kringnorðuratlanshavið og sovíðari og tað eiga vit at gera alt fyri at hava eina strategi fyri hvussu lofta vit hesum hvussu fáa vit fleiri umvælingar henda vegnar hvussu fáa vit ja kanska manningarskiftir og hvat veitu allir tær tænastuveitingarnar sum eru til slík slík viðurskiftir tá tú hevur skip siglandi so tætt við sum tey fara at koma í komandi tíðina
takk so er tað magnus rasmussen
ger sovæltakk fyri frú forkvina ja væl vitandi at tá ið tað handlar um samráðingar so kann tað taka tíð uttankispolitiskaheimildarlógi er eitt sum verður mann sigur samráðast um men so hugsi eg eisini um het her við at betra marknaðaratgongdina fríhandilsavtalu eg kundi hugsað mær gjøgnum forkvinnuna at at kanska løgmaður greiddi frá hvar eru vit stødd í hesun her hvussu langt eru vit komin takk fyri

tá tað kemur til evu so er tað so star at vit hava havt hetta samskiftið niður beinleiðis niður til evu skipanina stuðlað av danska forsætstráðaranum so tað ikki skal vera nakað missiliga og harummillum at mann ikki hevur stuðul kann mann siga í øllum ríkjunum tað hevur mann fingið staðfest og tað hevur verið jaligar afturmeldingar tað hevur verið jaligar afturmeldingar frá øðrum limalondum í evuveitsuni og tað nýggjasta er at ætlanin er at hava ein serráðgeva í føroyskum viðurskiftum niðri í evosystemunum sum er okkara kanal inni í evosystemuni tað hevur manglað sum nummar eitt tað vil siga tá ið vit her í føroyum hava havt og vilja hava samband niður í evurskipanina so vit ikki vita hvar sláa vænta okkum til tí at har har er eitt øgiliga stórt system tað er tað er tað fiskivinnukommuniserin ella er tað handilskommuniserin ella hvar er tað vit skulu fara nú fáa vit so eina skipan sett í verk sum sigur her er tað vit hennvend okkum so verður tað tikið harífrá og tað skipanina gleði eg meg nógv til at síggja virknaran av tí tað er ein skipan sum onnur lond hava brúkt við rættiliga góðum royndum og eg vóni at vit í føroyum nú endiliga fáa flutt okkum fram á leið tá tað kemur til tættari og betri handilsviðurskifti við evu
ja takk næstur at røða er jóhan dahl ger so væl
hugaligt at lurta eftir hesum her eðaloraskiftunum har ið øll eru so samd um hvussu mann skal fáa føroyar fram á leið hóast kanska ati okur hava ymiskar hugsjónir politiskt um hvussu føroyar lænsara skipar reint tjørnarliga

tað at mann skal inn at gera nakrar tillagingar í okkara uttanvikspoliski heimildin og okkara utanvikspolitikki o tað trúgvi eg er er umráðandi fyri at føroyar kann gera seg enn meira sjónligt og enn meira galdandi á altjóða pallinum tað verður seg bæði handilsliga og etpolitiskt tí at eitt visti ti tí at heimurin er nógv broyttur síðan tvey túsund og sekstan tá ið trongurni til í usa tá kann mann siga tað at alt politiska mynstri bæði gopolitiskt og handilspolitiskt bleiv broytt púrasta og og síðan tá hevur einki verið normalt visti annknn kalla tað tað tað tog hava verið rímiligani ovnamálar umstøður politiskt runda um í heiminog síðan tá og tað sjávandi ávirkar eisini okum bæði handilspolitiskt og eisini gopolitiskt og eg ivist ikki tí at at okur harút frá eisini verða hyggja annalaiðisp á tingini enn okur gjørdu tað fyri nøkrum fáum árum síðani og tað er umráðandi hjá okum at vurdera hvussu okur koma frægast ígjøgnum hesi heri ymisku økini og trygja okum tæ bestu møguligu atgongdurnar eg hugsi serliga um tey handilspolitisku viðurskiftini bæði við europa bretland usa russland og kina og fjar eftir annars sum sum er í kempimarknaðir fyri okra fyri okra handilsvørur okur vita øll tað at tað sum føroyar hivur at bjóða tað eru fiskur úteftir okur hava ikki nógv annað enn tað at bjóða okur hava vitan nóg havn av ymisum slag frá okra fólki okra dugnaligam sjófólki og annars ay sum eru runt um e heimam og arbeiða men í í handilsvøruhøpi er tað fiskurin tað snýr seg um stórt og so kann mann siga men hvt hvat hvat kunnu hvat kunnu okur sum fáa frá øðrum inn aftur í landi ja tað er jú tað er jú tað sum okur handla til dagliga og eitt av teimum tingunum sum jeg eisini hevur verið nevnt her í dag sumvar ein eit eitt heitt epli eina yvirgangd og kanska tað enn tað var eisini isparturin fjarskifti sum sikkurt eisini frameftur kemur at blíva ein ein ein diskussión og hvussu tað skal handfarast frameftir og tað sum hevur við við seipatygdm at gera kemur til sipartygd og seiparsbays tað sum sumlbara sfvara inni á so er tað viktigt at okur helditkum uppat í tí sum es ger og ikki bara uatað sum danmark ger fyri at tryggja tær at føroyar ikki vera lestur fastur og koma inn á støðu har okur kanska koma ov heldriga fyri tá i oku kla taka avgerðir og og hondrera okra ting frameftir eg haldi at

okkum at fara inn at tíðlaga og dagføra okra uttanat pylgi heimildir sum okur settu í gildi við fámjiskjalinum og og øðrum skjølum í tvey túsund og fimm tað er neyðugt túgvi eð at gera nakrar dagføringar har eg haldtð eisin ter sera gott at okur brúka tíð og orku upp á ati hyggja upp á handilsavtalurnar nú hava okur sjávandi í bretland sum er ein ein avtala sum sum mann er noyd til at fáa at virka optimalt aftur aftaná ati at tær fóru úr es eg havi skilt t at tann æftans sum sum er í dag eg fakst eitt koppa í pastað á tí sum mann hevði áðrenn tað fór út tað sum var gjørt við es og eg trúgvi tað at tað tað eigur at vera neyðugt hjá uttanvílstænastuni at vónandi at kunna fáa eina avtalu sum er betri enn enn enn tað visti tað ber til eg trúgvi líka up á tað at tað hevur nógvur nimeun radarn at esidradarin í mjørkadali skal vera kurnakað sum kann geva okum nakað serliga atgong til ees tann sum trýr tíð trúgvi hanna rímiliga nóiva politiskt eg trúgvi tað er øgiliga viktit hjá okum at hyggja upp á tey londini sum okur virkuligani hava stóran samallur við og tey londini í dag eru kanska ikki teir bestu demokratisku partarnir av heiminum tað er kina og tað eru er russlandi sum er stór keyparar av okara produktum men eg haldi at mann fer eitt sindur skeivur vstmann vistmann vstmann bara sær hesi londini sum sum lond sum eru í gásaeyðum e hjá tanm politisku rekti ring at hava við at gera og og ikki vila mannarættindi sjálvandi eri tað forkert sum fyrigongur í kina við mannarætindin í daghali okur øl eru samd um tað sama við russlandi men mann má síggja eygun tað at tingini eru ikki bara svart hvít og okur noyðast ati duga at handfara eisini tey londini og okkura samsvara við tey okur gera tað við truskaland okur gera tað v russland okur gera tað íkina ogokur gera tað við nógvosa eigur heldur ikki vegen spesta barn sjáldum tað sínastsu altso tað má man endli ikki trúgva so at tað eru feilur og tað eru tað eru ting í øllum londum sum mann kann finnast at og eg trúgvi tað sum í kunnfurinum hjá okum ta er at hava góða evnu til at duga at at sigla millum skerini og fáa tað bestu loysnar út frá teimum umstøðum og givinar tveytúsum sum annars eru tað mán tosar um et tr við samastarvin í ríkinum eg haldi sjálvandi at føroyar hevur ein eina fantastiska góða avtalu í ríkinum eina fantastiska avtalu har okur sjálvur handfara okra handilspolitikk stórt sæð alt sum oku hava við at gera og tðer avtalur sum okur annars ætla at gera tað verðar seg fríantesadalr og aðrar teg verða gjørdar undir spjaldrarmerkinum av uttanhávsplikki á heimadalógini har ið slíkar avtalu vera umdrskrivaðar sum kongustingi í danmarkar vegna føroyar eg síggi ikki sjálvur nakar trupulleika í tí summi gera tað men eg haldi tað e ein fín loysn visti tað er tað sum skað til fyri at okur kunna fáa betri sømdur í tí støðu sum okur eru og ikki ríkinum sum okur eru í og er er partur av so ati tað haldi eg er sera gott tá ið tað kemur til sendistovur so haldi eg tað at tað er sjálvandi gott at okur hava runt um kring í teimum strategisku londunum sum okur annars sum okur annarshava hug til at samstarva við og tað verður e inglesivur íssrael jensarana eg helt bara sjálvur tað tá ið mann fór at snakka um ísrael at jadusaleimu kanska ikki var rætta staðið at at staðseta eina sendstovu av apolitskum orsøkum ella av av internatinalum politskum orsøkum men eg trúgvi tí tað at hava eina sens sum be tala við og vera aktivir har uttan iva eisini kann gagna føroyum upp á sigt eins væl táð kann gera tað í teimum londunum sum okur annars eisini hava sendstuvur í og eg eg haldi tað ati tað er umráðandi at mann sær úrslit av teimum sensum sum okur hava okur vita tað at at danir eri aktivir runt um í heiminum við sínum sendistovum og eg vóni tað at ta sensturnar sum okur hava sum okur hava at tær gagnnýta sjálvandi ta kervið sum er áteimum sentruu tur eru tí eri jú á donsku tm nakar av teimum men tað er ikki á klimsaat haldi eg at at at kunna trekka upp á tenetverki sum er har og gagnnýta teirri ta vitan sum er har tað veit eg frá frá eygnum eri faringum tí eg havi arbeitt nógv í hesum økinum og eisini tekta upp á tær sennisturnar sum hava verið har fyri at fáa marknaðarkanningar og onur ting gjørd so at tað er viktigt at okur kunna hava eitt gott samstarv teimnu vegin hetta við dfg sum eghvui verið nevnt fleiri ferð og og og hesin samstarvin millum føroya grøndlan oí danmark og at mann skal vera samdur tað er ja óheppið í ávísum tilfari serliga tað snýr seg um um samráðingar millum annað lømis kapp og lapadoru te økini har í fiskivinnusamráðingum har mann skal vera samdur um at kunna finna eina loysn og eg vóni tað at landssýrismaðurin kann finna eina uppá sigtina betri loysn en hasa ella ella ella eg má eg má siga ein ting til landsstýrismannsins rós eg heviongantíð hevði ongantíð vón væntað tað at eg fór að at tríggja tað at tað var ein ein miðflokka uttanríðisráðharri sum fór at seta áhol o sjógvinu í útlótslistun høpi men eg má siga atað t jenisarana hevur haldi eg gjørt tað sera gott sum landsýrsmaður ann hann hevur havt ein hepna hond og hevur jhann er jú ein snildur politikari tey vita okur øll og hann hevur nýtt síni síni evnur haldi eg sera gott í tí starvinsumanhevur havt her og tað haldi eg er útmerkað so ati eg vóni tað at hann fær framhaldandi ati arbeiða fyri at finna nakrar skilagóðar loysnir fyri okkara samfelag o bókaraland sumi sum fer at gera tað at okara vinna og okra egstportur og handilssambond annars koma at blíva ment munandi takfyrihi formaður
ja takk magnus rasmussen fær eina viðmerkingtakkyri
fyri harra formaður ja hetta við sendstovunum tað havi eg roynt einar tríggjar ferðirnar tá ið eg var borgarstjóri við við góðum royndum eg má mann siga geva teimum gott gotsmál har har sum eg var tann tíð tað var eisini hetta sum johanni dal ur inni á við fyrimuninum í ríkinum altso tað er jú nógv nógv fleiri fyrimunir enn vansar og tað er tað vit fokusera uppá tað heser fyrimunirnær og tú kuni hugsað mær um jóhandal gjøgnum formannin kanska eg gjørdi eina viðmerking til hetta sum tjóðveldið henhendan retorikkin hjá tjóðveldi um um hetta skrímslu takk fyri

segr verið einfínur retorikoyr uppi her og tosaðu um at súgva og auropa eg vil kanska siga at súgva og urópa tí at at at tey tey tey rópa nógv og tey sláa øgiliga hært uppá stór frá mær men sjáldandi semur eka nakað serligt burturúr og eg haldi atað er tað er eit sindur sat spell at at at standa ogog síggja tað g og vita tað at at okur hava eitt sera sera sera gott samstarv í ríkinum ítí felagsskapi okur hava okur hava sjálvandi okra ósemju sum eitt hvurj eftast kap hevur dag men vistimann hyggur eftir so er einkin ivast av tí at visu føroyar vilja brúka teir fasilitetir sum eru á teimum sensum sum okur hava samstarv við í ríkinum tel donski og te føroyski so er absolutt nógv at henta har tí tær hava fak fólk innan fyri øll øki sum sum saktanst at hjálpa føroysku vinnuni ella vistu nýggjar vinnur ella tæ nýggjum møguleikar má ulu kanna ja so hevur tú eina fantastisk eitt fantastiskt netverk har og og ekspertisur til at kunna tretta uppá so tað er absolutt nakað tíð man ikki skal kimsaat takfyrihara formaður
ja takk fyri næstu ár er páll at reyna tykkum ger so væl
ja tá ið mann er tá ið mann fer ígjøgnum frágreiðingina hjá hjá landsstýrismanninum so

formaðurin eg kann bara ímynda mær hvussu tevu verið av staði á kantinum á hylunum á eitt ógvuliga møtimikið venjingarstríð har sum tú r komin heilt upp millum heimsins allar allar sterkastu svimjarar og tú stendir til reiðar at at svimja tíni tann kanska mest avgerandi svimjidyst yvirhøvur tú hyggur uppá veggin og vónar og væntar at síggja tað føroyska flaggið av vegginum og so sær tú danebru

aðal svimjarin hjá okum møtti sum sum sum avbjóðing av leiðini hjá sær tí at hann livdi undir tí tí vanlagni vil eg siga at verða føddur í einum landi har sum fólkið ikki legði í at taka ábyrgd av sær sjálvum ikki legði í at traðka út um tað hilkið sum gevur okum tað frælsið at skipa okum sjálvi í altjóða samanlaingi ein onnur mynd sum rennur fram fyri meg er formansskapsfundurin í klaksvík millum danska formansskapin og føroyska formansskapin vit sótu til til tað vanliga eg veit ikkium eg kann siga samráðingarborðið men íhvussu verðu fundarborðið og danir júst høvdu stongtføroyskar havnir fyri føroyskum fiskiskipum tey sum vit vóru í ríkisfelagsskapi við høvdu valt at siga tit sum eru partur av ríkisfelagsskapinum tit hava onga atgongd í donskum havninum at síggja hvussu eyðmýkjandi tað var ikki minst hjá teimum

í veruleikanum blíva bæði øgiliga kenslubornan og og og háðaðan av sínum egna av sínum lið feløgum kann mann siga tað var ein øgiliga sterk mynd haldi at uppliva og eg vildi ynskt at hvørki tey ella ella vit onnur høvdu upplivað

tá ið norðurlandaráðið saman tá er tað vanligt at forsætisráðararnir eisini hava sínar fundir har sum tað verður tikið saman um støðuna landhann millum og bæði undanfarni løgmaður og tann undan honum hava hava tíverri noyðist at verið eyðmýktir upp á tann mátan at tá ið tær avgerandi samrøðurnar skulu hittast skulu henda ella skulu fara fram táð verða teir settir uttanfyri hurðina tí nú er tað bara ein fundur fyri tey vaksnu í í hesum felagsskapinum meðan tey sum eru við sum sum sum metuleikarar tey sleppa ikki við ein ótrúliga eyðmýkjandi støða hjá hjá einum persónur sum er valdir til tað stóru o dýrabara álit at at stjórnaum landi at vita sær tað at mann verður mann verður settur útum tí at mann ikki verður mettur at vera ein ein fullgildug partur sjálvt um tú er eit bæði búgvi skilagott og vaksið fólk

ítrótturin hevur roynt at gingið á odda í so máta bæði í uefa og fifa hava vit sjálvstøðugan limaskap og føroyska landsliðið sleppur at spæla bæði heima og úti við fullari styrki og hóast atfinningarnar vóru ómetaliga nógvar og o og neiligar at byrja við tí at føroyingar høvdu ongan kjans at luttaka jøvnum føti við við við øðrum tjóðum so haldi eg at tær allarflestu røddirnar har eru eru eru tamdar ella tær kritisku røddirnar eru tamdar og og mann sær tað at at tær grørum gangandi fótu at vit vinna fram og hava endá klárað at fingið heilt fræ úrslit móti ómetaliga stórum tjóði ímyndi tykkum við sum støðan var øvugt ves leikluturin hjá okum bara var at sita á áskoðararplássinum at heppa á hini tá ið tey spældu at føroyingar einans høvdu møguleikan at heppa á at tað danska landsliði tá ið tað spældu á vøllinum vit kundu sita upp í áskoðaraplássinum við okara føgru donskum fløggum og veittra og jupla og rópti á teg var danmahvat eg var danmakc tað er tað er ein heilt ótrúliga eyðmýkjandi søga og tað er akkurát tað sum er søgan hjá okum uttanríkispolitiskt í dag jensarana hann hann uttan mun til hvørjar persónligar hugsanir hann hevur tað sama hjá løgmanni uttan munl hvørji persónligar hugsanir hann hevur leikluturin hjá honum er higartil at sita á áskoðararplássinum kanska sleppur hann av ta lítla føroyska flaggið við sær meðan tað er tað danska sum hann noyðist at veittra meðan hann heppar á á meti pretreksen um at at royna at royna at fáa okum so frækorð sum yvirhøvur gjørligt tað er ikki ein leið at ganga tað er ikki ein lið at ganga tí vit hava prógvað fyri langari tíð síðan at at her landið er okara vit eru eitt eitt eitt eitt stolgt og gott fólk eitt rætt signa fólk sum sum vil øðrum væl eisini og sum eigur síni rættindi við tí tilfeingi sum vit nú einaferð hava vit eiga sjálvsagt at vera partur ein partur av vesturheiminum øtað er gott haldi eg o eisini tað arbeiðið sum kaleoholm johannessen sum távarðandi løgmaður gjørurdi tá ið hann tordi at gera tað sum eg ivist í um sitandi løgmaður hevði torað at gjørt tá ið hann fór inn og og svaraði aftur tá ið danir stongdu havnnar fyri føroyskum fiskiskipum at hann svaraði aftur við at fara tvørtur og múrurin hevði nær sagt og og fáa handilsfiskiveiðaavtalu við við russar sum varð eitt eitt kan mansiga eitt beinleiðis álop á eina eindstøðu í í í eu tað var eitt eitt eitt tað var eit stórt stig og eitt sterkt stig sum e sum sum eg als ikki hevði væntað av einum samhaldsmáli og eg má siga eisini at eg rokni eisini at tað kundu verið onnur sum eru meiri tjóðskaparsinnaði sum ikki tordi tað og tað skal kale o holm johannesen sum var stórt rjós fyrr tað eru veru føroyski kovin sum eru í grundarlagi tilfeingið hjá okum sum er grundarlagið undir tilveruni í føroyum kann vitan um vit kunnu ogna okkum við at leggja gott í beinini hjá uppvaksandi ættarliðum hjá okkara ungu fólkum fáa teimum frægar útbúgvingar so sjálvandi tað eiðarbeiðssemið sum vit sjálvi leggja fyri dagin og eg má siga tað at tað undrar at tað framvegis í dag ber til at at vaksa upp við eini hugsjón um nakað annað í einum heimi sum eri so upplýstur so samabundin upp á nógvar mátar at mann kann billa inn í eitt fólk at tað ikki er ført fyri at standa eygnum beininum tað tykist mær næstan sum næstan sum hendan er argumentatiónin hjá hjá norðurkorea tá ið mann í norðurkorea kláraði at fáa tað at teir taptu eg haldi taptu fimm minuttir ella seks minunla til eit h mendat spæl til suðurafrika móti móti týsklandi men men niðurstøðan í søguni í norðurkoreandskum sjónvarpi varð at norðurkorea vann fýra eitt sjálvt at mál hettar klára at skora hóast sær ikki at klára tað í veruleikanum so so bagvent tykist tað at mann framvegis í tvey túsund og einogtjúgu kann kann argumentera fyri at vit ikki skulu standa egnum beinum tá ið vit hava allar fortreytir so harra formaður tað eri nógvar myndir sum so ella so mynda lívið í føroyum og eg eri øgiliga keddur avsummum av teimum sum eg havi møtt á leiðini hesi góði tjúgu árini eg havi verið í politikki so ella so og eg haldi ati læran frá teimum eigur at vera at at vit leggja á annan bógv at vit leggja tær myndirnar afturum okum og stíga fram sum eitt eitt frælsfólk í einum frælsum landi og taka tær røttu avgerðirna fyri fyri frælsar føroyingar takk fyri
ja og so er tað annika olsen sum fær eina viðmerking ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja mær dámdi væl myndamálið sum pollareynatúgvu nýtti serliga um okkara ítróttafólk tað er eingin ivi um at har ið mann bara ella har mann er hálvur har har røkkur mann ikki langt og tað er eingin ivi um at tað skal politiski vilju til skuldu fáa eitt nú limaskap í iuc men eg kundi hugsað mær at spurt pallareynatúgvu altso nú eru tað fleiri av okkara ítróttasambondunum sum hava limap í teirra respektivi feløg millum annað svimjisambandi frælsítróttir og bogasambandið skjótu sambandið eisini komið við í í teirra altjóða samband menróðrasambandi altso okur hava dugnaligir rógvarar sum bæði hava vunnið e m og b m oginuróðri og okur hava eisini eini ein úrmæling sum nú hevur eisini vunnið eitt mssilvur vann gull í fjør hvat heldur pálla reynatyknum

takk fyri formaður jú eg eri so púra samdur altso eg eg dugi ikki at ímynda mær at at at lagnan hjá føroyingum skal vera onnur enn tann at mann eigur at kunna náa hægsta tindin allastaðni eru vit so dugnalig í føroyum uttan mun til untir rógving svimjing ella í fótbólti so eigur einki kun at forða okum at søkja ítrótturin hevur allarflestu førum tað innbygda elementi at at tú vil stremba at klára at blíva tann besti at øll ikki k blíva tað tað er so tað sum tað er men øll mugu hava møguleikan øll murkum at síggja málið fyri sær og tá eiga ikki formlig viðurskiftir at vera ein forðing tað eigur at vera tað ítróttarliga sum gera av um tú klárar at blíva bestur ella ikki og og tí er tað týdningarmikið at at vit ikki blíva við at eina uppfinnasavna førsla av ymiskum slagi vit vita at tað øll innijeypan ta tað einasta sum skal til tað er at at vit traðka út í heiminum sum havi frælsdjóð so eru øll fræls takk fyri
ja síðan er tað beint tað løgið sum fær orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg hugsaði at byrja við at endurgeva eina reglu úg eina stuttsøgu um oamlenu við formansins loyvi takk tað er einaferð u legarshavn sigur soleiðis um annilenu spyrji hana til ross so veit eg sum ofta svari og tað er onkursvegna soleiðis sambandið millum føroyar og danmark er tí hugsa føroyar bara ein sjálvstøðugan tanka so vita vit at støðan er sum há lagarseg tí danir teir siga ja tað stvrívur í móti donsku grundlógini tað strírurímóti heimastýrislógini ella tað stríðir ímóti onkrari aðrari lóg so sum lagar sigur um an lenu spyrji hana til ross veit eg sum ofta svari spyrja føroyar í danmark til ross so vita vit eisini svarið harra formaður vit hava føroyar hava yvirtikið nógv mál ella málsøkir men nú byrja danir so smátt at krøkja til sín aftur vit síggja at danmark nú ger fjarskiftismál til trygdarpolitikk og trygdaritrygdarpolitikk tog danskt málsøki og tí bíða er bara eftir at danir eisini fara at gera fiskivinnupolitikk og handilspolitikk til trygdarviðurskifti ella uttanríkispolitikk tí so missa vit aftur valdið at teimum vit síggja í frágreiðingini hjá landsstýrismannum at danska stjórnun hon hevur tað fatan at júst ásetingin um uttanríkisviðurskifti tað er grein nítjan í donsku grundlógini at hon er har er tað øðrvísi enn tey málini ið føroyar føroyar higartil hava fingið ræði á tá ið tað snýr seg um uttanríkisviðurskifti so støðan er tí tan at meðan føroyskir myndugleikar spyrja eftir pragmatiskari grundlógarfatan siga danskir myndugleikar at teir av prinsipiellum orsøkum kunnu ikki ganga føroysku ynskjunum at møti sæstasfrágreiðingin hjá landstýrismonninum altso at danir eru ikki á vika hóast danskir forsætisráðrar kroppákroppi tosa um liðistil etir partar tá ið tær umrøða viðurskiftini millum føroyar og danmark altso at føroyar og danmark skulu verða javnsettir partar men tí fari at siga og biðja tykkum og hugsa um at næstu ferð tá tit hoyra danskar forsætisráðarar tosa um liðistil eta partar so mugu tit leggja tykkum og geyma at ter meina tað ikki hetta bara eitt orð sum tey ikki so frægt sum sjálvi taka í álvara og eg skilji væl at danir ikki vilja hava íð føroyar tí vit skulu jú ikki gloyma at tess meira føroyar ráða tess minni ræður danmark úti í heimi so at tosa um liðurstilater partar teta ræður um føroyar og danmark tað er burturvið so harra formaður fyri at venda aftur til legarsanað lenu so er tað onkursvegna soleiðis at sambandsvongurin hevur tað við støðuni millum danmark og føroyar og við formansis loyvi so hugsaði eg at endurgeva eitt stutt brot afturat
jón har sigur laðars hví ikki bara lata annilenu sleppa framat tá hon nú einaferð hevur tær kreftir sum eg ikki havi og tá hon harumframt so fegin vil og eg haldi sambandsvongurin hevur ofta tann hugburi at danmark hevur størri kreftir enn vit í føroyum og tí letur sambandsvongurin bara danmark um at gera alt tað í dagnir ætlað sær og so leingi sum tann støðan er galdandi so er tað eingin sum tænir føroyskum áhugamálum og tað er annars tað sum vit eiga at gera her men harra formaður eg fegnist um at hoyra fólk úr fólkaflokkinum úr framsókn og eisini úr øðrum flokkum tosa um tað sama sum vit í føroyum nei tað sum vit í tjóðveldinum so ofta tosa um hetta her at vit vilja hava einar sjálvstøðupar føroyar og tí haldi eg at tíðin er búgvin til at vit øll á sjálvstýrisveingunum at vit taka ógvatøk saman og endaliga røkka tí málinum at í føroyum er tað føroyingar sum ráða takkfyrihara formaður hvivi
takk fyri harra formaður eg vil lesa eisini frágreiðingina at danir vilja tulka sína egnu grundlóg so pragmatiskt so vit kunnu fáa fríari teymar eg vil spyrja beint løvið áttu vit ikki heldur at latið danir tulka sína grundlóg so sum teir tulka sína grundlóg og fingið okkara egnu grundlóg á samstundis skipa tað føroyska fullveldaða og so kunnu vit tulka tí grundlógina sum er til tað føroyska samfelagið so sum tað best egna okkum takk
beint tað løga
ja takk fyri mær ja tað er púra rætt lat danir hava teirra grundlóg hon er góð fyri danir og danmark eg veit eisini í øðrum øðrum londum verða ein brúksomari fyrimynd so kunnu vit hava okkara egnu grundlóg sum verjir okkara áhugamál í føroyum takk fyri har formað
ja so er tað brandur sandoy ger so væl
ja takk fyri harra formaður nú er liðið nakað út á dagin og tað er nógv gott sagt og sera áhugavert at fylgja at fylgja kjakinum øh tað eru nøkur sum hava róð framundir hetta her við at vit skulu til at dagføra ta uttanríkispolitisku heimildarlógina sum vit koyra eftir tá ið tað eru tá ið tað dragar seg um okkara heimildir innan fyri innan fyri ríkisfelagsskapin og eg má siga tað er sjálvandi ein ein máti at gera tað uppá men men í botningurin er grund so bíður tað mær ímóti at vit skulu yvirhøvur tosa um ati víðka okara heimildir innan fyri eina skipan sum eg haldi at vit eiga at hava fulla heimild at agera innan fyri sjálv uttan at spyrja nakran sum helst eftir ø vit eru inni í ríkisfelagsskapinum og vit hava verið inni í ríkfelagsskapinum í nógv áratíggjur og føroyska samfelagið hevur ment seg ótrúliga nógv innan fyri ta tíðina sum vit hava verið fyri ríkisfelagsskapinum men vit skulu ikki minnas ella vit skulu ikki gloyma hvat ið tað er millum annað sum hevur ment okkum tað er millum annað tað at vit hava fingið og funnið eitt tilfeingi sum er nakað so ófatiliga ríkt sum vit lokrera uppá í dag eg havi altíð verið tillangardi av at fíggjarligt frælsi er grundarlagið undir politiskum frælsi ella tjóðskaparligum frælsi og tað eri eg tað eri eg sannførdur um enn men eg eri sannførdur um at vit eftir hondini fara at verða komin har til har sum tað fíggjarliga frælsið er so mikið sterkt vit vita jú at millum annað hava vit eitt bmp sum er størri enn hjá devnum at tað fíggjarliga frælsið er blivi so mikið sterkt eftir hondini at vit eiga at kunna standa á allan hátt á allan hátt á egnum beinum tí at eg meti at innan fyri ta skipanina sum vit eru í løtuni taðvil sega ríkisfelagsskapinum møta vit ófatiliga nógvan snávikasteinum ófatiliga nógvum sum forðar okum sum tjóð sum land i at menna okkum uppaftur meir enn vit faktiskt eru ment í dag vit eiga at taka vit eiga at taka ábyrgd av øllum økjum tí vit eru upp á allar mátar sum land full kompetent til at taka leiðsluna av okkara egnu viðurskiftunum í øllum mál vit eiga at gerast sjóstøður limir í øllum høpum sum viðvara viðkoma føroyum

millum annað kunnu vit nevna hesi tingini sum vit eru líkasum læst inni í einar sperritroyggju í millum annað neav c ni av c er ein felagsskapur her í í norðurætlantshavinum sum summ snýr seg um hvussu vit umsita okkara fiskatilfeingi hvat líkist tað at vit ikki sum sum land og sum tjóð sum ein av teimum størstu havøkjunum í norðuratlantshavi ikki sleppa at vera sjálvstøður limir og hava okkara egnu meining men noyðast at tvingast inn undir eina skipan sum eitur df g har sum danmark tekur støðu fyri okum um so er at vit eru ikki eru samd við við grønlandi tað er tað er altso tað er burtur úr vónini um vit vit kunnu nevna is har sum vit ikki fáa limaskap í í í tá ið tað kemur til ítrótt eg haldi at tað eitt tað mest talandi dømi var es boykotir sum vit í tvey túsund og tólv meini eg har sum danskar havnir stongdu allar hurðar fyri føroyskum skipum at koma á landa tað eg haldi tað vísir øgiliga væl styrkina í sjálvum ríkisfelagsskapi tað at hann faktiskt tá í dag tá ið tað stendur á tá er hann slettki har tá er styrkin yvirhøvur ikki har eg haldi sjálvur at vit eiga at ati taka ábyrgd av okum sjálvum og og vit kunnu eisini leiga hetta her yvir á til dømis arktis altso grønland sigur at vit eru arktis grønland sigur at vit eru arktis einasta grund til at danmark er ein interessantur í arktis tað er tí at grønland er ein partur av arktis men vit eru jú eisini ein partur av arktis vit eiga at leggja okara strategi okara arktisko strategi til rættis eftir okara áhugamál sum eru føroysk áhugamál ikki eftir donskum áhugamál tí hvat er danmark tá ið tað veruliga kemur til altjóða politikk og til arktisk arktiskan politikk tá er danmark ikki við tí at strategiska plaseringin hjá danmark sum norðurendina týsklandi røkkur ikki serliga langt í altjóða politikki meðan vit liggja mitt út í atlantshavinum vit hava eina gylta pasasju her norðum tavil siga russar teir sleppa ikki suður um okum uttan at sigla forbí okkum og okara strategiska plasering ger at vit liggja øgiliga væl fyri tá ið tað kemur til radaramálið sum jenis arana hevur nógv hevur hevur fingist nógv við og fæst nógv við hetta her málið um radaran í á sandfelli so eri eg av teirri greiðu áskoðan at vit eru partur av vesturheiminum og vit eiga sjálvandi at taka lut og halda okum til ta lendsku aliansina sum sum nato

lond hava ikki vinir lond hava bara áhugamál og at siga tað at vit fara at leggja okum púra flatan her og nú og so kanska kunnu vit fáa okkurt afturfyri ein læraferð viðse í tað fellir hinum londunum væl ati at vit kanska fáa okkurt burturav sum deftur á borðinum tað haldi eg yvirhøvur ikki eg haldi at vit eiga at vera inni í forhandlingum um ja tað er fínasta slag vit eru ein partur av vesturheiminum vit skulu nokk taka okkara men tað betýðir altso tað at vit skulu hava eitt ella annað burturúr vit skulu røkja áhugamálini hjá føroyum vit skulu fáa sum mest burtur úr ein og hvørjari støðu óansað um hon eitur ein radari um hon eitur fiskivinnusamráðingar um hon eitur handilssamráðingar óansag hvat ið ter vit hava eitt áhugamál tað er at røkja áhgamálini hjá føroyum og ikki hjá nøkrum øðrum men vit eru ein partur av av tí vesturlendsku næstusamgonguni og og og vesturheiminum so tí tí sjálvandi eru vit við í í tí høpinum tá ið tað kemur til handilspolitikk so so hevur mann hug til at fara út her frá ten síns røðara pálli og siga eg veitski hvat hvat hvat hvat hava vit yvirhøvur at bjóða altso tá ið ið tað tá ið tað skal vera hendan vegin tí at vit eru so fá vit megna einki vit makta einki vit viti vit kunnu einki hini londini hava sikkurt ikki áhuga í at handla við okum tí at vit eru ein so lítil marknaður at vit brúka vilja lítið av nøkrum øh har vil eg so vísa á ati at poppulatiónin í verðini hon flýgur uppaftir hon økist við fullari ferð og verin hon skríggjar eftir mati øll somul hner tí skal tað vera heilt ótrúliga løgið visti tað stóra tilfeingið vit hava her í okara bakava í okkara kova vistu tað tilfeingið tað fiskatilfeingið visti tað verður rætt atborð vistu tað tilfeingið ikki kann seta okkum í eina góða støðu tá ið tað kemur til at hava nakað bjóða út teimum tí at hetta er ein ófatilig rúgva sum vit kunnu bjóða út heimum og vit eiga at fáa nógv burturúr tá ið vit fara úti heim at ati tá ið tað kemur til til handilsáhugamál

hetta var nøkulunda tað sum eg hevði um hetta máliðtakk fyri
ja takk annika hálvfamla viðmerking
takk fyri harra formaður ja eg dámdi øgiliga væl hugsjónirnar sum lógu í røðuni hjá brandi sandoy tað er eingin ivi um at í altjóða samráðingum so verður mann noyddur til at røkja síni egnu áhugarmálm hvør skal annars gera hattað fyri okkum vissi okur fóru til fiskivinnusamráðingar so taann vaska gottinnei lat tey bara at fáa viðbjóðast ikki vit eru so lítil og vit eru so fá sæ fungera verðin ikki og tað má mann skriva sær aftan fyri oyrað til ein og hvørja tíð í løtuni haldi at føroyar vísa gull vil okur lata danar sita í altjóða hval aveiðinevndini sjálvt um teir ikki drepa ein hval okur lata danmark sita í arktiska ráðnum sjálvt um teir einki hava at gera har okur hava góðtikið eina dfgskipan sum ger tað at okur hava fingið at havt um beini og ikki at fáa vent okum í altjóða høpið so nei okur verða noydd til at vera nógv meira bein hørður tá okur fara út og samrøða soleiðis er tað bara soleiðis eg verði ho nú eina ferð sama skrúva og áhugamálini mugu altíð verða føroyar á frama
brandtørv
takk fyri ja er púra samdur við vi anniku olsen í hennara sjónarmiðjum men tað er aftur har tað altso hetta er tann skipanin sum vit eru innanfyri í dag skipanin vit eru innanfyri í dag gevur okum ikki fullar heimildir á øllum økjum faktiskt eru tað øgiliga nógv økir har sum hendan skipanin virkar í dag sum eitt havt um beinið og okum tí eiga vit at innan fyri rímiliga stutta tíð at fáa gjørt upp ið okum sjálvum er nú henda skipanin sum vit eru innan fyri hesin ríkisfelagsskapurin er hetta tað sum vit vilja basera okkara framtíð upp á í allar ævir í tey næstu tjúgu hálvtrýss hundrað árini illa vilja vit prøva at standa á egnum beinum prøva at vinna okkara egnu rættindir tí vit eru komin langt ja vit eru komin lat vit hava tað gott vit hava tað øgiliga gott í føroyum í dag men vissu vit skulu koma víðari og menna okkum upp aftur meir so eri eg sannførdur um í øllum førum at tað er ein partur av tíð at menna seg víðari tað at standa á egnum beinumtakk fyri
syrgis stenberg
takk fyri harra formaður ja jegeri samdvið barnders sandoy eg haldi tíðin er komin til at okur klára okkum sjálvi tað haldi eg at oskulu bara hyggja rundan um okum so síggja okur hvussu væl okur hava taðupp á nógvar mátar okur búgva í heimsins kova og okra strategiska plasering eigur eisini o geografiska ei eisini at gera tað at tað eigur at bera væl til vissu rætt verður atborið jeri eisini samd ísinier at egas boykotti sum varð vísti øgiliga gott tað at tað verður eingin annars sum kemur at hjálpa okum altso vissu okur koma ein á glípu tað eru bara okur sjálvi sum kunna umboða okum sjálvi nóg væl og eg haldi faktisktat tað er nokk so ótrúligt at tað ikki gjørdi meira við føroyska fólki sjálvstýrisvegin akkurát tað tað er so tað brandr samdur var eisini inns her við fíggjarliga frælsinum ø tað haldi eg eisini er viktigt at mann mann roynir nú at koma aftur í ta støðu at mann fær eitt yvirskot aftur á fíggjarlógina at halda tað gongur skeivan vegin við tí tí tað er eisini ein máti til at fáa vent fólkinum eisini til at at tora at loysa ha
brandur sandoy
ja takk fyri harra formaður ja takk fyri viðmerkingina a sigur stenberg ja eg eri av tæir í sannføring av fíggjarliga frælsi er ein ein grundarsteinur undir politiskum frælsi illa illa tí frælsinum at tú kann skipa teg sjálvan innan fyri innan fyritað ríkist rættarliga men eg meti at at tað stendur tað stendur absolutt ikki illa til í føroyum vit hava næstan líka nógvar pengar á bók sum vit hava í skuld so tað tað er ikki problemið og at viti koyra við eium undirskoti upp á nakrar krónur tá ið ið tað kanska svingar øvutan vegin aftur tað tað er heldur ikki problemið problemið hjá okum er at vit eru innan fyri eina skipan í dag haldi eg sum vit ikki mennast meir innanfyri og sum hevur verið okkumeina góð skipan men um vit skulu menna okum upp aftur meir so skulu vit til at taka okkara egnu avgerðir og standa á egnu beinumtakk fyri
ja so er tað landsstýrismaðurin sum fær orðið
so blundi eg lagt afturat tyr seinasta hjá randi sandoy egnu beinum í egna hædd púrarætt nei tað sum eg di fá tað var nakrar viðmerkingar eg haldi at heta eitt gott orðaskifti og og tað sum stendur eftir tað er tann reyði tráðurin tað er tað at at løgtingsfólk vilja gera nakað fyri at fáa okkum víðari fram á leið og tað er ómetaliga gott at vita so er bara at at gera tað og tað er ofta har sum tað hevur manglað í føroyskum politikki ha nógvur retorikkur men lítið lítil handling øh bjørt samulsen tosaði um hetta at hon hevði upplivað í eftahøpi attey spurdu jamen hvør eru tit altso ikki tí tay ikki vistu at tey komu í føroyum men men hvar hvar eru føroyar altso hvar hoyra tygur til og tað var tað sama sum okur upplivdu í byrjanini viðvíkjandi okara samskifti við við es altso tá eg fyrstu ferð tosaði við danska uttanriðisráðharranum um hetta her so førdu okur hetta fram at at okur vóru fult greið yvir at í es hoyrdu okur ikki inn í nakran felagsskap egs visti ikki hvat hvat it skuldu plasera føroyar okur komu har okur vóru ikki partur av onkrum felagsskapi av smáum tjóðum okur vóru ikki partur av efta og sovíðari tað val

fundar leiðin og og sum hevur gjørt nú atlongu í morgin á áranes so so so ella í morgin ári so fari eg á landsstýrisfund við einum uppriti um møguleikan fyri at plasera ein føroying inn í hvat s kal mann siga í hjarta og eu sum kann kann virka har og og vónandi verða tað talurørur sum okur hava manglað í nógv ár men okur uppliva veruligani at tað er ein vilju til at at føroys kum víðari framáleiðbjørt samudsen er ikki samdur í tí sum hon førdi fram viðvíkjandi tí atísraeli ikki var ta rætta valið tað fær tíðin at prógva væl og virðiliga rætta vallatarandi sendisstovu og skuldi ísrael senseeun í ísrael havt bíðað inntilføroyskir flokkar vóru vóru samdir um um tað so kom hon ongantíð tíverri so tað var fantastiskt at okur fingið tað gjørt og tað var ætlanin hjá okum frá byrjanini av samgongusamráðið ú minnist tað fantastiska upplivilsið eg hevði tá ið okur komu inn jørgun niclasen og bárður steinielsen løgmaður og eg og greiða frá hvat hvørjar avgerðir okur høvdu tikið okur tóku nakrar avgerðir ar arbeiðsbólkar vóru at uppliva hvussu tað væltað bleiv móttikið sendstovun í ísrael tað tað var ein ein fantastisk løta má eg

eg má bara siga at eg haldi taðvar eisini eisini bjørt samulsens tosaði um hetta her at at danir skulu vága sær at tosa um at seta radarar upp í føroyum altso álvara tos her er okkurt sum kiksar altso hava danir hvat danir tosa um at fólkatingið skulu okur ikki siti bestemma teir hava lov til at tosa um akkurát hvat teir vilja men teir skulu ikki bestemma hvat ið okur tosa um á løgtingi tað er bara tað okur skuldu okur sulu líka skilja hatta har okur kunnu ikki fara og nokt at teimum at tosa um hvat teir hava hug til at tosa um líka lítið sum teir skula kunna blandra seg upp í hvat okur gera í føroyum tað gera teir for nógv men í hesum førinum her er tað fantastiska hent sum burdi vakt villan jupul at teir innsíggja at tað eru ikki teir sum bestemma í føroyum á hesum økinum at ikki okur siga nei so verður tað eitt nei eg má bara siga at tað er fantastiskur hetta er nøkur sigari jamen okur kunnu fara og byggja okkra egna radara hetta snýr seg um einfalta svara uppá ein spurning frá dønum og við vonatu aftan fyri teir um most teir kunnu sleppa seta ein ræddur upp í føroyum eg havi ikki hoyrt hitt at tað eru nógvar føroyingar sum gangar í planum um at byggja ein radara í føroyum so einfalt er hatta okur skulu svara upp á ein spurning frá dønum okur skulu svara virðiliga upp á tann

ja eg hevði inoterað ymiskt sum eg ætlaði at svara torgun jacobsen aftur men eg havi strikað tað tí tí tað er eingin grund til tí maðurin endaði jú við at siga tað annvar frostreraður og og hann segði ikki at teimum var farin út tjóðveldi men tað var væl út ímóti tí sum lá í tí sum hann segði

ja men altso tað her einki at siga til aftan á so nógv ár við snakk og snakk og snakk og snakk og tað er tann heilsandi eisini hava til pálla reynatrúgvu og pállog og og torgen jakobsen og partvíst eisini beint løgu eg haldi bestemt at næstu ferð tá ið ein sovorðn røða skal haldast so kunnu tjóðaldsholpar b meg fara upp at halda ha tí eg havi hoyrt han so ofta eftir um støðuna hjá føroyum hvussu forferdiligt tað er og so víðari men røður einsamallar broyta einki tað nyttar ikki at koma upp her at halda røðu eftir røðu eftir rðu ár eftir ár eftir ár ár tíggju eftir ár tíggju eftir ár tíggju og so sita um afturá eisini eisini tað sama esiga við bjarna kárason petersen at jamen í fýra ár í fýra ár sat ein samgonga sum kundi havt loyst hesa trupulleikan við tjóðveldi og javnaðarflokkinum sum kundi havt broytt uttanríkispolitisku heimildarlógina longuri er fimtan tá ið teir komu til samanardar komu til men tíverri eisini í átjan var retorikkurin og varð fráboðanin eg havi g havi hoyrt intebiúu í í útvarpinum ja men altso okur seta í fimtan sama bóskapur í átjan okur hav gjørt av lars løke og og eg løgmaður at seta niður á ein bólk sum skal gera hesar broytingarnar og í átjan tá skuldi broytingin vera klár til ríkisfundin og so í sama summar og so hendir einki góði elskaði fólk altso hetta ber ikki til bara at tosa og tosa og tosa tað má handlast annars er alt púra virðisleyst og okur eru so nógv sum er samd inni her sum kom gakka á odda so skulu okur nokk fylgja aftaná men er bara tað at eingin ferðaodda tað verður bara tosað og tosað og tosa og føroya fólk trý tí tíverri tí hava okur so hetta her mangland kontinitetinu føroyskum politikki tí tað verður broytt hvørvæl her annars sagta løgmanni hann var bjartskygdur viðvíkjandi møguleikar at fáa broytingar sjálvandi sjálvandi fara okur at fáa tað eg hava ongan iva um tað tað góða samstarvið okur hava við dag at donsk ta donska stjórna sum situr í dag eg trúgvi tí atað er bara tað at okur skula fara meira til verka og gera tær broytingarnar sum skulu til fyri føroyiskum uppaftur longri á leið jóhandal tosaði u bretland eisini at fáa eina betri samstarvsavtalu og tað er trupulleikin er í løtuni tann at mann hevur so trupult við at fáa samband við bretar teir hava s nógv teir skulu samráðast við men tann tíðin fer væl at at koma viðvíkjandi tíð at taka taka mál í í løgtingið okur hava uttanlandsnevndina eg havi ómetaligt álit á uttanandsnevndini tað eru sjálvandi kemur kemur ein tíð har mann máltaka nøkur mál niðir í løgtingi men annars umboðar uttanlandsnevndum løgtingið og har eru serligar skipanir sum sum ger at tað r tryggar at fara í uttanandsnevndina enna fara í løgtingið men hon umboðar løgtingið og tað at flokkar eru sum ikki eru umboðaðir í í uttanlandsnevndini tað er ein raðfestingarspurningur miðflokkurin fyrsti fyri eg varð limur í uttanlandsnevndini tað var longu í seksoghálvfems tá deildi sjálvstýrisflokkurin og miðflokkurin var sjálvstýrisu nei kristin fólkaflokkuin og miðflokkurin tað umboðið sum var í uttanlandsnevndini tað tá vóru átta flokkar haldi eg men tað er ein raðfestingarspurningur um hann raðfestir uttanandsnevndina ella

so varð tað líka tað allarssíðsta japraander sandoy okur eru ómetaliga samdur í nógvum men tað ati tat ikki finnast vinir í í í lond hava ikki vinir tað tað fari eg ikki at skriva undir uppá tað tað vildi verið løgið at skriva undir upp á tað eg vetiki hvør ver funnið upp á tað tað er onkur kendur maður sum er funnið upp á tað men hatta er tað reina vrót sjálvandi skal mann stemba eftir vera vinur og og okur fara at samstarvast men okur fara ikki at bidda tíð munur á at vera biddari og at fara til samráðingar tað tað má eg siga tað seinasta taðver ein spurningur frá aksel johannesen sum eg haldi at hann kanska kundi han svara sjálvur tað var um um i oc internationarella olympiskkmdeguna tað seinasta okur vita politiskt um tað er tá ið kaili johannesen hevði fund við tey eg havi spurtming fyri í dag ið havi fingið tað vita frá sjálvt sjálv fráløgmanns skrivstovuni at tað hevur einki samband verið síðan altso amjal jón bleiv sett av sum í sf skuldi brúka til lbiarbeiðið og síðani tá hevur politskimyndugleikin havi eg fingið at vita hvussu ikki verður innvolveraðurtakkfyri
ja tað eru nakrar viðmerkingar annars haldi eg ikki rætt at siga at at tingmenn eru brøvlað tað men so er tað annika olsen ger so væl
takk fyri harra formaður ja tað er púra rætt sum jenisarana sigur at tað er úrslitini sum tala og eg haldi at jenisarana hevur gjørt ómetaliga gott hann hevur fingið longu fleiri góða góðar avtalur og góð sambond við usa so har har haldi eg at landssýrismaðurin hevur roynst øgiliga væl og tað eina nýtist ikki at útoloka hitt viðvíkjandi sendistovuni í í ísral í í telawve har haldi eg at okur hava sassað strategiskt rætt tí eg haldi at tað er ein øgiliga spennandi sendistova sum eg rokni við fer at roynast øgiliga væl eisini glað fyri at landsstýrismaðurin sigur tað at tað eru føroyingar sum avgera viðvíkjandi radarum á sodlfelli tað haldi eg eri ómetaligani gleðiligt at hann er so týðiligur eg havi ein spurning til landsstýrismannin tað er tosar mán eilga nógv um eusc og alt gott um tað men so etu øll hini sersambondini svimjisambandið hevur til dømis møguleika fyri at luttaka til em og vm undir føroyska merkinum tað kunnu onnur sersambond eisini men róðrasambandið hevur ein trupulleika í mun til at kunna luttaka undir merkinum sjálvt til e

ja takk fyri góðu orðini og att har við usa hatta er jú heilt fantastiskt at at tað skuldi eydnast okkum at koma upp á tað politiska stigið tað skal so tann utarreðsuráðharrin sum sat tá hava tøkk fyri og eisini tán danskið at okur blivi blivi bjóðaði við hatta samsvarari jú við tað sum er ætlanin varð ætlanin við fámjisskjalinum ha ella sum fámjisskjalið tosar um at har við lóðrarsambandinum tað tað havi ikki frætt men tað mugu okur so fara at hyggja at vónandi vit skuu kunna loysa nakað so so eru ktøk
ja so er tað páll at reyna tykkum
ja takk fyri formaðurin ja tað herhetta her hetta sveiggið hjá jenusa rana har sum hann aðruhvørja løtu skiftir millum at vera tann sum speiregur loysingarfólk og og næstu løtuna so er hann knappliga sjálvur loysingarfólk tað er tað er ein trongd og hon býr onkustaðni tað er einki ivast í tí sumt er sjónleikur og sumt eru er allarhelst veruleikin men tað sum undrar meg mest er at jenis arana sigur at røður broyta einki svit hyggja aftur gjøgnum søguna sum tekur til dømis mózes tá ið hann fór um reyða havi altso vissu røðurnar einki hava at siga hjá jenusarana so so so veit eg lítið tí mótsei varði mær vitandi varð hann kallaðu læraran og hann hann var tann sum tað sum tann sum leiddi fólkið út úr oyðumerkini aftaná fjøruti ár og hann doyði beint áðrenn hann sá tað logað á landið so røður broyta so avgjørt jenusa
eg jenni sær hana
hvussu var tað um mósins hann hann dugdi tað at røða hann mást fáa beiggja sín at tosa fyri seg men tað er púra sannheit men røður valdast tað sum eg tosi um tað eru nógvar røður sum vóru broytt heima heilt fantastiskt tað men men hatta her eg meðli søgan vísir tað at at tað hendir einki altso tjóvhaldsflokkurin sleppur framat einaferð fyri og aðra ferð eftir og eg trúgvi at tað er ikki bara torbjørt jakobsen sum er frusteraður eg trúgvi heilt ærligt at pállarinartúgvi er líka frusteraður sum torbjørt jakobsen yvir at tað blívur bara orð orð og orð tað blívur ikki meir
so er tað steffan klein poulsen
har formaður nú hava torbior jacobsen og o onnur kritisera landsstýrismannin fyri ikki at seta nakrar kós í hesari frágreiðingini og so verður tað sum laststýrismaði vísir at tað verður tosað og tosa og tosa men sjáldan við handlingum aftanfyri eg haldi ikki landstýrismaðurin noyðist at taka tann kritikkin tit sín tí hann hevur na handla tá tað kemur til sendstovuni í ísrael at finna ein konstruktivan diolog við íslendarar og ikki at tala um rammavtaluna við við amerikanarar eisini so sum landsstýrismaðurin og landsstýrið hevur erur sannja handlais í økin hu ikki bara a tosa og og tá tað kemur til spurningin um um loysing ja eitt er at loysa frá dønum men men hvat vilja politikarhar inni at at loysa til hvat loysa vit til tað haldri er er tann nógv størri spurningur vit skulu seta okkum í hesi i samband

takk fyri góðu orðini loysa o fullveldio so víðari ttey eru so látaði eg fyritrekki og og tað gera okur eisini í í flokkinum eg hoyri til miðflokkinum at búka orð tjóðarfrælsi eitt tjóðarfrælsi sum eg havi greitt frá fleiri ferði í dag sum ger at okur ikki fara frá nøkrum fara útúr nøkrum ella seta okum í í í skammikrók ella ella eeina eiein eina loynigøtu men har okur samstarva uppaftur meir aftaná at okur hava fingið tjóðarfrælsi við aðrar frælsartjóðir runt um í heiminum eisini í danmark eisini grønlands eisini ísland norðurlond samstarva sum eini frælstjóð í eygna hædd við aðrar tá verða gríkari takk fyri
eg haldi sær tær pállareynatekvorðiðgjørt væl
ja takk fyri formaðurin orsøkin til at eg tók orðið var tað at var tann ati at eg haldi at landsstýrismaðurinbrúkti óneyðug a nógv argipennir frammi í síni enda røðu tað vanliga er at landsstýrismaðurin aftaná orðaskifti tekur til sínn tær politisku vissiónir sum sum flokkarnir hava sum tingfólk hava og og og royna at viðgera tær miðvís o seriøst og eg haldi ikki at tað skal standa eftir at landsstýrismaðurin ska skal skal hava loyvi til at at eitt nú at arga ella at ella at speireka við hugsjónini hjá tjóðveldsflokkinum vit hava absolutt einki at smaðast í so máta vit trúgva fult og fast upp á okara søk okara politisku søk og vit vænta ikki at ein landsstýrismaður uttan mun hvørjum an kemur frá at hann at hann spaiðirekur ta politisku hugsjónir sum vit hava so tað vil frábirðjað mær gjøgnum formannin at landsstýrismaðurin ger tað landstýrismaðurin hevur hinvegin halt tað ómetaliga nógv í í í mun til akkurát tann spurningin við sambandi við radarmálið har summi har sum tingið stendir eftir uttan at vita nakað sum helst har sum vit fáa fráboðanir gjøgnum gjøgnumdanskar tíðindatænastur áðrenn mann sum tingmaður er so frægt ílatin at mann kann at mann kann taka eina eina eina fullbúnað og upplýsta søgu so landsstýrismaðurin skal vera ólukksáliga varin við at at harta vanligar tinglimir og og og flokkar her á tingi tá ið hann sjálvur býr í glashúsi tí tað húsið sum landstýrismaðurin býr í í hvussufer sum landsstýrismaðuri tað er ikki sterkari enn so at at at tað er bæði ígjøgnumsygdig og og øgiliga veikt so so lands egvl bara siga tað púra greitt hiðani frá at at landstýrismaðurin skal fara ónatúrliga væl við tjóðveldsflokkinum tá ið tað kemur til tjóðskaparsøkina tí landstýrsmaðurin veit innásinni at tjóðskaparsøkin var ongan vegkomin visti ikki var fyri tey tjóðskaparfólk sum millum annað búgva í fólkaflokkinum í í tjóðveldsflokkinum og í framsókn so tað sagt takk fyri
ja so fær landsstýrismaðurin tað orðið aftur ger so væl
tann hatta er tann retorikkurin sum okur hava hoyrt fleiri ferðir nú í seinastuni serliga frá fráatlasta bonki at landsstýrisfólk skula tiga tey skulu ikki svara aftur tey skulu vera eg veitikki hvat tey skula vera soleiðis er tað bara ikki harra páll á reynatúgvu tað er ikki soleiðis ongar háttarnir fáa meg at tiga slett ikki og og tað at eg havi havi argað tjóðveldsflokkin eg havi ikki gjørt annað enn tað at eg havi sagt viði tjóðveldsflokkin serliga eini basserað upp á eina røðu okur hilduð eina eina eina tordønrøðu sum ein maður helt her í dag ein kendur tjóðveldis løgtingsmaður nú er hann býráðsformaður hann hann er landsstýrismaður eisini og tað sum kom hann hann segði stutt ogt greitt hann siguri eg tosi sjálvur eg tosi ikki vegna tjóðveldsflokkin hví tí at maðurin er komin til avmakt hann veit at hetta er bara snakk og eg haldi at mamma hava log til at siga tað eg ætli mær at siga tað eg dugi ikki at síggja hvønn veg í tjóðveldið hevur ført ført føroyar á á tjóðarfrælsis leið okur kunnu fara aftur í tíðina at finna kanska onkrar men teir sum ráða í dag tað eru bara tos einki annað
holla royna tykkum fara í ta viðmerking
takk harra formaður eg haldi mann skal síggja ómetaliga illa vistimann ikki dugir at síggja tað at at fullveltis landsstýri sum lækkaði heildarveikingina við millum annað karisun ohanesen núverandi núverandi limi ímiðflokkinum odda at visti at tað er ikki var eitt stórt stig at sjálvbjargdingsleið altso tað er ein taðer ein øgilig vanvirðing fyri politisku gávunum hjá hjá øðrum fólkum at taka sær rívan til e einn landsstýrismanni og tá i tað kemur til landsstýrismannin so minna at landsstýrismannin á at landsstýrismaðurin er settur av tinginum hann er settur at tæna tinginum han ikki settur oman fyri nakar ting enna nakað líknandi sum tað kann tykjast í hesum førum landsstýrismaðurin situr í einum øgiliga øgiliga veikum stóli og hann skal ansa eftir hvat hann sigur við tingfólk takk fyri
harra
tað veit eg óalmindiliga væl er settir at tæna á tinginum tað er tí eg geri tað men nú gloymdi at hitt við við við radaranum altso eg kom til uttanlantsnevndina tá eg skuldi koma til uttalantsnevndina ikki eittsekund seinni og og viss uttanlantsnevndin hevði brúk fyri meir so kundnu teir kalla meg inn tað gjørdu teir eisini men tað var fall so saman sama dag sum sum sum danir kunngjørdu teirr ætla hvat er danir gera tað er ikki mín uppgáva eg kann ikki stýra teimum og men tá ið eg fekk nokk av upplýsingum fór eg til uttanandsnevndina og tað toriast avtí inn fyri nær tað skal vera eg tæni løgtinginum eg kann blíva sagd úr starvim nærtað skal vera men ikki av tjóðhaltsflokkinum
ja takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er hetta orðaskiftið at enda hetta aðalorðaskiftið eftir sambandi með einum fýritingarskipanini um úrvald uttan ríkismál tað er soleiðis at vit skulu undir triðju viðgerðir nú og aðrir viðgerðir og eg fari at niðurleggja tingfundin í fimm minuttir soleiðis at fólk fáa tíð at koma her sum eru annars í húsinum her gera seg kláran til at fara undir at undir triðju viðgerðir og aðru viðgerðir og atkvøða so her so vit siga at vit taka fundin upp aftur klokkan fimtan ja so er tingfundurin uppafturtikin og vit fara nú í holt við fyrstu nakrar triðju viðgerðir seks triðju viðgerði tann fyrsta triðja viðgerðin sum vit fara undir er av løgtingsmáli nummar hundrað og fimm tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um partuvs smápartafeløg taðer vinnufelagslógin o og so eisini annorðning við krafttret forferðina av lógum wís vr strivindur virksemhetur tað er tað sum eitur vinnufyritøkulógin og annorning um íkrafttretin forferina av lóg um rvrvstrivandi fondin fylgir broytingar til broyting í grannskoðararlógini og um at seta í gildi es p i e fyriskipan sum ta oysir so langt varð heitið á hesum her er tað nakað sum biður um orðið tað er tað ikki so orðaskiftið enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum og hetta málið varð samtykt við fýraogtjúgu atkvøðum fyri sjey ímóti og ongari blankari við aðru viðgerð vit atkvøða núaltso við aðru viðgerð var tað fýraogtjúgu atkvøn fyri sjey ímóti og ein eingin var blonkt so eg fari at heita fólk um at atkvøða ja vit eru liðug o at atkvøða málið er samtykt við átjan atkvøðum fyri seks ímóti og ongari blankar og er sostatt endaliga avgreitt frá løgtinginum tað næsta málið sum vit skulu hava triðju viðgerð av tað er løgtingsmál nummar hundrað og seks tað er løgtingslóg um broyting ar løgslóg um góðkendar grannskoðarar grannskoðarnarskoðanarvirki tað er grannskoðararlógin er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki orðaskifti er enda vit fara at atkvøða í hesum málinum og hetta málið var somuleiðis samtykt við fýraogtjúgu atkoðin fyri sjey ímóti ongari blankari og vit atkvøða nú í hesum málum løgtingsmál nummar hundrað og seksja eg haldi at tað er ein atkvøða sum manglar hon kom nú so verður so eru vit liðug átjan atkvøður fyri seks ímóti eingin er blonk hetta málið er samtykt við triðju viðgerð og endaliga avgreitt frá løgtinginum tað triðja triðja viðgerðin er av løgtingsmáli nummar hundrað og sjey tað er uppskot til løgtslógana serliga treytir fyri lógarálagdar í grannskoðan og fyritøkun almennu á tað er hann her p i e skipanin er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki orðaskiftið enda vit atkvøða í hesum málinum sum eisini varð samtykt við aðru viðgerð við fýraogtjúgu atkomum fyri sjey ímóti ongar blankar vit atkvøða núvælja tað er onkur tað er ofta ein sum er eitt sindur seinur at eg veit ikki um tað er tann sama horja veg eg haldi ikkimand klárrar nakað tað er átjan vit nú vórðu vit liðug átjan atkvøðu fyri seks ímóti og eingin er blonkt vit eru so í hetta málið er so samtykt við triðju viðgerð og endaliga avgreitt frá løgtinginum síðani er tað triðja viðgerð av løgtinsmálinumar hundrað og eitt tað er uppskot til ríkislógartelmanm at setar gildi fyri føroyar annordning við krafttretinvu forferðina av lóg um betalinger nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskiftið enda hetta málið varð samtykt við aðru viðgerð við trýogtretivu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari vit atkvøða nú við triðju viðgerðger sovælvit eru liðug at atkvøða málið er einmælt samtykt fýraogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin er blonk so er hetta málið avgreitt frá løgtingið síðani er tað løgtingsmál nummar hundrað og tvey tað er triðja viðgerð tað er uppskot til løgtingslóg um at seta úr gildi lóg sygdini til at letta utarbeids av niðurtsgøtu á panteregistri forfereruni nakar sum bir um orðið tað er tað ikki vit fara at atkvøða hetta málið var eisini einmælt samtykt viðaðru viðgerð við tveyogtretivu atkvøðum fyri ongari ímóti o ongari blankari o vit atkvøða núja vit er liðug at atkvøða fýraogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin blonk málið er samtykt og endaliga avgreitt og síðani er tað tann seinasta triðja viðgerðin í dag tað er av løgtingsmáli nummar hundrað og trý uppskot til løgtingslóg um økis nøvnán internet netøkis vlógina nakar sum bir um orðið tað er tað ikki so er orðaskifti endað vit atkvøða í hesum málinum sum varð einmælt samtykt við aðru viðgerð trýogtretivu atkøðum fyri vit atkvøða núog vit eru liðug at atkvøða málið er ein amál samtykt fýraogtjúgu atkvøðufyri eingin ímóti eingin í blóm og er endaliga avgreitt frá løgtinginum so vóru vit komin ígjøgnum triðju viðgerðirnar í dag og vit hava eisini tríggjar aðru viðgerðir og tann fyrsta av teimum er onnur viðgerðarløgsmálurin var hundra og tveyogtjúgu tað er uppskot til løgtingsógina at banna mismuni og tryggja javnviðgerð á arbeiðsmarknaðinum hetta málið hevur verið í rættarnevndini tað er kristian andreasen sum biður um orðið fyrst tað fara ger so væl
takk fyri hara formaður hetta málið hevur verið til viðgerðar í rættarnevndini og nevndin her havt fund fyri umboð fyri megd lgbt føroyar starvsfelagi fáráy arbeiðafelag fasamstarvi fáráy arbeiðsgevarafelag og landssýrsmannin í umhvørvisvinnumálum og nevndin hevur seg býtt síð ein meiriluta og ein minnuluta og meiriluter so undirritaði frimun rasmussen erhard joensen steffan klein poulsen hava hesar viðmerkingar tað er sjálv sagt at mismunur eiga ikki at veða gjørdir á arbeiðsmarknaðinum fleiri lógir eru longu galdandi sum seta band fyri mismuni løgtingslóg um javnstøðu millum kvinnur og menn skal forða fyri at mismuni verður gjørdur á areiðsmarknaðinum vegna kyn og løgtingið samtykkið í tvey túund og ellivu løgtingslóg um at banda mun í arbeiðsmarknaðinum vegna brek europeiski mannalættan sáttmálin sum í tvey túsund varð setta í gildi sum lóg setir sovnleiðis forboð fyri at mismunurn verður gjørdur og harumframt hevur eystursáttmálin um at basa øllum sløgum á mismun vegnar rasu verið í gildi fyri føroyar í tretivu ár øll henda lóggáva hevur sum endamál at tryggja at mismunin ikki verður gjørdur hetta her upskotið skal í sambænt sínum endamáli firliupskot skal skal sambrte endamálið tryggja javnviðgerð og bannað mismun á arbeiðsmarknaðinum vegna rasuhøga lit átrúnað ella trygg politiska áskoðan kyn kynslansannleika kynist te at sannføring aldurbrek ella jskaparligan ella fólkaeyðkenniligan upprunan hóast meirilutin er samdur um at mismunin ikki eia verða gjørd á fólki vegna nevndu umstøður er meirilutin av teirri áskoðani at upskotið ikki hevur fingið nóg gjølla viðgerð til at kunna verða samtykt tí uppskotið viðger umstøður á føroyska arbeiðsmarknaðinum sum fyrst og fremst eiga at verða viðgjørdur av pørtunum á arbeiðsmarknaðinum uppskotið hevur eisini munandi løgfrøðiliga ivamál við sær tí tað inniheldur eina røð av hugtøkum sum tað ikki er vanlig lóggeva um eitt nú inniheldur etta uppskotið ymiskar normar sum ikki eru í vanligum í lógartekstum so sum hugtøk óynsktur munnlur ella likamlig ratburður og ódámligt hugalag uppskotið inni heldur eisini fleri ivamál vítjandi mismun vegna aldur og spurningurin um at áleggja arbeiðsgevaðani bøtandi tiltøk er ein spurningur sum má metast at vera partur av sáttmálagrundalagnum á privata arbeiðsmarknaðinum meirilutin heldur somleiðis reglurnar um próvbirð og kærir verða rættliga ivasamar tað sama ger seg galdandi fyri ásekingina um at lógin kann skrúgva til viks ásetingar í kollektivum sáttmálum við meira lóggávan sum hendan sum tosað verður um her eigur at verða fingið til vega eftir eina gjødiliga viðgerð og fyrst og fynst og fyrst og fremst eftir eini áheitan frá pvørtum á arbeiðsmarknaðinum í hvussu áðrenn ta verðu lagt fyri løgtingið og á hesum orsøkunu tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykja uppskoti altso við øðrum orðum vit eru sjálvsagt í móti at mismunini verður gjørdur men vit meta ikki a hetta uppskotið her uppfyllir vanligan standard til gott lógarsmíð og hvørkið viðvíkjandi form við ela innihaldi og vit meta tað grundleggjandi sjónarmiði má vera tað at tá tað tá tað snýr seg um arbeiðsmarknaðin so má ynski um lóggávu koma frá arbeiðsmarknaðinum og í hvussu máta sum miðnimumn hava verið til viðgerðar hjá teimum áðrenn mann kemur et lógaruppskoti og tað mást so landsstýrismaðurin í í í í í vinnumálnum og arbeiðsmarnarmálunum taka sær av og hann eur eisini verið til hoyringar í í nevndini tað er tað sum eg val siga takkfyrihara formaður ja takk
so er eina viðmerking tað er rutt vang ger so væl takk
fyri altso tað sum eg eri mest stúrin um í einum uppskoti sum hesum tað er eitt teg hvat ið tað ger við við talufrælsi altso so sum eg lesi hetta lógaruppskotið so sigur tað at vissu tú sigur okkurt sum fær ein annan til at føla seg minni verdan óansæða hvat fyri motiv ella tilætlan liggur aftanfyri so er tað kriminaliserandi fyri avsendarin eg trúgvi vit øll eru komin til at siga ting sum hava sært fólk og sum hava fingið fólk til at fólk seg minni verda hvat hellir christian andreassen um at mann lóggevur upp á hendan mátan ja takk

altso taðer soleiðinr at lóggáva er fyrst og fremst reglur sum áseta rættindur og skyldu hjá fólki og lóggáva skal vera ítøkiligt orða og tað er n eisini ein stórur partur av okkara samfelagslívi sum ikki verður regulerað við lóg alt tað etiska økið er ikki at regulerað við lóg men er nakað sum vit fylgja og tað e eisini normar kulturur og hvat veit eg og tá mann fer at lóggeva um tað sum mann kallar fyri óynsktur munnligur ella ligamligur atburður ella ódámligt hugalag tá er man farin útum tað vanliga lógarhugtakið í mínari verð og tað kunnu vit ikki lóggeva um vit kunnu ikki lóggeva at fólk skulu skikka sær væl altso tað má vera konkret og ítøkiligt altso og vit kunnu heldr ikki moralst fordøma fólk við lóggávu lóggáva skal tryggja rættindir og skal tryggja skyldi hjá borgaranum og tí eru tað fullkorna burturvið at lóggeva upá hendan mátan sum tað verður skoldi upp her takkfyrahara formaður jatakk
næstu at røða verður ingilín didissen strøm ger so væl
takk fyri harrar formaður ja eg skal lesa ein part av álitinum hjá okkum í minnilutanum sum umfatar meg sjálva sirustenberg og hervør posdóttir

er eingin lóg ið gildi í føroyum í dag sum ítøkiliga tryggjar javnviðgerð á arbeiðsmarknaðinum og verjur ímóti mismuni í arbeiðsmarknaðinum fleiri av grannalondunum okkara hava líknandi lóggávu og slík lóggáva eigur at vera partur av einum framkomnum og væl skipaðum arbeiðsmarknaði javnstøðulógin hon hevur nakrar ásetingar men ein beinleiðis verja móti mismuni manglar eins og tá manglar ein ljóð ein lóg um javnviðgera arbeiðsmarknaðinum í tvey túsund og seytjan tók miðtú rørsland dik á seg og varpaði ljós á eitt nú kynsliga happing ella seks sjikano á arbeiðsmarknaðinum eisini í føroyum søgdu kvinnur frá ógvusligum hendingum á heimasíðuni miðtú føroyar punktum kom nei jú punktum kom í danmark kyknaði kjakið av álvara og skapti nógvar ringar í sjónum tá veinnanso fyri lyndi segði frá ógvusligari kynsligari happing í føroyum var í ein ávísan mun kjakast um kynslig happing og varð tá víst á at vit framvegis onga lóggávu hava sum verjur arbeiðstakara móti kynsligari happing á arbeiðsmarknaðnum megin reglur um javnviðgerð og bann mótvegis mismuni av øllum handaslag eru kjarnuhugtøk í fólkaræðinum og neyðugt er at geva fólki serliga verju og mótvegis mismuni á arbeiðsmarknaðinum vegna síni eyðkenni ella frábreyð hetta uppskotið verður við til at tryggja at vit hava eina nútíðarbaran arbeiðsmarknað við javnbjóðisrættindum til allar løntakarar at tryggja løntakarin javnviðgerð merkir at tey skulu viðgerast líka hetta er galdandi bæði í mun til beinleiðis og óbeinleiðis mismun á arbeiðsmarknaðinum lógin verður galdandi á arbeiðsmarknaðinum og eg sostatt ikki ein almenn lóg um mismun

javnstøðulógin sum eg kom inn á í í álitinum hon er ein ótrúliga týdningarmikið lóggáva sum hevur til endamáls at beina burtur allan mismun vegna kyn ásetingar í lógini tær snúgva seg um starvsseting eins løn yrkis og menningarmøguleikar foreldra frá veru og umboðan í almennum nevndum og ráðum og so er tað endan javnstøðunevndin sum varð sett á stovn sum viðger kærir um javnstøðu men eisini mismun vegna brek tað er ein lóg sum er grundleggjandi ohon er góð at byggja á men tað er eyðsæð at vit mangla lóg sum banna sjikano bæði generelt og eisini kynsligar sjikano onkur sum var inni til hoyringar vísti á at mann royndi at loysa øll mál um sjikanu innanhýsis tað haldi eg ljóðar fínt og gott og haldi eisini at mann skal royna men tað sum serliga hevur verið varpað ljós á í seinastuni tað er sakir har valdsjavnvágin skeikla tað vil siga at tað e ein sum er hægri standandi á arbeiðsplássinum sum onkursvegna ger seg inn á ein sum arbeiðir undir viðkomandi tá sigur tað seg sjálvt at tað verður heilt ótrúliga ringt at loysa nakað mál innanhýsis tí at tann sum hevur verið fyri sjikanu skal raportera til tann sum sum sum hevur skikanerað vit eiga at hava tryggjað teg lóg alt annað tað er at venda tað blinda eygað til tað hevur verið funnist at her í løgtinginum at mann hevur gjørt ein lista yvir hvørji eyðkenni skulu verða staðfest í lóggávuni ella vard veruleikin er at hesi her eyðkenni ella kriteriuni tey eru altso ikki komin av sær sjálvum mann byrjaði at gera mismunarlóggávu e eftir annan veraldarbardaga fyr nemniliga at tryggja at fólk vóru vard móti mismuni í lóggávu hetta var ein áheitan frá st hendan lóggávan er er so ikki ein generell mismunarlóggáva men ein sum er galdandi á arbeiðsmarknaðinum landsstýrismaðurin hann sigur seg ikki arbeiða við nøkrum líknandi uppskoti og tí vil mæla til at hetta her uppskotið tað verður samtykt í føroyar er eitt modernað land men verkið tað haltar aftaná harafturat so hevur aftur og aftur verið kritiserað at tá i mann ger lóggávu sum er basserað á kenslur ella at mann ger lóggávu sum er baserað kenslur tá mann ger lóggávu móti diskriminatióni sjokano tað eru nógv av okkara lóggávu sum er baserupa kenslur kensluna av at nøkur ting er í lagi og onnur ikki er í lagi og skulu fordømast ein kanning sum kringvarpið gjørdi herfyri vísti at fjórða hvør kvinna hevur verið fyri kynsligum ágangi ágangurin hann fer sum oftast fram á arbeiðsplássinum og tað er sum oftast talan um ein leiðara sum fremur ágangin tað er ikki í lagi og tað vísir eisini hví hetta ikki er nakað sum bara kann loysast innanhýsis á arbeiðsplássinum altíð hvørja ferð kjakið stingust veg upp um hvítavaldar tøgn í føroyum tí tað kemur til uppgerðirnar sum eru aðrastaðni úti úr heimi úr hollywood til danmarkar so ja so kunnu vit onkursvegna staðfesta at tað ikki er at grundin ikki er at kynslig sjikana ikki hendir í føroyum við hesum søgunum sum dunavindar kvinnur fortelja á miðtúo føroyarpunktum kom og við hesari kanningini sum kringvarpið gjørdi heldur kann tað vera grundin at vit ikki hava góðtikið tað sum ein trupulleika eitt nú lóggivið ímóti tí eg haldi eisini at tað er at forsmáa tær mannagongdirnar sum vit sum samfelag hava sett fyri hvussu vit døma og hvussu kæriinnsatsirnir viðgera kærur tá mann sigur ati at tað er for lætt at døma upp á grund av kenslum tá ið tú fert víðari við einum máli so mást tú hava eina próvbirðu tú skalt vísa á faktiskar hendingar vitnir og so framvegis táeir dómurnir og úrskurðinir sum hava verið í lógini sum líkist nógv hesari niðri vísa á at tað er ikki soleiðis tað fungerar at bara nú tí at eg føli meg happaða so verður onkur automatiskt stømdur tað er ikki soleiðis hendan lógin kemur at fungera tað haldi eg bæði er at forsmáa tað hvat sikana og seks sikana og happing á arbeiðsmarknaðinum er og eisini hvussu okkara ein satsur handfara klaður ja og annarso vil eg heita á løgtingið um ati samtykkja heitta uppskotið nú tá ið tað er meira ella minni greitt at tað ikki kemur nakað líknandi uppskot frá landsstýrinum takk fyri harra formaður
ja takk so eru tað viðmerkingar rutt vang fyri eina viðmerking ger so væl takk fyri ja nú
sýnist ráðarin at vita hvussu hendan lógin kemur at virka men tað sum lógin sigur er jú at vit eg kenni meg minni verdan av onkrum sum verður sagt á mínum arbeiðsplási so kann eg kæra viðkomandi og tað er upp til viðkomandi at prógva at tað ikki var soleiðis tað stendur akkurát soleiðis í hesari lógini seinast hevði mortensen komað niðan við hesari lógina so broytti hann strikaði tvey orð sum gjørdi at akkurát hasin veikleikin fer úr lógini tað hevur mann ikki valt í nevndini er tað til ætlað ella er tað gloymt ynskir mann at tað skal vera soleiðis takk fyri ja takk gjørt so væl
strong takk fyri
nú er tað soleiðisin at tá eg vísi hvussu lógin kemur at virka so vísi eg til at her er ein blanding av tveimumn ella eftir ein samanseting og ein tillaging av tveimum donskum ølóggávum sum eru settar í verk á arbeiðsmarknaðinum niðri og har sær mann hvussu hesar lógirnar fungera og tað fungerar ikki soleiðisar at tá ið eg sigi at ein útsetti meg fyri happing so er so verður viðkomandi automatiskt stømdur tað skal reisast prógv fyri tí og tað skal ígjøgnum eina kæru støðu har sum allar allar síður av sakini verða lýstar so eg eri ikki so bekimrað sum ruttvang er fyri akkurát hesum her proplematikkinum tí eg trúgvi at tað er týdningarmikið at vit hava hesa lóggávu sum verjir arbeiðstakarar í mun til seksuella sjikano og eisini happing takk fyri harrar formaður jatakk
so er ta eykun samuelsen sum fena viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaðu
har nú nevnir ingilin titriksen streymt at her við miðtú og kynsligari happing og hví tað er at vera so ein tøgn um tað í føroyum sjálvt um kanningar vísa at fjórða hvør kvinna hevur upplivað tað so er kemur tað kanska av at vit skjala nakra skipan at handfara akkurát hendan trupulleikan eg haldi eisini at tá mann tosar um mann siga í gáv sær ein happing á arbeiðsplássinum at tað er oftani fólk føla seg happaði úr sínum starvi ella ofta tað veit eg ikki tað kemur fyri hvønn fall mann hevur hoyrt um tað men har har er heldur eingin skipan at taka tað tað sum so vanliga hendir er bara partarnir ósamdir og so fær mann kanska eina fráfaringaravtalu ella okkurt sovorðið men tað er jú eisini eitt fyribrigdi sum mann kennir aðrastaðni at tað er regulera happing á arbeiðsplássum so at tað burdi mann kanska eisini havt eina skipan sum kundi takkla tað takk fyri harra formaður

takk fyri viðmerkingina ja tað er so sanniliga eisini týdningarmikið tá tað kemur til happing sum ikki er ikki er kynslig kapping eg haldi tað varð sagt íein av hoyringspørtunum kom inn og segði tað at føroyar er eitt modernað land men visu vit hyggja inn í lóggávuna so er tað nógvastaðni at vit halta aftur út og eg haldi at akkurát tá ið tað kemur til at verja arbeiðstakarar ímóti sjikano ella tí sum mann í hesari lógini hevur umsett til happing tað er í øllum førum eitt evni sum vit mangla at lóggeva ímóti í í føroyum og tað verður evarð eisini víst á frá meirilutanum at nú hava vit javnstøðulógina so skuldi alt verið so fínt men akkurát javnstøðulógin honi hon loysir nakrar aðrari ella lýsir nakrar aðrar trupulleikar enn akkurát hetta við við kynsligari kapping takk fyri harra formaðurja takk so er næsti røðari
tað verður silisdegn berg ger so væl
takk fyri harra formaður tað eri eg sjálv og ingilin didiksen strøm og hervóru posdóttir sum hava gjørt eitt felags álit har okur mæla løgtinginum til at taka undir við hesum her uppskotinum og visti mann hyggur settir søguliga aftureftir so er lóggáva um at banna mismunir nakað sum hevur røtur nokk so langt afturi og tað var aftan á kríggið at tann tilgongdin fór í gongd og okur vita faktisk eisini at tað enn er soleiðis at tað er neyðugt at verja til dømis minnilutabólkar í lóggávu okur hava aðra verju at borgaran okur hava til dømis javnstøðulógina og okur hava eystursáttmálan um rættindu hjá fólki sum bera brek men taðer púra rætt sum tað bleiv sagt eisini í áðni ati visti mann hyggur eftir lógarverkinum so er tað so er tað tørvur á eisini at fáa hesa her lógina samtykta og kemur hon ikk í hesum føruum so ivist eg ikki í at hon fer at koma tað eru fólk sum ikki kenna sær hógv visti mann kann siga tað so sum ikki kenna hvar mørkini ganga og eg veit at tað kann virka eittsindur drastiskt at fara inn og arbeiða við lóggávu men tað eigur ikki útlukka tað at mann eisini arbeiðir við hugburði tí hetta her við sjikani og happing og hvurta sínum er eisini nakað sum fer fram á arbeiðsplássim tei vita okur av vissi okur sum samfelag vilja forða fyri at mismunir verður gjørdur á arbeiðsplássum so er tað neyðugt og sjálvsagt at hetta er skipað í lóg fyrst og fremst fyri at tryggja rættvísa viðgerð tá ið hann er fær í mismuni men eisini fyri at geva gera arbeiðsgevaranum greitt hvar markið gogongur og fyri at vísa vissa arbeiðstakaran um eisini sínir rættindir og tað er eingin lóg í gildi í føroyum í dag sum ítøkiliga tryggjar javnviðger á arbeiðsmarknaðinum om so verigur ímóti mismunni og fleiri av grannalondunum hava líknandi lóggávu og slík lóggáva er eisini øgiliga ofta partur av einum framkomnum og vælskipaðum arbeiðsmarknaði uppskotið haldi eisini hevur ein annan øgiliga stóran bata í sær og tað er efther sum eitur tillagingarskyldan sum er lýst nokk so væl uppskotið bøtir eisini um møguleikar hjá fólki sum bera brek í lógini er ásett ein tillagingarskylda og tað merkir at tað verður álagt arbeiðsgevaranum at tillaga viðurskiftini á arbeiðsplássini soleiðis at fólk við breki kunna virka á staðnum tað haldi eg er ein ordiliga góð áseting sum mann hevði hvørfall kanska man endaliga hevði kunnað funnið semji um tað og tikið tað út sum eit broytingaruppskot so hevði mann eisini rokkið nøkrum uppskotið ásetir eisini meginreglur um javnviðgerð og beinleiðis og óbeinleiðis mismun táð avlýysir happing kynslig happing og forðar fyri at boð kunnu gevast um at gera mismun á arbeiðsmarknaðinum grundað á eyðkenni ella frábreyð hóast lógaruppskotið í vavi ís stutt so er uppskotið víðfevnandi og gevur løntakarum og umsøkjarum eina verju sum okur ikki hava sett fyrð tryggjaða við lóg føroyski arbeiðsmarknaðurin er væl skipaður tað kom eisini væl fram í hoyringunum men fakfeløgini hava ofta víst á at nógv lóggáva á økinum er gomul og at tað er tørvur á dagføringum og okur hava eisini viðgjørt nonnur arbeiðsmarknaðaruppskot tað seinnu árini feløgini ofta hava víst á at hetta er eitt av teimum tingunum sum manglar minnilutanum kunnugt so verður tað ikki arbeitt við málinum øí landsstýrinum í løtuni og tí er tað heldur einki sum røkist fyri ati tað verða tikið o nøkur stig fyri at verja løntakaran betri í lóggávu í hesari í hesum samgonguskeiðnum og tey seinastu árini tá hevur tað eisini verið rættiliga nógv kjak um hettaher við aldri um aldur sum avgerandi fyrrinir fólk fara av arbeiðsmarknaðinum og tað hevur verið ella haldi tað tykist at vera semja um at mann skal hava rætt at fara av arbeiðsmarknaðinum tá man er komin til pensjónsaldri men hin vegin so eru tað alsamt fleiri sum velja útseta pensjónina og sum eisini vísa á at aldur ikki eigur at vera it kriterium fyrr en nær en mann skal fara av arbeiðsmarknaðinum og landsfelagspensjonista hevur millum annað eisini víst á at tey ynskja at fráfaringaraldrin verða avtikin okur í minnulutanim halda heldur ikki at aldur frameftir skal vera eitt kriterii hær fólk fara av arbeiðsmarknaðinum og tí seta okur fram eitt broytingaruppskot tað var faktiskt ein feilur at tað ikki var í upprunauppskotinum tað hildu okum tað var men okur mæla til at mann strikar grein trý stykki fýra og tað er tann ásetingin sum sigur at mann kann siga fólk upp vegna aldur so okur hava tikið tað í sum eitt broytingaruppskot soleiðis ati at tað verður soleiðis at mann framyvir ikki noyðist at fara frá vegna aldur so hetta verður atkvøtt í tveimum broytingaruppskotið um aldur verður fyri seg og so verður restin og okur vóna sjálvandi at bæði verða samtykt takk fyria
jtakk næstu røða verður støðkan klein poulsen ger so væl
ja lat meg siga beinanvegin at sum sum formaðurin í rættarnevndini esi vara fram at vit eru øll ímóti diskrimunering ímóti tí at gera mismun men vit seta spurnatekin við og og faktiskt afturvísa at at hetta er loysnin sum sum liggur á borðinum her og vit síggja f fyri at taka eitt aktuelt mál og sum um finnur ein bólk ella fleiri tí ymiskar fólk leggja í tað uom hetta liðskiparabandið vit síggja hvussu tað hvuss tað splyttar og hvussu ymiskt føroyingar síggja upp á tað og tað ger tað øgiliga trupult tí at tað eru so ræðuliga nógvar kenslur upp á spæl menharra formaður eg eg vil uppá ongan máta baktelisera happing ella tað t gera mismun men eg síggi bara hetta ikki um loysnina eg haldi ikki hetta er ein góð loysn

føla og og kenslur tað tað ger tað øgiliga trupult eg trúgvi ikki at tað nakraner at rigga at gera lógarsmíð sum byggir á á sovori hugtøk sum byggir á okkara kenslur sum er kanska tað mest óítøkiliga við kunnu byggja kenslurnar flóta og og tað fara hendaha við tíðarandanum og og alt eftir umstøðum og tað tað tað er bara ræðuliga óhonkrípuligt og ber tað til at forankra lógarsmíð í í eitt sovort hugtak og og hoyringspartar eisini víst á at at hetta her við at øll ikki eru nevnd altso eru vinniyvir ella innia í positivari diskriminering hví hví er tað júst hesi sum verða nevnd hví g ikki onnur skuldi man ikki gjørt eitt generelt bann tað er ein spurningur sum r verið reistur øhog men so bleivhon annars b væl og virðiliga undirstrika at uppskotið sjálvt er rættiliga illa arbeitt gjøgnum arbeitt segði tað at tað at ein arbeiðsbólkur hevði verður knýttar at at hesum uppskotinum tað tað var ein lygn tað tað passaði slett ikki tí at hetta bleiv skundað ígjøgnum tað var ein innkalling av ymsum partum og so bleiv uppskotið lagt fram og og tað vil eg geva teimum rætt tíð tað kann an ikki kalla einum arbeiðsbólk tað er ein ógvuliga tað er sovorðun ja lynhoyring altso av av nøkrum partum og samstundis sum at tað er so illa arbeitt so er hetta eisini ræðuliga

øog og har helt onkur at visumasn kal fara hendan vegin og tað var ikki ikki tí at allir heimspartar var ímóti í regluna á økinum men visti mann skuldi fara á hesa leiðina so var millum annað trý partarsamráðingar ein loysn har har allir partar sleppa at vera við at mynda uppskotið og og ígjøgnumarbeiða tað og ikki ikki bara skunda nakað sovørt her ígjøgnum sum er so inntrívandi tað tað er intrývandi yri fyri leiðsluna og tað er introroyndi fyri arbeiðsfólkini og og sum ruttvang eisini vísti á talufrælsi tað haldi eg er eisini øgiliga ræðandi tá vit nærkast talufrælsinum so nógv t at gera okkum inn á tað sum í hesum uppskotinum so so eg vil taka undir við við teimum hoyringspartunum sum sum vísa á at vit mugu hugsa okkum øgiliga væl um visu vit visu vit skulu gera slíkt lógarsmíð men hvat er so loysnin øeg haldi ikki tað er eitt serliga einkult svar upp á hendan trupulleikan í hesum førinum ella í hesum uppskotinum yski an a fara inn við lóg ar tað sjálvandi herver meira ynskiligt at at borgarin sjálvur gjørdi upp vð henda trupulleikan men tað altso at at borgarin sjálv tók ábyrgd og og sá at hetta var skeivt og og og kóvdi henda trupulleikan men men mann ynskir so her at fara inn við lóg og eg haldi tað er øgiliga trupult vit kunnu seta skipanin í verk við t kunnu seta lógir og alt møguligt verk men men viss hjarta hja hesum borgarin bara er ein skeiv stað og teir veruliga ynskja at gera mismun altso hvat hvussu nógv hjálpir hendan lógin upp á tað tað havi g hug at seta spurning við men men vil so eisini vísa til at visumá fer hendan veg sum má ein trýpartar av samráðing ella okkurt líknandi verða arbeiðshátturin

men men hetta hetta minnir um atso vit byrja at lóggeva inn á moral í hesum onkur vísti a men vit vit hava lóggivið fyri at mannikki skaln stjala ikki drepa og annað men eg haldi her fær mann eisteg víðari og skuldi skuldi o sagt okku skulsu eisini ólóggeva um ótrúskap og onnur evni er ta skal tað eisini vera ólógligt og og straffast við einari bót og og ein fongsladressing eg

og hvussu stórt hetta problemið er tað tað haldi eg eisini øgiliga ilt at meta um tað er sjálvandi øgiliga stórt fokus á hetta her í løtuni sum ingilin diterssen strøm vísti á men men eingin av av fakfeløgunum kann vísa á áserliga nógv mál ella ógvuslig mál og og tað vóru kanska nøkur heilt fá møguliga tá kemst av at tærtabu er eg veit ikki og ja tað ger tað øgiliga trupult me eg haldi sum sagt ikki at hetta er loysnin harra formaður og eg vil heldur ikki baktalisera happing og tað at gera mismun tað er sjálvandi ikki í lagi men eg eg síggi ikki hetta sum loysnina og tað haldi eg at vit fingu nokk so væl undirstrikað av fleiri hoyringspartum sjálvt um tey vístu at tey ynsktu ikki vóru ikki ímóti reglum á økinum men men hetta var ikki akkurát tað
ger so væl
takk fyri harra formaður eg veit ikki um eg skilt ta er rætt men egsegði steffan klein polpoulsen at uppskotið var illa arbeitt altso taðil landsstýrið faktisk undanfarna landsstýrið sum sat við hesum her tað ikki nakað sum okhava sita og funnið uppá hat eg verið í tinginum fyrr og tað er útarbeitt í landsstýrinum og har hevur mann havt partarnir við men tað er rætt at í hoyringini er onkur víst á at tey hevti ynskt seg tikið tikna meira við í prosessini serliga móti endanum tað er so tað men hettar ikki nakað sum bara kemur burtur úr ongum men tað var ein spurningur og tað var tar um talufrælsið sum eg skilti so er røðarinstúrin um at hetta kann gera seg inn á talufrælsið altso hvussu kann tað t altso at verja fólk ímóti mismuni gera seg inn á talufrælsið hjá einum øðrum eta ikki altíð undir ábyrgdja takk ger suv

segði faktiskt at hetta var illa arbeitt og tað grundaði á at tær hoyringar sum vit hava havt tí at tað verður borið fram av ja undanfarna landsstýrið at mann hevur havt ein arbeiðsbólk og spurt nakrir partar men teir tey føla segikki a vera partur avan arbeiðsbólki tí at tey verður hoyrd einaferðinar og tað gekk øgiliga skjótt fyri seg og so bleiv uppskotið lagt fram og og samstundis vísi eg eisini at htar r øgiliga inntrívandi lógarsmíð og tí haldi eg tað var má vara nógv meir grundditt arbeiði gera vissu mann skal hava lóggáva í hesum økinum og ja eg eg oyttist líkasum eg bara fram í fyrstu viðgerð og rut vang hevur eisini víst á hat het her við talufrælsinum at eg hald tað beiv øgiliga fahrligt vis vit visu vit byrja at avmarka talufrælsið og tað merkir ikki at at eg ikki aldi tað fylgir ábyrgd við talufrælsinum tað fylgir ótrúliga stóra ábyrgd við talufrælsinum men eg haldi tað er r nokk so ræðandi at fara inn og og ja og seta eina eina spennitroyggju um talufrælsi tað tað ræðist eg eisini takk hara formaðurja takk
so verur næst at røða rutt vang ger so væl takk fyri harra formaður
eg havi viðgerat heitta uppskot frá tjóðveldinum sum hevur heitið at bamma mismuni og tryggja javnviðgerð á arbeiðsmarknaðinum og eg fari ikki at taka undir við tí og eg haldi bara at eitt eitt lógaruppskot við einum sovorðnum heiti má mann grundgeva fyri hví mann ikki tekur undir við eg haldi her er nógv gott í hesum uppskotinum millum annað at dámar mær væl hetta her við skyldini hjá einum arbeiðsgevar í fall at tað eru fólk í starvi sum bera brek at mann ger tað sum skal til sjálvandi innanfyri rímiligar rammur fyri at fólk framhaldandi kunna starvast á arbeiðsplássinum tað taki eg fult undir við eg taki eisini eg gangi stórkt inn fyri at vit uppføra okkum ordiligt við hvønn annan at vit vísa virðing fyri hvørjum øðrum eg gangi eisini inn fyri javnstøðu og at mann ikki ger mun á fólki stórt sæð óðansæð hvat fyri slaks menniskjur vit tosa um men eg trúgvi eisini sera nógv upp á dialog tað at tosa saman eg trúgvi nógv upp á tað at siga sína meining og eg haldi eisini viðhvørt skal mann kunna siga sína meining eisini um onnur taka tað illa upp eg haldi at tað er dealog sum flytur okkum eg haldi at tað er við at tosa saman at vit blíva klókari vit koma at skilja hvønn annan við at spyrja hvønn annan við at forvitnast og eisini útfordra hvønn annan vit skulu minnast til at hetta er ikki bara altso hetta handlar eisini um politikk um politiskar áskoðanir og eg haldi vist tað er nakrastaðni vit kunnu læra at skilja hvønn annan so er tað á arbeiðsplássinum og har havi eg hug at sammeta við hvussu tað fyrigongur á sosialu miðlunum í dag eg haldi ikki tað er serliga gevandi nógv av tí kjakinum sum fer fram har tvørturímóti so haldi eg tað er viktigt at vit hava kjak og prát á arbeiðsplássinum í daglig dagnum harvit eru tí eg trúgvi tær soleiðis vit koma at skilja hvønn annan eg haldi at hetta er ein vandakós serliga er tað orðingin eg havi sagt tað fyrr altso tað stendur jú beinleiðis har at visti mann í hesari lógina at í fall tú sigur nakað sum hevur tað avleiðing at ein annar persónur kennir seg minni verdan so er tað definerað sum happing tað stendur ikki hvussu ofta tað skal sigast ella hvussu ófantaliga tað skal sigast ella tað skal verða til ætlað tvørturímóti stendur tað at visi tað hevur sum endamál ella hevur tað sum avleiðing tað kann ikki lesa sum annað enn at tað er líka mikið hvussu tað varð ætlað tað at ein persónur kemur at føla seg minni verdan av einari útsøgn definerar útsøgnina sum happing eg haldi tvørturímóti vit hava brúk fyri tryggari karmun rundanum tað at siga sína meining um alskyns viðurskiftir so tað er altso orsøkin til at eg ikki fari at taka undir við hesum her uppskotinum sum eg longu havi sagt so so gjørdi hevi morsen tað tá ið hann kom niðan við hesum uppskotinum at hann strikaði tvey orð ella avleiðing tað ger uppskotið heilt øðrvísi og tað undrar meg at mann ikki hevur valt tað í sambandi við entirna mann hevur lagt tað fram ella mann hevur viðgjørt tað í í nevndini tí tað ger altso uppskotið til nakað heilt annað serliga tá ið mann hevur lagt próvbirðina á tann sum hevur sum eigur útsøgnina hja eg haldi eg gjørdi eisini vartvið ta undir fyrstu viðgerð at vit fóru ikki at taka undir við hesum uppskotinum og tað er altso tí at vit síggja tað sum eina hóttan fyri talufrælsi og ikki tí at vit eru ímóti javnviðgerð á arbeiðsmarknaðinum takk fyri ja takk sol a ei viðmerking tað er
siorcemberg ger so væl takk fyri formaður
eg haldi at tað við tillagingarskyldini er ein øiliga góður partur av uppskotnum og sjálvandi er tað altíð gott at hava dialog og kjak men tað merkir heldur ikki at mann skal siga alt men harvið ikki sagt at mann ger seginna talufrælsi tað er eingi sum hevur áhugi í at gera seg inn á talufrælsi tað tað dugi g ikki ordiliga at skilja men vistu tað er soleiðis at framsókn ynskir at mann tekur tvey orð úr uppskotinum øog vild taka undir við tí soleiðis so kann ruttvang skjóta upp at fáa hatta aftur í nevnd ø og so kunnu okur hygjaupp á tað takk fyri ja takk ger so væl
vong haldi eg segði longu fyrstu viðgerð
at vit royndu at hampa upp á tað tá ið tað var seinast fyri at fáa tað so átrúligt sum tað nú kundi blíva eg haldi vit vóru nokk so hótt tá ið vit vóru í samgongu um at taka undirvisini her uppskotinum og eg haldi í tí støðu vit eru í nú har sum tað eingin kann vænta av okkum at vit taka undir við uppskotinum so fara vit heldur ikki at gera tað og tað verður heldur ikki mítt uppskot at koyra tað aftur í nevnd takk fyri
so eri hendan onnur viðgerðin dug og farið verður undir atkvøðugreiðslu ja vit fara so at atkvøða hesum málinum
ja tað er soleiðis at her er eitt broytingaruppskot frá minnilutanum í rættarnevndini og tað skulu vit so atkvøða um fyrst vit atkvøða nú í hesum er málinum og tað r um broytingaruppskotð hjá minnilutanum sum er siri stenberg ingilín strøm og hervør posdóttirja vit eru liðug at atkvøða broytingaruppskotið í falli tað er ellivu atkvøður fyri fimtan ímóti eini blonksostatt er broytingaruppskotið fallið og vit skuldu so atkvøða í hesum málinum sjálvum málinum soleiðis sum tað har lagt fram o vit atkvøða núvit eru liðug at atkvøða tað er málið í falli tíggju atkvøður fyri seytjan ímóti eingin bongt sostatt er hetta málið falli og avgreitt frá løgtinginumja og vit fara so víðari í skránni í dag og koma nú til løgtingsmál nummar hundrað og fimmogtjúgu tað er onnur viðgerð og tað er uppskot til samtyktar um føroyskt undirvísingartilfar í landbúnaði hvør biður um orðið tað verður fyrsti beinta løgið sum fær orðið ger so vælja takk fyri harra formaður
til viðgerðarer uppskot tykil samtyktar um føroyska undirvísingartilfarð úr landbúnaði og eg skal lesa álitið hjá meirilutanum í í mentanarnevndini tað er bjørt samulsen tingkvinna sum hevur lagt málið fram fimtan mars tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð átjanda mars tvey túsund g einogtjúgu er tað beint mentanarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi sætta og sjeynda apríl tvey túsund og einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndina fund við bóndafelagið undir viðgerðini hevur nevndina fund við bóndafelagið landsstýrismannin í umhvørivisog vinnumálum helga abramsen saman við búnaðarstovuni og landsstýrismannin í uttanríkisog mentamálum jenisarana saman við námi og miðnámi í vestmanna og undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin tað er djóni nolsøe joensen jóhannes joensen beinta løgu og bjarni kárason petersen hevur hesar viðmerkingarnar allir partar ið hava verið til hoyring í málinum hava verið positivir um at fáa føroyskt tilfar til undirvísing innan landbúnaðarskeið og undir viðgerðini er í nevndini eg komi fram at tørvur er á undirvísingartilfarið í føroyskum umviðurskifti innan fyri landbúnaðið nakað tilfarið er longu á føroyskum og sumtatí verður eisini nýtt í undirvísingini men tørvur er eisini á at fáa savnað tilfar saman savnas ta tilfarð saman sum longu er so tað verður lættari atkomuligt harumframt er eisini stórur tørvur á meira undirvísingartilfarið á føroyskum og hetta kann vera tilfar sum er umsett men tað kann eisini vera tilfar sum er upprunað føroyskt og sum beinleiðis er um føroysk viðurskiftir fæst meira føroysku undirvísingartilfar inn í undirvísingina á landbúnaðarskeiðnum so fer hetta eisini at menna landbúnaðin í føroyum og við hesum viðmerkingum so tekur meirilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyri hara formaður ja takk tað er
náina viðmerking bjørt samuelsen
takk fyri nú var hetta sjálvandi eitt eitt lítið men rættiliga álvarsamt uppskot vit hava lambúnaðrundirvísing har eini sum eini hálvtrýss fólk taka um árið og sum haraltundirvísingarpróvtøkutilfarið er á útlendskum máli og eg skilji at tey sum hava verið í nevndini hava verið øgiliga positivig fyri uppskotinum og eg skilji eisini at búnaðurgrunnurin hevur saktsi sinnaðin til at fíggja hetta her hóast búnagrunnirin nokk ikki var innkallaður til hoyringar men at at umboða í nevndini nokk vita av tí hvør man vera orsøkin til at mann mann mælir frá at samtykkja tað tá ið uppskotið faktiskthevu fingið øliga góðar móttøku millum tey sum hava tørv á í snæðeintalva
takk fyrra formaður ja tað eru púra
ratt øll allir partar sum hava verið til hoyringar hev hava verið rættiligani positivur um hettar og víst á hvussu umráðani tað er at hava føroyskti undirvísingartilfar innan fyri landbúnaðin og tað varðu eisini víst at tað kundi vera við til at menna landbúnaðin uppaftur meira tí tað eri sjálvandi á í ávísum førum serstøk viðurskifti sum gera seg galdandi og tað kom eisini fram at onkur har onkur vísti á at ein partur av fíggingini til hetta tilfarið kundi kanska verið úr búnaðargrunnunum tí tí tað sjálvandi hevi stóran týdning fyri allan føroyska landbúnaðin so hvísamgonguumboðini sum annars eisini hava verið positivt mæla frá at samtykkja tað tað kann tykjast eitt sindur undrunavert um tað kanska bara er tí at tað er eitt andstøðuuppskot tað kundi kanska bent aftað tí at hetta hevr verið eitt rættilig uppskot sum hevur fingið rættiliga positiva móttøku takk fyr hara formaðurja so fær
beinir jo johannesen orðið ger so væl
takk fyri harra formaður eg skal lesa álitið hjá minnilutanum upp minnilutin beini johannesen hejensachar jensen og edvar jacobsen hevur hesar viðmerkingar undir viðgerðini í nevndini hevur tørvurin á føroyskum tilfari til landbúnaðarundirvísing verður lýstur nakar av tilfari er á føroyskum men tó manglar nógv eisini bleiv greitt frá at stórur tørvur er á føroyskum tilfari innan nógv onnur øki á miðnámið er tørvurin mettur til fjøruti miliónum krónur og eisini eru serstakliga stór tørvur á tilfar til heilsuútbúgvingarnar í suðuroynni landsstýrismaðurin í uttanríkis og mentamálinum boðaði frá at arbeiði er í gongd við at útvega føroyskt undirvísingartilfar á øllum økjum og tí metir minnilutin ikki at tað er neyðugt at heita á landsstýrið um at fara í gongd við hetta arbeiðið við hesum viðmerkinguum tekur minnilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið og eg kann líka leggja afturat tað at stórir á nógvum økjum íð nevnti millum annað miðnám herbeint og mæla tey serliga tað er øgiliga stór tørvur á tilfarið í hósskúlanum í suðuroy tí har er tað haldi g eg veit ikkium taðvar nakað føroyskt tilfar akkurát tískúlanum og har tað eisini nógv sum nógvir tilflytarar sum ganga á tískúlanum og kanska ikki dá á danskt sjálvt og har er alt tilfarið av donskum so har er tørvurin eiin stórur so ati men lanstýrsmaðurin sum sagt arbeiði við hesum her málinum og vónandi so kann hann fáa eina hvortfi a fáa sett ferð á hetta her og eisini eisini innan hini økini so ja takk fyri harra formaður ja takk tað er onkur viðmerking fyrsta
er tað bjørt samuelsen
takk fyri eitt sindur vónbrotin av fólkaflokkinum vit hava áður tikið undir við lógaruppskotum frá fólkaflokkinum tá ið fólkaflokkin sat í andstøðu men tað er so í lagi men eg ætlaði at spyrja beinini hansara at tað er gott at samgonguumboðini vísa á at tørvir eru í føroyskum tilfari av nógvum ymiskum útbúgvingum millum annað eisini heilsuuppbúgvingum í suðuroynni men kann beinini johannesen siga nakað um um landsstýrismaðurin nevndi møguleikan fyri at fíggja hetta úr búnargrunnum og um tað er ikki eitt sindur harmiligt at mann sigur mann ikki vil gera føroyskt undirvísingartilfar um landbúna tí at tørvin er stórur aðrastaðni eisini mann hevur á búnargrunnum sum hevur nokk so nógvar pengar og kennir beini johannesen til at búnargrunnurin er positiv sinnaður til at fíggja hettar og nevndi landsstýrismaðurin undir viðgerðum tann møguleikan takk fyri
ensen ja
a altso tá ið vit høvdu viðgerðina eisini sjálvandi tørvurin á undirvísingartilfarið á landbúnaðarøkinum bleiv lýstur og har er tørvur á tí men mann metti eisini frá sumum portum av at tað var ikki tað sum var bráðneyvnt í mun til aðrar útbýggingar so at mann helt ikki at tað var tað sum var tørvur at raðfesta fremst men tá tað kemur búnargrun so so so nevndi landsreknan tað at mann kundi farið tann vegin og um tað skundaði undir í prosessina at gera tað so hevði tað verið super og hevði tað verið veldigt um mann fekk tað upp í lag til fíggjarlógina kanska so ja takk fyri
takk fyri formaður ja
nú vóru vit í merlutanum í mentanarnevndini við upp á at at gera føroyskt tilfar og vit halda taðer viktigt at at fáa føroyskt tilfar til eisini hesa útbúgvingina ella bara spyrja beini johannesen um anlara vera við til at tryggja at landstýrsmaðurn fer í gongd beinanvegin við at fáa gjørt hetta mann kann siga lítla sum skal til fyri at fáa føroyska tilfarið takk fyrieinrjohannese
ja alto
so landsformaðurin hann góðdi væl frá í nevndini og segði at tey vóru í gongd við hetta her arbeiðið og eg havi álit at landsformaðurin skal nokk fáa okkurt burtur úr hesum økinum og eisini fara ein dialóg við styr til løgum stag at búnaðargrunnum eru sinnari til at fíggja okkurt so eisini at taka tað upp og eisini hava tað við til fíggjarlógviðgerðina takk fyri so er tað edvaða
takk fyri formaður
tá ið viðgerðin var so bleiv tað nokk nógv tosað um hetta her at tað finst nógv tilfar men tað var líkasum at fáa tað savnað saman og og akkurát tað sum beini ohannsen inni á eisini so er eisini nakað av peningin búnaðargrunnin skuldi brúkt til endamálið vit vildu heldur bara síggja tað í eini stóra heild tí at landssýrsmarur vera positivur um at fara í gongd við hetta og vit skussu nokk gera okkara til at at fylgja tí upp at at at vita hvat hvsu hvussu hetta kemur at síggja út og og ja hvat fyri pakkan kemur við men men tað vísti hann vísti ær hein vi í tí og eisini samband við fígging so mettu vit eisini tað sum egi sagt longu at tað var eisini annað tilfar eg má líka síggja í einum perspektiv hvat hvat ið var týdningarmesta at koma fyrst takk fyri harra formaður beinir johanesen

ja tað eru so nógv sum má raðfestast her og og eisini hesum økinum hvat skal koma fyrst og hvat ska kom læstu so framvegis og mann metti kanska ikki akkurát hesu økinum atað tað var bráðneyðug tørvur at fáa alt liðugt á vegin men hin vegin sovist er tað alternativa mann kann finna onkran veg til atfíggjadag og síðani kanska a fáa okkurt upp í lag hesum øginum so haldi eg tað hevði verið øgiliga gott takk fyri ja takk fyri
so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endaðog vit atkvøða so í hesum málinum uppskot til samtyktar um føroysk undirvísingartilfar í landbúnaði her er einki broytingaruppskot vit atkvøða núso eru vit liðug at atkvøða málið í falli tað ertrettan athvøður fyri fimtan ímóti eingin blonk málið er fallið og avgreitt frá løgtinginumja og so koma vit til tað seinastu aðru viðgerðina í dag og tað er í løgtingsmál nummar hundrað og níggjuogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um at seta í verk sorgarfarloyvi til foreldur sum missa eitt barn áðrenn tað er myndust hvør biður um orðið tað er bjørt samuelsen sum fær orðið ger so væl
takk harra formaður hetta er álit í løgtingsmáli hudrað og níggjuogtjúgu uppskot til samtyktar um at seta í verk sorgarfarloyvi til foreldur sum missa eitt barn áðrenn tað e mindut djóni nolsø joensen tingmaður legði málið fram fimta mars og eftir fyrstu viðgerð varð tað seytjanda mars beint vinnunevndini nevndin viðgjørdi málið á fundi trettanda apríl undir viðgerðini hevði nevndur fund við landstýrismannim í umhvørvis og vinnumálinum helga abramsen nevndin heldur tað ver eitt gott hugskot og tekur undir við at heita landsstýrið um at fáa lagt fyri løgtingið í lógaruppskot um at seta í verk sorgarfarloyvi til foreldur sum missat barn nevndin heldur tó ikki at rætt er at leggja sorgarfarloyvi undir barsilsskipanina víst verður á at hetta verður gjørt í danmark men barsisskipanin í føroyum í danmark eru grundleggjandi ymiskar tann føroyska er ein arbeiðsmarknaðarskipan sum partarnir á arbeiðsmarknaðinum fíggja og sum er sett á stovn fyri at tryggja at foreldur fáa lønarendurgjald frá skipanini meðan tey eru farloyvi við nýfødda barninum í eitt ár barsisskipanin loftar eisini teimum har barnið er deyðfødt ella doyr í barsilsfarloyvstíðini danska skipanin er hinvegin ein skipan har foreldur hava rætt til sorgarfarloyvi við dagpengum um tey missa eitt barn yngri enn átjan ár henda skipan verður fíggjað umvegis skattin eins og aðrar almannaskiani
er alt ov nógv prát inni í tingsalinum tað er bjørt samuelsen sum hevur orðið føroyska pnskipann kann eisini sum vísta á í viðmerkingunum fíggjarliga lofta foreldrum sum áv sorg verða sjúkrameldað hetta er tó ikki rættindiforeldrini hava uttan víðari men mugu tey umvegis fleiri lið og samstundis verða atlit tikin at aðrari lønarinntøku og fíggjarstøðu hjá familjuni og so frameftir altso vis tey blíva sjúkrameldaði tá ið tey hava mist teit barn í føroyum nevndin mælir tí til at gera eina sorgarfarloyvisskipan sum tryggjar øllum foreldrum sum missa eitt barn rætt til farloyvi í dagpengum tað eigur at verða umhugsað at skipan við sorgarfarloyvi kann vera meira generell og eitt nú eisini fevna um eldri børn tí tað hava missa eitt barn er eins fort og lammandi um barnið er nakað eldri enn átjan ár um barnið er eldri enn myndut sotað vil siga eldrjan átjan ár soðasi sma uppskotið leggur leggur upp til nevndin setir tí fram soljóðandi broytingaruppskot løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot um at seta í verk skipan við sorgarfarloyvi til foreldur sum missa eitt barn og at skipanin tryggjar dagpengar undir farloyvi við hesi broyting tekur og viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir málinum og mælir løgtinginum at samtykkja tað harra formaður eg havi øgiliga góðan hug at leggja afturat hetta hevur verið eitt gott uppskot frá djóna nólsu joensen sum ein sam nevnd stendur samanum men eg haldi eisini at eg fari nýta høvi til at rósa samgongulimunum í vinnunevndinití að at fólk kunnu vísa eitt sindur av virðing fyri teimum sum hava orðið her uppi so havi brúk fyri at práta sær at fara út at tosa ella læra seg at teska kanskager sovæltakk fyri hetta er hvørki tað fyrsta og heldur ikki ta síðsta uppskotið sum eg vænti at andstøðan fær samtykt í vinnunevndini og eg haldi veruliga at samgonguumboðini í vinnunevndini hava rósuppiborið fyri tað ikki minst næstformaðurin í vinnunevndini jóhan dahl sum eg haldi er ógvuliga semjisøkjandi og nevnda tí at tað millum annað er orsakað av tí arbeiðinum hann hevur gjørt at samgongan er við uppá hetta uppskoti eg haldi mann skal at geva rós til tey sum hava tað uppiborið og og nú er hetta uppskot frá javnaðarflokkinum men eg haldi ati nú sót aftur í áðni at mannhaldi eg gongur í rættiliga smáum stovn tá ið mann fellur eitt uppskot umføroyskt útbúgvingartilfar til landbúnaðin sum er tann elsta vinnan i divirhøvur at hava í føroyum eg skal ikki fara inn á ta uppskotið men eg haldi atað er umráðandi at mann viðhvørt vísir at løgtingið stendur saman og heitra landsstýrið um nøkur ting og so haldi eg mann má rúma tí at dandsstovan fær nøkur uppskot ígjøgnum tað ger tað so ómetaligameira hugaligt at arbeiða hjá øllum pørtum og tað sum hendir tá mann ger tað tium at tað skapar eitt gott arbeiðsumhvørvi í nevndunum sjálvt um mann sjálvandi eisini má hava respekt fyri at mann ikki kann samtykkja at mann ikki kann samtykkja uppskot sum at mann ikki kann samtykkja uppskot sum kostarin rigga av pengum og so frameftir hetta er so sjálvandi í sag es natur eitti uppskot sum øll standa saman um sum eingin hevur hug at verað ímóti tí tað er so mikið positivt at mann tekur undir við uppskotinum um sorgarfarloyvi men sum sagt nevndin viðgjørdi rættiliga væl nú hava hevur vinnunevndin gjøgnum áridag viðgjørt barsilsskipanina óteljandi ferðir so tá onkur kemur og skjýtur upp at koyra ting inn í barsilsskipanina so eru vit beinanveg eitt sindur varin tí at tað eina uppskotið kann føra til tað næsta um at mann broytir barsisskipanina og koyri alt móti annaðin í hana og har halda vit er umráðandi at eisini hóast sorgarfarloyvi sum øll hava jaligar kenslur yvir fyri at mann ger eina skipan so foreldur lætt kunnu fara í sorgarfarloyvi so halda vit t er umráðandi at mann ger tað sum eina skipan undir almannaverkinum støðan í dag er tann at fólk sum missa eitt barn tey kunnu fáa sorgarfarloyvi tí tey kunnu fáa blíva sjúkrameldaði men tað er ein øgiliga tung ferð tey skulu ígjøgnum tey skulu vera sjúkrameldaðir við sínnt læknaso skuverki meta um um um visstu annað foreldra eru sorgarfarloyvi um inntøkan hjá hini farhøg og um tey eiga pengar og so frameftir og so frameftir og tað halda vit at fólk sum missa bart tey skulu sleppa undan tey skulu øgiliga lætt kunna fara í sorgarfarloyvi so formaðurin eg skal ikki leggja meira afturat bara takka vinnevndini fyri at hon mælir til at samtykkja hetta her góða uppskoti frá djóna nólsu joense takk fyri ja so er tað gjóni nolsø joensen sum fær orði ger so væl takk fyri harra formaður
ja nú hevur forkvinnan í vinnunevndini greitt frá tí mesta í hesum málinum tað er ikki so øgiliga nógv bein uttan at her er eitt at gleðast um at tað er eitt samtløgting sum heitir á landsrið t arbeiða víðari við hesum her sum fyri stuttari tíð eg haldi innan fyri eitt ár haldi eg bleiv samtykt av einum einmælt niðri í fólkatinginum so tað eru líkasum byggir eisini á tað hetta her á at fólk skulu kunna tas ikki nakar krav men tey tey hava tann møguleikan at at fara í í eitt sorgarfarloyvi tá ið tey missa eitt barn og at at tey sleppa frá sum forkvinnan eisini segði sleppa undan øllum hesin her sum hevur við at søkja og hvørja ferð líkasum at tatað er nógv tað hevu man ikki oriliga yvirskot til í einari sorgarprosess og tí tí kann eit líkt uppskot ella visti mann visti landsstýrið kemur við einum líkasum eini lóg um hetta so hevði tað minkað um alt tað myndaríið sum er í tí at skula hvørja ferð søkja og brúka nógva orku og kreftir upp á at skula fara gjøgnum ta prosessuna eitt sum mann kann siga sum er eisini øliga gott í hesum her vist tað kemur har til tað er ati eg trúgv t er nógvir pengar at spara í longdini tá ið vit kanska sleppa undan at fólk skulu vera alt ov leingi frá arbeiðsmarknanini verða sjúkrameldað kanska tí ati men tað góða er tað at at annar parturin kann fara til arbeiðis að er ikki nakað taðykur ikkinakar krav um tað mann skal fara í í sorganfarloyvi men at tá ið tann men tað er viktigt at mann mann líkasum følir eitt sindur fram og veit líkasum nær nær rætta løtan er til at taka arbeiði uppaftur tí at tað vís seg vís seg eisini nógv gransking sum eg gjørd á økinum sum mann hevur lisið fram til at at tað kemur ei bakka seinni visti mann ikki brúkar ta neyðugu tíðina til at at syrgja og og og fáa tey tingini upp á pláss og brúka tíð upp á líkasum at at at koma víðari so eg trúgvi ati sjálvt um mann kanska sigur at at tað kostar kanska í dag pengum rátá so sleppa hesi fólkini undan at skula fáa seinni tíspunt í lívinum at fara frá arbeiðsmarknaðinum aftur og skula í so máta sparir so samfelagið pengar har øog tí vil eg eisini líka sum forkvinnan í í í vinnunevndini koma við einari tøkk tilsamgonguumboðini eisini í í hesum málunum summi sum hava víst jaligan hugburð til at vit eiga at arbeiða víðari ella landslo arbeiða víðari og og tú skalt bara ein ein ein tøkk ljóðað frá til at hava verið øgiliga jaligu rundan um hetta uppskotið og at vit tryggja okkum ati øll føroyski foreldur í framtíðini kunnu við góðari samvitsku uttan at uttan so nógv ból kunna fara í eitt sorga farloyvi so harra formaður eg skal bara takka fyri og sigahatta vóru orðini takk fyri ja so fær jóhan
misu joensen eina viðmerking takk fyri formaður ja vit
javnaðarflokkin eru serdig gað fyri at hetta uppskotið kom ígjøgnum hjá jónun hóls joensen og tað er gleðiligt fyri tær familjur sum koma at fáa tíverri koma ta keðiligu støðurnar at at missa síni børn í framtíðini men nú er tað hvussu ser lættari hjá teimum at at virka í í skipanini hjá okkum so hetta er bara gleðiligt fyri allar partar og vit eiga at takka fyri javnaðarflokkinum eisini takk fyriso er tað

og takk fyri viðmerkingina ja tað er júst at her sum hoyrir tað er bara tað at tað er komið fram og verður lagt fram sum eitt uppskot til samtyktar bara tað at mann í føroyum byrjar at tosa um at her er jú eisini við til at bróta nakrar kanska eitt tabu sum mann ofta fólk tað er øgiliga persónligt og privat at mann gongur runt við einari sorg og tað er ymiskt hvussu vit takkla tað og tað fer tað altíð at vera men bara tað at vit er líksum at tað verður tað var jú eisini málið við at leggja hetta uppskotið fram tað var at at vit kunnu vera við til at niðurbróta nakrar múrar í mun til tað at kunna tosa meira opið um eftir at í føroyum at vit at tað er nokk so vanligari at vit kunnu tosa um tað at syrgja tí at sum mann hugsar um avleiðingarnar seinni í lívinum so er tað jú er tað nógv dømur um at fólk ja ja eg haldi at tað bleiv nevnt um tí fyrstu viðgerðini eisini tað er tað er involiderandi fyri summi og tí tí er tað positivt at vit kunnu koma hetta stigið longri takk fyri harra formaður bjørt samuelsen
takk
fyri ja nú nevndi eg næstformaðurin í vinnunevndini í samband við gott samstarv vinnunevndini um at fáa samtykt millum annað hetta uppskotið men eg burdi sjávandi eisini havt nevnt bæði jakun mikkelsen og og beini johannesen sum jo eisini eri umboð fyri samgonguna og kortini mæla til at samtykkja uppskotð hjá andstøðuni sum eg nevndi so so gevur tað øgiliga gott arbeiðsdev at mann ger tað av og á og hetta er eitt uppskot sum vit øgiliga eiga at kunna standa samanum me e ælaði at spyrja tingmannin um hann heldur at sorgarfarloyvi átti at verið meira generelt altso ein mamma við smáum børnum har børnini missa pápan og mamma missi koog mammum sín ella maðurin missi konuna hava væl eisini tørv á einum sorgarfarloyvi hugsar tingmaðurin at tað kundi verið meira generelt sorgarfarloyvi takk fyrija

bjr samuelsen ja sum tit eisini nevna í kann man siga í í álitinum er so so er tað eisini ein tanki sum mann eigur at hyggja uppá ella kanna nærri og eg haldi men í útgangsstøði so hugsi eg fyrst og fremst um um tað at missa barn í fyrsta umfari so kundi mann kanska visti mann setti eina eina skipan í verk so kundi mann at tá iðhann tí var fráliðin aftaná einim tvey ár eftirmett og hugt upp á hvussu hvussu hetta virkaði hvussu nógv bliv umfevnd ella av hesi her av hesu lóggávuni og tí tí kundi næsta stigið ella soleiðis nær mann kundi tikið fatt í tað var kanska meimeiri generell lóggáva á á økinum tí at tað er eins svort og lamandi at missa eisini sum sum tað eisini verður nevnt í álitinum øtá ið tá ið vit tosa um um um ektafelagað og og onnur og børn sum eru eldri so so tað eri eg heilt sikkur eisini jalið irifyri og tað er eisini nakað sum eg haldi at at landsstýrið eigurat arbeiða víðari við og og kanna víðari hvussu fyri at fáa tað povanan eisini takk fyri harra formaður ja so er tað siristenberg
takk fyri harra formaður ja
na eg haldi at tað er gott arbeitt í vinnunevndini g er glað fyri at mann hevur fingið semju um eitt so týdningarmikið mál okur reagera øgiliga ymiskt tá ið sorgin rakar og tað er heilt vist at hetta kann vera ein lettur fyri nøkur fólk sum ikki føla eftir trýsti á
tá kanska skula verða noydd at fara aftur til arbeiðis o kanska fáa eina stutta sjúkramelding sum skal forleingjast ferðatana fer tað kann geva eina strongd og man á ta støðuna sum hann ellar sær í sum kanska ger tað at henda henda periotan verður upp aftur tingre sum okur vita frammanundan er tung so at eg haldi attað er gott og eg ivist ikki í at at royndirnar av esini her fara at vísa tað at tað var rætt at hann ma fór henda vegin takk fyri takk fyri herra formaður ja

takk fyri viðmerkingina siru stenberg ja og tað erhetta her hetta her er vegurin haldi eg at fara tá ið vit tosa um eitt so emt mál sum hetta her at missa tí at vit síggja eg kannbara siga eisini í formati sjálvum at tá ið man hevur arbeittvið hesum her og og og ikki minst eisini børnini altso systkin hjá hjá hjá hjá hesum børnum sum doyggja hvussu nógv ta betíðir og og hvussu nógv tað ávirkar bæði skúlalív og frítíðarlív og og har har fleiri steðga heilt upp og vit hava vit hava nakrar sjálvhjálparbólkar til dømis berin sum ger et eitt stórt arbeiði og í hesari sorgarprosessuni er tað øgiliga týdningarmikið at kanska at upplýsa meir um tey tilboðini sum eru í samfelagnum í dag at at vit kunnu fáa at vísa á at vit hava nakrar bólkar sum sum har børn kunnu seta orð á hetta her og tey kunnu líkasum koma skjótari yvir hesa sorgina og og og og eru glað fyri tað seinni í lívinum so samanumtiki vil eg eisini takka móti endanum vinnunevndini fyri gott arbeiði og at tey samtykja hetta er uppskotitakkfytað eru ikki fleiri sum hava biðið um orði so er orðaskifti endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum hetta er eitt uppskot til samtyktar um at seta í verk sorgarforleivi til foreldur soum missa eitt barn áðrenn tað er myndigt og tað er soleiðis at nevndin setir eitt broytingaruppskot fram tað er hvussu hetta her uppskotið til samtyktar ljóðar og verður broytingaruppskotið samtykt so er tað tað sum er í gildi og er samtykt tað er bara ein atkvøðugreiðsla vistað vistað kemur ígjøgnum vit fara at atkvøða núvit eru liðug at atkvaða tað vóru sjeyogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingi blonk so er hetta samtykt og avgreitt frá løgtinginum vit eru so komin ígjøgnum triðju og aðru viðgerðirnar í dag og allar atkvøðugreiðslur venda eitt punkt eftir á skránni ein viðgerð eftir og tað er svar upp á skrivligan fyrispurning nummar srika tólv tvey túsund og tjúgu hesin spurningurin er til jakob vestergaard landsstýrismann í fiskivinnumálum og tað var ingolf s olsen sum setti hann fram og hann er viðvíkjandi royndin við skiljurist og cmipelagiskum troli og tað er so torbjørn jacobsen sum fer at taka sær av at spyrja og torbjar jacobsen vissu hann biður um orðið so fær hann orðið ja ja ger so vlja ger so væl torbjør jacobsen fær orðið at spyrja ger so væleg veit ikihvusuei íinutt

lærarin jakob vestgaard landsstýrismaður ger so væl
takk fyri frú forkvinna hetta er eitt evni sum hevur verið viðgjørt nokk so nógv gjøgnum árini og varð eisini høvuðsmálið og einum rættiliga áhaverdum fundi sum torpun jakobsen skipaði fyri inni í løkshøll fyri kortin har í umboð fyri havstovuna og tey sum høvdu gjørt sær royndirnar eisini vóru til staðar eg skal byrja við at svara til fyrsta spurningin sum spyrjarin vísir á í viðmerking vórðu í tvey túsund og trettan og fjúrtan royndir gjørta við trolrest í uppsa fiskiskapið í føroyskum sjógvi og sum spyrjarin eisini vísir á í viðmerking til spurningar eydnarsroyndirnar væl frágreiðing frá royndunum ír trettan er løgd við sum skjal eitt og tann frá tvey túsund og fjúrtan sum skjal tvey og við tað ati frágreiðingum royndirnar eru lagt við so havi eg ikki í sjálvum spurninginum greitt frá hvat ið royndirnar siga tí tað ramgongur av teimum frágreiðingunum teimum niðurstøðum sum har hava verið í framhaldaroyndinum samskifti í havstovuna umboð fyri skipini og framleiðari at fiskaútgerð var farið í eina tilgongd at ger eina kunngerð har trolrist varð kravd í uppsarafiskiskapi men arbeiðið hjá landsstýrismanninum í undanfarni samgongu ikki á mál og landsstýrið gjørdi onga broyting í ásetingum um stongdar leiðir og endaliga krav um trolrist varð ikki sett í gildi eg havi gjørt av at taka hetta arkbeiði fram aftur og hava tí heitta umsitingini fiskimálaráðnum saman við havstovuni um at greina hvørjar leiðir eru stongdar vegna íblandingar ungfiski tað vil siga smáum uppsamtá ið tað er gjørt verður ein kunngerð har krav verður ásett um trolristið beinleiðis fiskiskapið eftir uppsamt og tað er allastaðni samstundis sum ásetingar um stongdar leiðir verða tillagaðir har leiðir ið eru stongdar fyrilfiskiskap grundað á nógva íblandingarungfiski verða latnar upp eg kann so taka haftar í aftur at
eg haldt beturi vistu vit fáa eitt sindur av frið í salinum eg haldi at mann skal læra seg at teska sum formaðurin segði ella far útum

tosa um stongdar leiðir kvár endamáli var við teimum og hvíturustongdar og næturustongdar og tað eru ikki øll í politisku skipanini og verri enn so heldur ikki fyrisiting sum vita hví tir ymisku leiðirnar kring føroyar eru stongdar og við endamáli og nakrar eru stongdar fyri at verja ung fisk og smá upsa og tí eta eftir mínum tykki upplagt at mann letur tey økini uppaftur samstundis sum mann setir krav um at trolurist skal brúkast allastaðni í troling eftir upsa undir føroyum men eg setti at arbeiða í gongd tá sum nevnt fyri at greina hvat ið hví økini beiv stongd og nær og hvat orsøkin var og sjálvandi eta ymiskar orsøkir til at økir eru stongd eitt er til at verja korallur og tey økini eru stongd og vera stongd og veur ongantíð at uppa aftur meni so hava okur eisini nøkur øki og tað eru skanska fyri nógvum árum síðani evur kjak í millum líni og trol um at skilja teir partarnir at soleiðis at mann fekk frið hvør fyri øðrum og tí bliv nokk so nógvar kann man siga líni og snelluleiðir stongdar av soleiðis at trola ikki sloppið framat men men so hevur mann eisini fyri at verja ung fisk stongtisa leiðirnar hjá gvítingarøkini skuldu steingjat s at verja gýtingafisk og mann hevur øgiliga varin eisini samband við at passa upp á bottinim at trola ikki ferð eftir botninum har ið kanska neppasild og og og annað eigur ella heldur til og ynglár soleiðis at mann ansar uppá visskipanina men í samband við hetta arbeiðið so varðætlanin hjá mær tá at lata upp og seta krav um at at rigskuldi etrolið undir øllum fiskiskapi undir ursafiskiskapi meni og kom ikki ordilig a mál eisini tí havstovan var ivasamhavstovan var ivasom um tað var rætt at gera tað og mæltu til at dagatalið bleiv skertu áðrenn mann fór í gongd við at lata økið upp og har vór okur eitt sindur ósamdur á máli og og tað var ikki nógv eftir at teiri tí samgongu skeiðnum tá so tað arbeiði akkurátsum støðgaði upp men sum spyrjarin inniá so er tað komið í samgonguskjalið at mann eigur sjálvandi at halda áfram við esinher fyri at hyggja og vita um mann ikki kann gera tað betur ø sum svar til spurning tvey

við málinum um trolrest og broytingar í ásetingstongdar leiðir og málið um møguliga royndir at trola eftir uppsa í føroyskum sjógvi við cemipilagiskum troli komi fram og málið verður í løtuni viðgjørt í umsitingini og eg havi so tann hálning at tað ger einki um at prøva tingini av altso tað tað skaðar einki um mann ger roynd og og er royndir sum lukkast sog tað riggar jamen so má mann onkursvegna tillaga skipanina eftir tí og og dagatalið eftí endamálið er at fiska tað man kann fiska effektivt og fáa so nógv burturúr sum møguligt men endamálið er ikki at at fiska fór nógv í mun til tað sumsum ráðgevingin sum ráðgevingin er siður til spurning trý ein arbeiðsbólkur við umboðin frá vinnuni vørum fiskimállaráðnum í novembur fjúrtan eina frágreiðing úr hondunum við heitini við heitinum meting av fðstongdum økjum frágreiðing til fiskimálaráðið frágreiðing er um stongdar leiðir sum heild írokna var upp at gera ymiskar broytingar í gýtingarkassinum og tíðarskeiðnum arbeiðsbólkurin metti seg ikki hava nóg stóra umboðan til at gera broytingar í stongdu økjum har endamálið var at skilja reiðskap sundur og mæltið til at seta eina ein breiðari bólk til at viðgera hetta hjá tann ráðer eisini viðløgd og ferð niðuri í smálutir við teimum ymisku økjunum sum er stongd rundan um um føroyar og man fer eisini eina fatan av kvírisiøkini kvírisøkini eru eru stongd meni tað er ein ávísur tvítróttur og tað hoyrir mann eisini um dagarnar millum millum húk og trol og eisini millum líni líni og snørið so men vissi eg skal viðmerkja teg eitt sindur so er flotin undir føroyum serliga útróðrarflotin minkaður betíiligt og tí eigur mann ikki at koma í skrambilakji hvør við annan mann veit av hvørn øðrum tað veit mann av uttanfyri kann mann siga hasum línibátar og partrollarar og garnabátar eru mannsigur hvørm øðrum frá øhog tað er ikki nakar trupulleiki í ter dagliga nú ætla okur at broyta nøkur øki til smáar trolbátar og tað bótur o onkrum høvguðbrýggj men tað er tær at siga at vissi okur fara opna hesi økini aftur sum talar um og tað eru stór økir og tað ætli eg mær at gera tað er í øllum førum tann ætlanin sum er so kemur tað sjálvandi eisini at órógva

men eg vil endurtaka tað tað tanir ongum endamálið at steingi øki r avbera fyri at steingja tey trolur ðryt verður brúktur í øllum fiskiskapi í londunum rundan um okur og tað eiga ikk athava nakan trupulleiki at seta eitti generelt krav um at undir øllum upstar fiskiskapi undir føroyumskap ein trolriskt verða í trolinum soleiðis at hon sílar ung fisk frá og so máman kunna fara inn á tey økini sum eru stongd fyri at verja ung fisk og so má mann við tí umsitingarætlanmhevur eftirfylgjandi bordera veiðutrýstir út frá fiskaðu nøgdunum og so má mann so eftirfylgjandi kunna justera dagatalið eftir tí visti mann følir ati tað er neyðugt tað haldi eg liggur altíð eini farstari laði og tí átti ikki at verið nakar trupulleiki í upsafiskiskapinum ella tí burðardygga fiskiskapinum at mann opnaði hesar leiðirnar so tað fara okur at gera í øllum førum gera kunngerð um og skjóta upp men ivaleyst koma okur í skrambilasjuvið tey sum rógva við snellju líni tí tað eru millum annað nokk so stór økir norðanfyri sum ætlanin er at mann hyggur uppá soleiðis at mann fær gagnnýtt troltímarnir betri hjá parsollara flotan og vónandi meiri fiska upp á land og meira til fólkið á flakavirkinum at gera takk fyri frú ja takk so er tað spyrjarin aftur forbjarn jacobsen

er ta japp og vestergaard aftur ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja øtá bjørni jakobsen egeri rættiliga samdur haldi eg tað bleiv ført fram ati tað nyttar einki at hava ein burðardyggan fiskiskap lívfrøðiliga vista fíggjarliga ikki burðardygd visu tað ikki hongur saman fíggjarliga og hendan vinnan er ja hon hon er komið næstan at mørkum um at tað skalloysa seg í heila takið ella ikki og tað felagið sum ja var við á fundunum har inni tað tað var komið har til at spurningurin var um um tað loystis at halda áfram ella ikki og tí eigur mann sjálvandi havandi í huga øll tey arbeiðsplássini sum eru knýtt at hesi vinnuni bæði sjógvi og landi og tá útflutningsfirða liggur í tí ati gera nakar royndir fyri at vita um man ikki kann betra um hesi heri viðurskiftini fiskifrøðingar eru ymisk málið r prátaði ia tosa i eina fyri ein norðskan fiskifrøðing sum okur segði men titr kundu fiskatæ tingur vilja upsai uppsum ferðast millin men fiskifrøðingurin er lokól hann helt at tá ið hann bleiv eit sindur eldri uppsun tá hann bar hann meiri støðufastur meðan tann yngri upsin hann hann misti mann ikki ordiliga ordiliga hvára hann var hetta hev ið uppsæ nokk so áhugavert norðmenn fiska smá ups vinót inni á norsku firðinum og tað er ja nú veit ekki á katølini nú men fyri nøkrum árum síðani varð tað kanska fimmogtretivu túsund tons av smáupsa tað vil siga saiðu inni á norsku firðinum og tað rokna teir sum burðardyggan fiskiskap og taðe jú verið barndlýst okur at gjørt tað og okur hava sum sagt stongt hesar leiðirnar fyri at fyri at verja fyri hesum her fyri at verja fyri at hesin smáfiskurin verður veiddur sum sum teir hava kan man siga skipaðan fiskiskap eftir meni allir sum fáast í fiskiskap tey ella leggja einki í at fáa smáfisk tað er eingin sum beinleiðis leggur seg leggur seg eftir at fiska smá fisk so tað er slettiski interessan hjá teimum sum fiska at fáa hendan hendan smáa uppsavn og tí haldi eg tað fleski eru komin har til at vismann kann seta eitt generelt krav um at hava ryst sum sílar smáuppsær frá so eigur mann at kunna lata lata stongdar leiðir upp tá ið tair liggi tó á ígjøgnum kantin norðanfyri so noyðast teir at hála tí tann eini kassin ein stórur kassin norðanfyri hann kemur útum langt út um kantin og tað tevnar ongum endamáli og tí mugu teir hála og so at sigla frá frá eystanfyri føroyar til vesturum staðin fyri at mann tók ein part av tí stóra kassanum samstundis sum mann opnar tann eina tekassan sigur ikki so nógv løgtingsfólkum hvat tekassin er fyri nakað men tað er ein sum er stongdur fyri at verja fyri fyri ung fisk at mann so kundi staðin fyri at silt og brúkt olju til einki kunnu man tóga kann mann siga frá eystarasíðu til vestara síðu sama suðuroya munkagrunnunum vestarakanti eystarakanti har er eit eitt øki nevi ella hamarin stongdi fyri at verja verja ung fisk sovorðnr alt sovorð nakað eigur mann at kunna lata upp við at brúka rist og eisini fyri at lætta um soleiðis at tú kann trola frá eystarakanti til vestarakant og og mótsatt og hesi økini mann steingin fyri at verja ung fisk tað er ikki tí at tað er bara ung fiskur har altíð tað er beri tí at mann nokk so regluliga tá hevði stongt isu økini tí tá vóru bráðfeingisfriðingar oftani í teimum økjunum so hevur skyldið at boða frá vussu nógvir ung fiskur í og boðaðtú frá ung fiskur í jamen so steingi vørn hesi her økini og upprunin var eitt uppruni varð á vørn hevði eg upplýst at hesi breostemtu økini sum tá blivur stongd fyri ung fisk tey vóru stongd í ávís tíðarskeið tí fráboðani var komin í um at tað var for nógvur ung fiskur har meni samanumtikið so vóni eg ati eg nokk so skjótt hetta her við at seta arbeiðsbólkar og arbeiða tað kann taka eina løtu men eg vóni at eg nokk so skjótt kann fáa eina kunngerð á borðið sum setir treyt til rist samstundis sum mann leggur upp til at opna økir har ið ella har tey eru stongd fyri at verja ung fisk rist og hvussu mann ger eina rist taðevur mann langt síðan uppfinn hfyri nógvum árum síðani so tað eigur ikki at vera nakað trupulleiki takk fyri frú forkvina ja takk nú era
atso at onnur kunnu hava orði og fram nú av ber eisini til at gera viðmerkingar fyrsta røða er edva jacobsen ger so væltakk fyri frú forkvinna
hetta er ein áhugaverdur fyrispurningursum eg settur her á løgtingi dag og vit vóru til eini vil siga ein sera góðan fund inni í í løgsvøll sum runar kommuna skipaði fyri sera áhugavert at hoyra teir partarnir sum eru inni og viska innan fyri hesa vinnu um hvat fyri avbjóðingar teir standa í og og tað sum eg haldi hevði eina føling av at tað at at feløgini vóru sterkt sum stóðu aftanfyri tað var tað sum gjørdi kanska hevði gjørt allan munin í nøkur ár tí hetta er i ein vinna sum hev vór verið harðtkoyrandi so lýsti teir nokk so væl øll se frið av økini og tey vóru ikki so fá og nøkur av teimum vóru frægaði ja fyri fyri ung fisk men tað høvdi kanska verið frægaði enn fimmogtjúgu tretivu ár som hann visti ikki ordiliga hvat ið ið endamáli var og o tað sum eg var hugvekjandi haldið sume millum annað ein skipari segði frá tað var tað at at fiskurin bæði bleiv gýddur hann vaks og hann ennulági bleiv so stórur at hann flutti til eitt annað land áðrenn altso uttan tað at nakar kundi fari inn eftir honum tá tað virkar ta itt sindur meiningsleyst meðan meðan bátarnir hjá okkum sjálvum ella skipini hálvas vegna hyggja at meðan meðan tann stóri fiskurin verður fiskaður í íslandi millum annað ttátá geva friðingarnar ikki ta meining sum eg haldi tað burdi men tað sum eg tonkti hugsaði at siga eitt sindur um landstursmaðurin var inni á tí ati at hann hann í ferð við a arbeiða við kunngerðum og og hetta her er so eg haldi hetta er sera áhugavert tí at eg minniski blev útrokna einaferð um tað var ein trýss g hálvfjerðs prosent av av av av øllum rundan um føroyar sum var friga altso hvar ið okkara skip ikki slepp inn og tað tað er ein stór avbjóðing og skal mann so bara halda fast við tað meðan tað endaðu við at teir verða líkas lagdur til kaiy og og virkin varð stongd tað haldi eg ein øgiliga stór avbjóðing tað sum eg hugsaði í sambandi við í sambandi við línu og og trol til dømis so er tað kanska ein avbjóðing fyri fleiri í flotanum hugsaði eg nevna hatað við landstýrismannin í sambandi við hetta her at hann hyggur upá eitta her og og tað verður kanska soleiðis at bæði tesinellu lína fera at føla eist eitt sindur kanska á vera hesiner tronga skóm bæði av tíum stóru partrolarunum og taðn sama teir smáu trolararnir sum summi jú sjálvandi kann mann altíð tosa saman og tað haldi eg tað vera øgiliga nógv gjørt umbor á skipi nú havi eg fylt nokk so væl við á hasum her marknaðinum í nógv ár men tað er kanska onkuntíð it sindur meir avbjóðandi enn mann líkasum ella ja tað er nemmari at siga hatta at tað ikki er ein avbjóðing her enn kanska at tað er hjá nøkrum í veruleikan tí tað vísir seg ofta ikki altíð at at vera so einkult tá heila visti tað blívur trongur reiðskapur í sama stað har kundi g hugsað mær at atlíka nevnt víð landstýrismannin um sum eisini bleiv nevnt inni á fundir har inni í sambandi við føroyabanka tá ið mann fer at gera broytingar at mann so kanska gevur møguleika til línu og snellu úti á føroyabanka tað er sanniliga eisini eitt øki sum verður stongt í nógv ár soleiðis at mann mann eisini kann geva nakað aftur har soleiðis at teir er eisini síggjar møguleikar og ikki bara síggja førðoyingar tí vit mugu síggja eft eyguni at nógvar hasun her bólkunum sum sum mann afturnú ger kunngerðin fyri teir eru fyri tað fyrsta hava teir fingið í partur av makrelinum vistmankan líka nevna tað eisini og tað er og verður ein stuðulsskipan líkamikið hvat fyri bólkur fær tað alt uttan ta bilagisku bólkurin hjá øllum hinum bólkum erra stuðulsskipan taðvit kunnu akkursaman kalla ein sbakuen baka og tað er eisini stuðulsskipan við sbólkur fýra og fimm fingu tín part men tað hevur ofta verið trupult men eg haldi at avbjóðingin sum eg føli tað er bara tað at at mann bara ein hondstrekningur eisini har kundi verið tí at visti mann gav nakað á makreli og lat upp á føroyabankan so høvdu teir eisini havt betri møguleika verið til soleiðis at øll føldu tað at tey áttu ein partu í hesun her eg haldi tað í øllum førun vert við landsstýrismanninum at hugsa um tað verðuð mann sigur ótellju áheiáheitanir eisini frá undir ritaða sjálvu tí eg haldi tað at tað verður ofta sagt ati ja ja tað er tann reina stuðulsskipan tað var tað eisini í desembur nítjan tá bólkur trý fær men altso eg fegnist um tað tí at tí at tað eri tað er nógva útgerð tað e nógva agnar betalið tað kostar rættiliga nógv tað farið upp í fimmogtretivu krónur kilo men tað agni brúkar líniflotin eisini so tað er líkasum at at finna eina loysn soleiðis at øll kunnu verða til í síum samfelagnum allir bólkar so ati tað var líka tað sum eg ætlaði at siga sum mítt ískoyti takk fyri frú forkvinna ja takk
so er næstur at røða er uni rasmussen ger so væltakk fyri
ja eg haldi hetta er ein ógvuliga intersant spurningur sum er settur og eg haldi tað var mín fyrsta røða her á tingi sum eg eisini nevndi hesi tingini um hesar stongdu leiðirnar at eg undraðist á at mann bleiv við at hava teir stongdar í so nógv ár og eg haldi hettað ljóðar ógvuliga intersant at mann ætlar sær í holt við at opna meira upp fyri hesum tá i mann snakkarur um uppsa fiskiskapin og sum tað eisini er nevnt so sum jakobvestegaard nevndi so tann smáiupsin tveyogtrý ára gamli har var mann nokk so ósekur í hvar hvar hann var ari í tí tølini passaðu ikki ordlga saman men tá tá ið hann so bleiv eitt sindur eldri so so virkaði tað sum hann hevði betri stýrað á hvar hann hvar hann var men tann størsti upsin tað sá út sum hann fer til ísland og tað haldi eg er eisini er viktigt at vitt heldur fiskan her í føroyum enn at lat hann fara til ísland men tað sum eg eisini hugsaði um tað var hesi cakiskutrolini at eg haldi tað ljóðar øgiliga intersant at mann kann fara gera meir við tey bæði tað at at tað tíður upp á at størri upsin er størri part av tíðini er hann uppi í sjón men væl vitandi at mann má hugsa um annan fiskiskap eisini at tað er øgiliga viktigt at vit visu vit gera nakað sovorðigt at vit ikki forstýra ella oyðileggja nakað fyri annan fiskiskap men so hugsaði eisini í samband við tað eru summir sum snakka um hetta her við cmplagskum troli at brúka tey niðri ímóti botnunum eisini fyri at brúka minni av olju tí tað blívur ikki so stór mótstøða sum við teimum vanligu trolunum adraga drassað eftir botnunum bæði tað mann brúkar minni olju men eisini hettar at mann ikki oyðileggur tað sum er ábotni tað bleiv nevnt um at mann hevur eisini stongd økir upp á grund av korallum altso tað eð eisini bor til við ceempilagiskum troli at at mann var so mikið opp frá at mann ikki oyðilegði tann botnin vist tað var hetta er bara sovorðgi tankar uttan at vita hvat tað ávirkar annan fiskiskap og tað mugu vit sjálvandi taka við tá ið mann fyri holt við hetta men sum sagt so haldi hetta ljóðar ordiliga spennandi at mann fer at gera meir burturúr so at mann kann fiska ta nøgdina av upsa sum mann leggur upp til frá serfrøðini takk fyrija takk
næstur at røða er bjarni hammerger so væl
ja takk fyri frú forkvinna eg má eisini siga sumsum umundanfarna røðari at hetta er ein skilagóður spurningur hetta er eitt skilagotthetta er hetta e eitt skilagott svara eisini økurhava fingið frá landstýrismanninum og eg haldi e gott at mann at tað virkar sum um at mann veruliga ætlar at gera nakað við hendan spurningin sum mann hevur snakkað um í ja næstan í áratíggju hví altso tað virkaði næstan sum at mann av hoyrt onkuntíð vinnunevndini at tit fá so minnast hví onkur av hasum her kassunum eru stongdur sum eg skilji landstýrismanninum so ætlar hann at hevur hann gera hana at hevur eina arbeiðsbólk sum skal ela eg haldi hann er longu er farin í gongd sum arbeiði við øllum hesum økinum hvat er orsøkin deila bólkarnar upp og hvat kann mann gera og hvat kann mann lata upp har ver tann spurningurin at landsstýrsmaðrin nevndi hann skjótast gjørligt vildi lata upp og tað var ein av teimum spurningunsm eg hevði at nær kann mann vænta at mann byrjar at lata upp tað er kanska trupult at lata alt tað sum hann ætlar upp í senn men men hvat ætlar hvat tíðarætlanin hevur landstýrismaðu maðurin og sjálvandi skjótast gjørligt er í øllum førum ikki so galið tí at tað er lítið og einki gjørt við hesum kassanir sum bara hava verið stongdur í langa tíð royndin við semipilagiskum troli virkar óalmindiliga áhugavert kam mamn eg siga tað ljóðar eisini øgiliga áhugavert at landstýrismannin ætlar at seta tað sum ena treyt at fiskafiskadusin á økinum jamen so skalt tú brúka rist og tað er ikki verri enn tað at skuldidað á einili aðrari orsøk ikki riggað jamen so verður tað uttan iva eftirmett og tað verður so broytt og kanska gjørt øðrvísi enn mann enn mannupprunaliga ætlaði men hetta er í botnugrund eta spurningurin er øgiliga áhugaverdur havn he sett sjóneyga á nakað sum sum okur fleiri hava eftirlýst langa tíð og tað góða við at spurningurin settur tað er tað at landsstýrismaðurn er positivur landsstýrismaðurin sigur seg ætla at gera nakað við hesi tingini og er faktiskt longu í gongd og tað fer at gera tað tað verður spennandi at fylgja við í fiskivinnunu innan hetta her øki hvussu alt hetta her kemur t útarta seg eitt sum var ja edva jacobsen var inni á fundim og løgsvóll tað varð eg fylgdur við eisini á netinum og anøgiliga gott gott átak tað má eg siga gott átak at hev eisini koma upp í upphýsind part at har handan hasin parturin av fiskivinnuni men ein spurningur eg veit ikki mann er rer relevantur illa ikki men men kanska landsstýrismaðurin bara kann siga nøkur fá orð um ætla mann at prøva eitt annað spennandi inni á føroyabanka altso ber tað til at fara o gera eitt ella annað eg veit kum han skal siga royndir men men nú má tá ið mann ferð leggur seg út við at her við riskt man leggur seg út l at opna kanska narar kassar upp partvíst ella kanska heilt so hevð að verðure ella tað er altíð áhugavert at hoyra um føroyabanka ber til at fáa ein part av fiskivinnuni inn har tað veit ikk um tað kanska vóru útróðrarbátarnir nakrar línir bátarar ella ella hvat tað skuldi verið at sloppa inn at roynt og veruligani kanska latið eitt sindur uppaftur fyri regnuligari veiðiaftur mene ein góður spurningur og og fyribils øgiliga gott svara frá landsstýrismanninm eisini so takk fyri frú forkvina kvóru nakrar við
merkingar jóhannes joensen ger so væl takk fyri frú forkvina
ja nú er nógv kjakfyri eisini um um hesar bólkarnar línu trol og snellu at tit ikki hóska saman eh hevur man nakrantíð prøvað roynt at at skipa økir soleiðis at mann at mann roynir við snellu onkustaðni o línu onkrustaðni trolir onkur aðrastaðni soleiðis at mann fer t skipa við økir har mann er fyri seg sjálvan eg eg veit ikki um nakað sum sum er vert at royna men tað er hvussu nakað sum ger at mann ikki sjonera hvønn annan tá mann roynir fiskar til føroyar takk fyri ja takk bjarni

sumt er longu skipað altso tað er hvør kann fiska innan fyri tólvfjórðingar og hvør kann fara in íl seks fjórðingar og hvør skal halda seg uttanfyri og so víðari men menmen tað kundi kanska verið greininð á nýggjum møguliga summastaðni har kanska nú hesin her arbeiðsbólkurim sum sum fær í gongd tað hevði verið upplagt at hugt eftir at mann kanska ikki forstúrað hvønn annan men tað er eisini tað sum mann hever inni á at flotin er minkaður heilt kolusalt visti mann fær tretivu ár aftur í tíðina at møguligani burdi tað kanska verið ein møguleiki eisini at bátarnir sínna millum avtalai som tað ikki forstýraði hvønn annan meira enn neyðugt orði takk fyri harra formaður uni rasmussen
so fær hann viðmerking ja nú koma eg efi
sekki seg inn á hettaher við rist men tað sær eisini intersant út við hvussu útvúklingurin he veruð við rist at ristrnar blivnar nógv betri eisini og og teir sum fiska hava sum tað ljóðar einki ímóti at brúka rist alla tíðina eisini so so tann parturin er eisini góður om mann hevur eisini tikið havt upptøkur av at síggja hvussu væl tað gongur hjá tí smáa fiskinum at at liva fínt víðari tað haner farin ígjøgnumav bara tatakk fyri bjarni hammer
ja takk fyri harra formaður ja tað er
ta hilt sikkurt tað er tað er uttan iva bara ein vanasak at fara at brúka rist vónandi og tað verður man sigur útviklingurin hann er so skjótur innan fyri alt og hann er uttan iva eisini skjótur innan fyri fyri rystur tað uttan iva eigur tað eisini vera stuttligt hjá fiskimanninum at vist tað riggart gott við ristni at fáa kanska ein væl størri fisk innanbora ennkanska ísnakanung fisk og smáan fisk tí meira minni av av smærri fiskimanferð sjovoandi størri størri kjansi fyri at hesin hevur fiskurin veksur ikse stóran og so verður heilt onnur og betur mma burðardyggari veiða bæði fíggjarliga og uppá allar aðrar mátar takk fyri harra formaður jatakk so er tað
bjarn jacobsen sum fær orðið nú vit komu til tað seinasta umfarið her ger so væl ja takka fyri harra formaðu at eg fari inn einaferð at

ein viðmerking edvar jacobsen ger so væl akk fyri harra formaður
tað sum torvar jacubsen var inni á í samband við virkir so er ð týdningarmikið kanska enn trý fýra túsund tons kundi gjørt allan munir fyri at kunna altso nú havi eg trý av mínum fýra árin g ikki var inni arbeiddi eg innan fyri tíma lønt men tað var sypulagus og kryvjing so tað var tímar so sum sum vildu nakað til hvørja viku men men tað er einki so trupult sum hjá snarvsfólkum áh ja henda hesa viknafrí fríggjadag næstu vika frí mánadag tað er akkurát tað sum ger at tú tú kansta ikki liva av hesum her og tað er attað er nógv størri avbjóðing enn enn mann ofta gongur og hugsar um vust tað skal vera treytað av hálvfjerðs sent av grunnum skal vera stongdir so so gev vit ikki ordliga meining og grundin til at ta hevur kanska at hongur saman enn tað er tí at vit vita tað tað er tað eru sterkur ar ríur sum hava hvussu sær tvær tríggjar ferðir sbýtt meir pengar í fyri at fáa uppgradera bæði virki og vatn virki og skip so tað tað er grøva skjótt tað steðgar upp rbørn íakaopsa hav
harra formaður takk fyri ella har

word sum fær orðið ger so væl takk fyri havið klárað tær
ein annan vinkul er at bittað at stór øki eru stongd so verða tey økini sum eru opin eisini meira tráðroynd alla tíðina og man sær ti skipini liggja á teimum somu leiðunum dag út og dag inn og tað kann heldur ikki tað kann heldur ikki vera gott og tí eigur mann at kunna eisini á teiri á teimum orsøkum hyggja eftir hesum her e og tað ati tað sum eg hugsi um í nýggju haldi eg tað var tígghi egm ikki aftur tá bleiv eg nokk so tað bleiv fleiri øki stongd og tað var eitt kjak her í tinginum orsakað av fiskidøgum sum skuldi samtykkjast har í vinnunevndin í staðin fyri at staðin fyri at lekka dagatalið so stongdi mann nøkur økir fyri at verja smá eisini enta niður diskussiónuna um at mann skuldi hava hesær leymmatrolaran sum ótálmaði fiskaði uppsa uttan uttanum dagarskipanina teir komu eisini inn í dagaskipanina við upsa døgum men hóast tað so er hann er bara broyttur til tað sum terbur jacobssen var inni á at mann klárar ikki mann klárar kki at at fiska tað sum er lívfrøðiliga ráðiligt og ein orsøk kann vera og tað vil so vísa seg at mann hevur stongt for nógvar leiðir at soleiðis at mann sleppur ikki at fiska har sum uppsogner og tað er seg sjálvum gevur ikki nakra meining viðvíkjandi føroyabanka so ja føroyabanka er ætlanin at gera nógv meiri royndir og víðkaðar royndir enn tað sum hevur verið og tað ikki ætlanin at trolarar skulu á føroyabanka men at skipa fiskiskapin millum tey sum brúka húk tað verður úll árini verið enn kunngerð ar sum loysti snellubá sáim smáum snellubátur ar fara á føroyabanka og tað fara teir aftur at kunna í ár umframt tað fara okur at víðka royndirnar við líni og við gørnum á føroyabanka sum mann fekk gagnnýtt tað sum er á føroyabanka av fiski sjálvandi uttan at mann ger seg inn á á tann toskin sum er har so okur vóna at okur kunna gera meiri burturu burturúr at royna á leiðin sum hava he stongdar leingi fyri at fáa ja eina betri mynd av hvat er á á føroya føroyagrunninum diskussiónin millum líneeutrol hon var øgilig fyrr tað minnist eg sjálvt tá eg vara smádrongur men tá vór eg eisini ein ein øgilig rúgva av útróðrarbáti ein øgilig rúgva av stórum útróðrarbátum og so vórðu trolar eisini og tá var tá var ikki so rúmsótt nú eru seks trolbátar sum sleppa at royna innan fyri tólvsftjórðingar seks og tað eru tólv útróðrarbátar stórur útróðarbátarbólki fýra altso tað ttað ætlar ikki a vera nakar trupulleiki a spær at spæraði meg at hesi hesi kunna klára seg og vita av hvørjum øðrum uttan at mann ger ger hvørjum øðrum fortreð í fiskiskapinum og eg meti heldur ikki at tað vevur nakað trupulleiki um okur opna ein partur av hesum her økinum upp aftur hesa kassanin sum bleivur stongdur fyrst í hesi pár tíggju í hesari øldini og so taka flísar av onkrum øðrum kassa soleiðis at fiskiskapurin beturi kann leggjast til rættis haldi ikki at tað eigur at órógva annan fiskiskap so nógv at tað pjøvast pjøvast upp á nakran máta at vera nakrar trupulleiki tíðarætlanin ja tað er nokk so ringt at standa her og tosa om tíðarætlan meni tað er mín skyld at eg ikki sett í verk fyrr ennu byrjanina av hesum árinum ella eitt sindur inni á hetta árið tað skal eg taka upp á mín kappa men nú eta sett í verk og nú skal tað innan fyri rímiliga tíð og tað tími ikki at nevna dagatal men tað verður ikki mánaðir áðrenn hetta verður sett verður sett í verk eg skal takka spyrjaranum og fyri at hava settfokus á eftir her eg haldi eisini er viktigt at tingið umrøður hefti her tá iman arbeiðir við hesum er málinum tað er meira ítøkiligt at spyrja um hetta enn ati enn at tingið skal senda signalur sum tingið hevur gjørt stóran part av av tíðini nú signalur um alt møguligt eg haldi fyri at eg skal taka aftur í tag aftur at niðurgera tingsins arbeiði at tingið skal senda signalur út í landsstýrið ella onkra aðrastaðni tingið festu lóggávu hetta er skilagott í mun til ítøkilig ítøkiligt arbeiði sum hevur í fiskivinnuna at gera tað er ein heilt annar spurningur takk fyri spurninguin sum mann kundi seta fokus á hetta økið og vónandi fáa okur nakað burturúr nakað burturúr eisini vinnini bæði sjógvi og landi at frama takk
so er hesin spurningurin svaraður og avgreiddur frá løgtinginum og tað sum er eftir á skránni í dag tað er framløga tað er soleiðis at tað eru nøkur mál at leggja fram ella nøkur álit og eitt mál oysni men vit bíða eftir onkrum áliti afturat so eg fari at niðurleggja tingfundinum eina løtu til tað álitið er komið so so verður framløgað tá á hesin tingfundur verður niðurlagdur í ein hálvan tíma og ella hvat ella eitt korter kanska til eitt korter til sjey til klokkan átjan fimtan har á leið so verður tingfundurin tikin upp aftur til øgniður ja so er laggt nú leingi tingfundur er upphaftur tikin og tað var soleiðis at vit bíðaðu eftir onkrum áliti sum skal leggjast fram saman við øðrum framløgum sum vit hava tað var bara tað málið eftir á skránni í dag og vit fara so til framløgunu nú eg skal boða frá at limirnir í mentanarevnevndini tað er tað er djóni nols joensen beini johannesen beinta løgu jacobsen edvar jacobsen johannes joensen heðinsacariasen og bjarni kárason petersen tey hava lagt fram eitt løgtingsmál eitt uppskot til løgtslóg um stuðul um stuðul tá eitur sa uppskot til løgtslóg um stuðul kann veitast til tiltøk sum eru almannagagnlig har almenningurin hevur atgongd ella kann luttaka móti atgongugjaldi tað er lagt fram við meira enn seytjan undirskriftini eru átjan undirskriftir við og tað verður so lagt fram og fær so viðgerð ein annan tað er eisini biðið um at víkja frá tíðarpartinum í hasum málinum og tað koma so til á einum øðrum fundi síðani skal eg boða frá at vinnunevndin lagt álit fram í løgtsmál nummar sjeyogfýrs tað er uppskot til løgtislóg um elektriskan útbúnar elektriskar innleggingar og elektriskt tilfar eltrygdarlógi og fíggjarnevndin lagt álit fram í løgtinsmáli nummar trýoghálvfems tað er uppskot til samtyktar um almenna lønarkontu og helgi abramsen nei orsakað vinnulunevndin hevur lagt álit fram í løgsmál nummar hundrað og fýra tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um fuglaveið og vinnunevndin hevur lagt álit fram í løgtsmállnumr hundrað og einogtretivu tað er uppskot til samtyktar um at leggja avgjald á virkaðan fisk og mentanarnevndini lagt álit fram í løgtingsmáli nummar hundrað og níggjuogtretivu tað er uppskot til løgslóg um stuðul til listafólk í sambandi við kovit nítjan og tað seinasta tað er mentanarnevndin hevur lagt álit fram í løgtingsmáli nummar hundrað og fimtan tað er uppskot til løgtingslóg um broyting løgslóg um miðlástuðul bilastuvuslógin tað vóru framløgurnar í dag og tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin í dag tingfundur verður aftur í morgin morginsárini klokkan tíggju týsdagin sjeyogtjúgunda apríl klokkan tíggju tá verður skráin hendan onnur viðgerð av løgtingsmáli numar hundrað og trettan uppskot til løgslóg um at seta úr gildi løgtingslóg um at seta í gildi hoyvíkssáttmála onnurviðgerð av løgtsmál numar sjeyoghálvfems uppskot til løgtslóg um búskaparráð onnurviðgerð av løgtsmál nummar áttaoghálvfems uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um landsbanga føroyum føroya vágaráð so er tað onnirvitgerð av løgtsmál nummar hundrað og tólv tað er uppskot t løgslóg um at binda saman h og bbygningarnar á landssjúkrahúsinum og um at keypa neyð generator tól og útgerð onnurviðger av løgsmál um hundrað og fimmogtretivu tað er uppskot til samtyktar um játtanarkarmar á løgtingsfíggjarlógini fyri tvey túsund og tveyogtjúgu onnurviðger av løgsmál hundrað og átta uppskot til løgtslóg um at byggja umsitingarbygning til sjóvinsstýri onnurviðger av løgtsmál umar fýraoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um at einans føroyafólk og løgtingið hava avgerðarrættinu m hernaðartrygdarmál í føroyum onnurviðger av løgtsmál nummar fimmoghálvfjerðs uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um búskapargrunn føroya onnurviðgerð av løgtsmál nummar seksoghálvfjerðs uppskot til løgslóg um skiftisskipan at gera fíggjarlag landsóhefta av ríkisveitingini onnurviðgerð av løgtsmál nummar níggjuoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um øki sálarfrøði onnur viðgerð av løgsmál hundrað og tjúgu uppskot til løgtislóg um broytingar løgslóg um fyribyrgjandi heilsutænastu til børnung onnur viðger av løgsmál hundrað og tretivu uppskot til eykajáttanar løgtslóg fyri mars tvey túsund og einogtjúgu og onnur viðgerð av løgsmál hundrað og tveyogtretivu uppskot til samtyktar um veðurlagslóg og framløga er eisini á skránni